í tí nevndini verður so eitt umboð fyri hvønn flokk tað vil siga seks umboð men tey umboðini verða vald á tingfundinum í morgin so vit fara ikki at velja umboð í dag vit fara bara at atkvøða um hvørt vit skulu seta hvørt eini grein fimmogtjúgu nevnd skal setast til at viðgera tey bæði tingmannja og sum nevnd so er fyrsta málað dagsskránni í í dag atkvøðgreiðslan má beina løgtingsmál níggjuogtrýss tjúgu tveyogtjúgu og løgtingsmál hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu innagrein fimmogtjúgu nevnd og vit byrja við at atkvøða um løgtingsmál níggjuogtrýss gerið so væl so eru trýogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin atkvør ímótir og tað er eingin atkvøða long uppskotið um at beina løgtingsmál níggjuogtrýs tjúgu tveyogtjúgu í grein fimmogtjúgu nevnd er harvið samtykt og vit fara víðari til at atkvøða um hvørt løgtingsmál hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu somuleiðis skal beinast í grein fimmogtjúgu nevndina somunevnd og vit fara at kvøða nú um nøkur sekund tá tað er klárt tað er ein eftir t atkvøðaso vórðu allar atkvøðurnar komnar tað er trýogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin atkvøður ímóti og tað er eingin atkvøða blonk og hesi bæði málini verða sostatt beind í eina grein fimmogtjúgunog tað er her við samtykt og væl av avlimum til grein fimmogtjúgu nevndina verður so nevnt á einum seinni fundi næsta mál á skránni er fyrsta viðgerð av løgtingsmál tveyoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferørina av wbcy forskelligu lógi um endring á flóð um finansiell virksemhet og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin uni oholm johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri fólkaflokkin jørgun niclasen fyri tjóðveldið annika olsen fyri framsókn hanna jensen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og eg skal rætta tað verðar ikki jørgunniclasen men árni skoli fyri fólkaflokkin sum verður framsøgumaður í hesum málinum fyrstur at røða verður framsøgumaðurin hjá javnaðarflokkinum uni holm johannesen ger so væl

ja takk so er tað bjørn hammers fyri viðmerkið
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja líka tlík uppskot koma við jøvnum millumbili her niðan í løgtingi og júst sum uni oholm johannesen vísir á hvussu fer hetta her at raka tann vanliga borgarin í føroyum okur hava av og á víst á at tað er øgiliga trupult at fáa lán í føroyum millum annað serliga kanska uttan fyri miðstaðarøki men tá hevur oftan svarið verið frá bankunum at grundin til tað er tí at tað er okur í løgtinginum sum samtykkja hesi krøvini sum koma frá frá europa frá es og tí er tað okra skyld at okur gera tað ómøguligt hjá vanligu borgarum í føroyum at fáa lántanhús serliga uttan fyri miðstoyðarøki tí haldi eg kanska nú kundi mann koyrt eina eina svikrisandum tí sjálvt uppskotið er øiliga trupult at skilja hjá vanligum fólkum at spurt ætla tær at halda áfram bankarnar at brúka umskilningin at við at vissu okur blíva við við at samtykkja hesi uppskotini sum bankarnir ynskja jamin so gera okur tað truplar hjá vanliga føroyinginum takk fyri hara formaður
ja takk ger so væl uniholm johanese

tað tað er í sambandsflokkinum tað er tað persónliga frælsið og eg havi fingið bræv frá bankuna um at at skl mann sigar geva eina rúgvu av upplýsingum og visti tú gert familjur bond altso so skalt g geva upplýsingar eg finni meg sletki í hasum vit finnimeg heldur ikki í tí at vit hava atkvødd fyri at vit skulu geva meira upplýsingar enn teir púra vanligu upplýsingar sum bankar sum taks sit inni við um okkum føroyingar so her ein misskiljing so eg vóni at tit taka tað upp í nevndini eisini eg veit ikki sum teð hoyrir t hetta er men tað er nakað líknandi at tað er ikki rætt at ein føroyskur politikari skal vera so gjøgnum eg veit ikki hvat man kalla tað hetta hetta er langt yvir eg veit ikki hvat taerikki gott
ja takk nú minnast viðmerkjarar og annars fólk við tingsalin á at mann skal tosa ígjøgnum formannssambærið grann sjey túsund og tíman ger so væl hugni

eg tak steiraná gosenn ger so væl
ja takk fyri hettað ver eitt sindur meira av tí sama tað kann ikki vera rætt at okur skula svara ein nógvum spurningum til bankarnar um ymisk persónlig viðurskifti sum hetta lógaruppskotið er hundrað og fýra paragraffur og eg skilji at tað er bara tann eini peningastovnurin sum setir hesar treytirnar sum hevur biðið síni viðskiftafólk um at svara umhvørja hvørji teirra fíggjarviðurskifti eru meðan hin bankin ikki ger tað tað kundi verið áhugavert at vita hví er tað ymiskt frá bankan til banka og eisini gott at at landsstýrismaðurin tekur hetta málið upp og hevur tikið tað upp við peningastovnum um hvat mann kann gera fyri at finna eina smidliga loysn so sjálvandi vil mann ikki hava tað at føroyska samfelagið er eitt sovort grásonnu hol fyri hvítvaskin men tað má valdast altso tað má vera rímiligheit í tí heila tað kann ikki passa at mann skal vera tráðspurdur um ja líka niður í barnakontuni hjá børnuni hjá æhvussu viðurskiftiniæ røða erard joensen

hetta eru hetta eru fakmál hetta eru nógvar lógir nógvar kunngerðir sum skulu
broytast sum vanlig fólk sum okur tingfólk jú eru eisini vanlig fólk hava øgiliga trupult við at gjøgnumskoða akkurát hvat ið hetta her vil hava at siga fyri bæði fyri tann einkulda bankan tann einkulda peningastovnir men sanniliga eisini fyri tann einkulda borgarin so mann er noyddir til tá ið mann skal viðgera sovorðnum mál at seta seg í sambandi við tey sum kanska havaeitt sindur betri skilførti enn hann sjálvur og spyrja hvat ið hetta her hvat ið hetta her fer at merkja og tað sum eg haldi eri gjøgnumgangandi við akkurát hesum her málunum tað er tað at teir sum eg havi spurt siga at okur kunnu faktisk ikki siga akkurát hvat ið hetta her fer at merkja fyri tann einstaka brúkarin okur kunnu vordera tað men teir eru so í holt við at kanna tað hjá teimum donsku peningastovnunum sum millum annað hava impelementerað hetta her fyri at vita hvussu hvat fyri ávirkan hevur hetta herhavt á teirra avsetingar teirra balansa og teirra forhold til kundan og kundaforroldi og tað er sjálvandi nakað sum okur fara at at leggja vekt á í vinnunevndini fyri at fáa fyri at fáa eina greiðu á akkurát hvat ið høvuðsinnihaldið í hesi lógini kemur at hava at siga fyri kundan her eru serliga kanska tvey tvey evnir sum sum handa her sum hesar broytingarnar taka taka støði tað eina tað er hvussu tú kemur at behandla lán hvar sum verða mislíkahildin alts sumi hvar ið hvar ið kundin í yvir eitt tíðarskeið hevur mishildið sítt sítt lán og reglarnir nú hava verið nokk so nokk so liberalur tavil sigat visti tú hevur ligið innan fyri marknaðarvirðið á húsinum so hevr tú niðurskrivað til niður til tað sum sum tú hevur trygt fyri men nú kemur eina automatikkur inn her soleiði sum eg havi skilt tað at tá ið eitt lán er mislíka hildið so kemur tað eina automatikkur inn at lánið skal avskrivast atso tað skal niðurskrivast vist h lán up á eina millión so evur hon mislíkahildið so skal tað niðurskrivast yvir tíggju

vilsti eg havi skilt tað rætt tað kann hava ta avleiðingina at bankin veljir at siga ikki tí hann er óreinur men tí at lógin sigur tað at sr so fær tekur tað simputen og koyri hettr á tvank aso altso tú framskundar eina prinsess fyri at realisera tar virðið sum er her

og tað tað í sæ sjálvum visti tað er ein avleiðing tað er rættiliga alvorligt og tað er ætiliga óføroyskt tí føroyski peningastovnarir haldi eg hava eina eina søgu fyri at vera nokk so behjálpiligur við yvir fyri fólki sum koma eitt sindur í trupulleikar tí tað er føroyar hevur jú verið ein og er ein fiskivinnutjóð inntøkan hjá hjá mommluog kvinnunmi hevur verið øgiliga svingandi tað vil siga tað hevur verið tíðir hvar ið mann hevur mislíkur hildið sín lán men mann veit at har er altso har er nakað sum kemur inn sum mann kann so mann kann siga man er ikki bangin fyri hesum men nú kemur lógin inn soleiðis um eg havi skilt tað og sigur at nú skalt tú nú skalt tú niðurskriva vissi hetta her er er er er fyrigangi yvir eina tíð

tí vistu tað betýðir tað so betíðir tað at fleiri kunna fara falitt og missa síni hús eitt annað sum er sum er tað er tað sum eitur siar t fimm tað er hvussu hvussu hvørt einstak lán í einum banka tey eru tey eru vektaði til dømisu vektarkommunuskuld tað vektar null tí har har sigur mann har eingin risiko vivist tú lána til kommunur ella lána til tað almenna so er eingin risiko vist tú lánar fyrsta prioritet í í eina sethús so vektar eftir núverandi reglum so vektar tey ýfyrstu fýrs prosentini null komma fimmogtretivu prosent meða so restin vektar null

og tað hevu nakað at siga fyri hvussu hvussu skalt tú hvørt einstak lán verður faktiskt har skalt tú avseta á tínum eginkapitali tavisja vistu tú hevur á lán upp á eina millión skalt tú avseta suðurs nokk á tínum eginkapitali til at standa ímóti til at tryggja hetta lánið við teir reglarnir verða nakað broyttir ikki ikki so nógv men teir verða teir verða broyttir og tað mugu okur eisini fáa at vitað inni í vinnunevndini hvat fyri hvat fyri ávirkan vildi hetta fáa á eginkapitalinum hjá bankunum vildi tay fáa negativa effekt ella vildta fáa eina positivefekt so tað er avgerandi tí bankarnir teir verða jú mótir upp á sín sholwens sovensurin hann verður hann verður hann verður mótur upp á eginkapital og tey krøvini eru so øgiliga strong altso tað er ikki nakað sum okur her inni bestemma nakað um tað er nakað sum verður ásett frá frá fyri nanseftirlitunum vist tú ikki heldur síni só venskrøv jamen so er galið so tað mugu okur vita eisini hvat ið siga tey fimm krøvini koma merkja fyri balansina hjá teimum føroysku peningastovnunum í í forhold til til eginkapitalina

teir halda tað at áðrenn mann setir sovorðnarlógir gildi sum hesa so eigur mann at gera eina analysu av um hetta er hendsingsmessugt ella ynskiligt sæð í forháld til tað føroyska bankamarketið vissi okur taka tað danska bankamarketið so eru danskir bankar øgiliga lítið eksponeraðir yvir fyri lánum í sethúsund tað er realkredittlán í høvuðsheitum næstan bara meðan føroyskir bankar
eru øgiliga nógv eksponeraður ímóti húsi altso móti móti húsalágnum og akkurát tann parturin at okur eru so eksponeraður ímóti húsalágnum í mun til at okur eksponeraði móti bilum ella øðrum forbrúkslágnum ella sovíðari ger tað at mann má hugsa seg eyka gott um tá mann setir sovorðnar lógin í gildi tí tí vistu tað rakar skeivt so rakar tað í føroyum kemur tað at raka húseigarin meðan í danmark kemur taið kanska at raka bileiðarar og tað er ein vesintiligur munur tí skulu okur eisini hava greiði á akkurát tí partinum og eg haldi at tað er gott at føroyskir peningastovnar seta tann spurningin við í sítt hoyringsskriv og eg gangi út frá at síðan ter skrivaði hetta her hoyringskrivið hava tað gjørt nakrar kanningar sum tað kundu útgreina fyri okum í vinnunevndini eg ivist ikki í ella eg trúgvi tað at bankakervið tað globala bankakervið er í dag so komplekst men tað er eisini so samanfletta at tað verður trupult hjá okum at siga okur seta kkiskattagildi okur seta ik skatturgildi okur seta ikkiskatturgildi men okur mugu vita hvat ið tað merkir ter altso tðer tað er nummar eitt men so skulu okur eisini tora at siga at wiutar altso eru eru elementir í hesi eslóggávuni sum ikki fungera ella ikki riggað til tað føroyska bankaketið at okur tora at siga tað at har hatta mugkur líka steðga við men okur blíva nokk nakað klókari í vinnunevndini og etta málið skal fáa eina góða viðgerð og tað hevur sum tað hevur forkent og vónandi blíva okur eitt sindur klókari uppá og vónandi hava bankarnir gjørt tær kanningarnar nú sum kunnu fortelja okum eitt lítið sindur meira um hvussu hvat ávirka hann hesar lógirnar hava havt á balansirna hjá donsku bankunum so tað skal vera mín síðsti ør harra formaður ja takk so eru tað viðmerkingar tað fyrsta tað er hanna jensen ger so væl takk fyriharra formaður ja eg haldi tað var nokk so gott at hoyra erhard jacobsen orsajoensen hansara hansara nágreiniligu hugsanir um hvussu hvussu arbeiðas skal í vinnunevndini við hesum faktiskt trupla máli at hann hevur gjørt sær ómak at at royna at finna fram til kanska vansana fyri tað føroyska samfelagið í serliga í mun til húsa sethúsamarknaðin og hann sigur um vit skulu tora at siga at spyrja spurningin um hetta er viðkomandi og tann fyrsti spurnin hjá mær erber
metir erard joensen tað ber til hjá okkum at siga at her mugu nakrar broytingar gerast tí hetta ber ikki til hóska ikitil okkara marknað og hitt er kemur hetta kanska at seta tørvin á einum eitt slag ein slag av húsalandsgrunni sum verður settur á stovn aftur fyri at føroysk sethús kundu verða bygd táiðnum tað verður so trupult í teimum vanligu bankunum sum hetta virkar til at fara at vera takk fyri harra formaður jta rard joensen ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina hanna jensen tað tað sum tað sum líkasum gekk aftur tá ið eg tosaði við viðein bankastjóra um hetta her sum sum sum eg havi gjørt tað er tað at jamen okur kunnu ikki siga akkurát hvat tað merkir men ómillubairt so kann hatta betýða tað at okur fáa fleiri tvingsissølur av føroyskum húsi tað kann tað men okur vita tað ikki okur muga líka fáa at vita hvat fyri royndir hava
harður men hann sigur út frá hesum her soleiðis
sum bíður við at nú kemur ein automatikkur inn í at nú skalt tú niðurskriva hesa skuldina yvir tíggju ár tú fært einki val so koma bankar at verða til beiligur til at siga ókey lat okum realisera hetta her okur fáa tað út av verðini tað kann vera og tað eg haldi er ótrúliga óheppi tí sum sagt at tað er altso bankarnir í føroyum nú veit ikki hvussu bankakervi er úti í europa men eg fóru til danska bankakervið eru okur jú ekstremt eksponeraði í móti húsalágnum í mun til mun til danskakervi takk fyri jatakk so rta bárasteinielsen sfra viðmerking ger su vælja takkharr formaður summframsøgmaðurin erar joensen var inni á so eru bankakervi eitt globalt kerv tað er ikki soleiðis at vit hava nakrar bankar í føroyum sum eru leysur av tí samlaða globala bankakervinum og tað er nokk ví týðiligiósnevnsk tú síggja hesa lóggávuna sum eg komin dettandi inn yvir á okkum hon er ikki donsk honnu er iki europeisk hon eru altjóða hon er runt um allan heim allar semiliseraða partin av heiminum og hetta kom aftaná fíggjakreppuna í tvey túsun og átta níggja mann begynti at krympa um hjá peningastovnu
at teirra rásarúm bleiv smalri og smalri og smalri
síðan kom hvítuváts gølan ella gølurnar so er má stramma upp um tað eisini nú at politikarar skulu geva serligar upplýsingar so víðari tað er altjóða krøv og tí er mín spurningur veit erhard joensen um vit hava nakað væl kunnu vit siga nei takk til lóggávuna tí nú nevnir erhard joensen sum nakað ræðuligt at bankarnir kunnu framtvinga ella hendan lógin kann framfinga nakrar ja takk ger so væl erar joensen takk fyriharra formaður øteir teir sum eg havi tosað við í bankaverðini siga tað at okur eru noyddir at implementera hetta eg veit ikki um eg eri so øgiliga altso eg veit ikki um eg eri samdur í tí nú veit ikki hvussu hvussu bankar úti í heimin hvussu hvussu bankakervið er skrúvað saman altso altso tú mást taka eisini líka sum útgangsstøði í tí einstaka marknaðinum visi tað
ter visti eg soleiðis
at teimum tann altjóða bankamarknaðurin er ein marknaður sum til dømis ikki fíggjarsethus at tað er generelt yviryvirhøvur at tú brúkar realgrardytt til sethús o so hava okur ein annað eitt annað slag av bankamarknaði í føroyum og so mugu okur væl so ella so eisini taka hædd fyri tí tí at tað sum tað snýr seg um her inni skulu okur væl í líka stóran mun sum at taka hætd fyri eðológgávu taka hætt fyri okara egnu borgara also tað má vera ein balansi har ímillum og hvørt og hvørttað ber til yvirhøvur at siga nei ella mann kann siga nei til ein part sum mann sigur hetta her riggar ikki tað dugi g ikki at siga men tað er so nakað sum okurur eisini kunnu spyrja inn til í vinnunevndini takk fyri ja takk so er okur koni næsta røðara sum er í odnasskoli ger sovæl otnesskoli fyri harra formaður ja til viðgerðar er hetta ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar um at seta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivin forferørin av vissubestemilsi í forskelligu lógi um endring av lóg um finansiell virksemhet
og tá manst tú lesur upp á hendan tekstin so sær mann tað at tað sum ýtur í ferð við at seta í gildi
partar av seksogtjúgu ymiskum lógum sum eru settar í gildi í es og so eisini í danmark tá ið tað so hevur verður sett í gildi har tað verður sagt at um vit ikki gera tað um vit ikki siga ja til hesi her hesi hesar reglurnar frá seksogtjúgu ymiskum lógum og sum onkur røðara frammanundan ív verið verið inni á her so eru vit slopnir væl tí her eru so lítil tekstir við hesum uppskotinum hesi ferð ofta er tað nógv meira enn hetta so verður tað sagt at um vit ikki gera tað so verður tað tungt at dríva bankavirksemið í føroyum og tí er tað simpulten skilagott at vit dagføra lógina soleiðis at koma hædd við tað sum so blívur tað sum var donsk glóð fyrsta januar í tvey túsund og einogtjúgu tað vil siga vit eru ikki ordiliga sjúr men vit koma sís nøkulunda upp á hædd við tað sum annars er galdandi í í danmark

undanfarni røðara hava eisini inni á hesin her at hetta er eitt sindur trupultstoft so eg havi eisini sagt mær hjálp onkustaðnar eg havi eisini snakkað við onkran stjóra og onkrar onkur starvsfólk í í fíggjareiminum og soleiðis sum eg skilji tað so er lóggávan í ess ofta frammanfyri ella hon er frammanfyri tað donsku tað gangur ofta naka tíð áðrenn egs tað sum er í prosess í es kemur til danmarkar og so gangur tað altíð ein tíð áðrenn tað sum so kemur í gildi í danmark kemur til føroyar tað vil siga at í danmark hevur mann ta ikki hvør einkuntíð banki sum situr og heldur stýr á hvat fer at komul hvøra reglr fer at koma teir hava líkasum vit í føroyum eina eina foreining har sum bankarnir hava fólk sitandi sum sita og fylgja við hesum og og kunnu agera vegna bankakervi og á sama hátt hava vit í føroyum ein felagsskap millum bankarnar sum situr og fylgja við tað vil siga at okkara fólk í føroyum hava í nú eini tvey trý ár vitað at hetta hevur verið á veg og tey hava brúkt ta tíðina til líkasum at seta seg iní hetta og fylgja við hvat effekk tað hevur á danskakervi og brúkar líkasum orku allar tíðirnar fyri at kunna fylgja við í hesum her so tað at viðgera hetta upp á eina lítla løtu og siga nakað skilagott um tað er øgiliga torført men soleiðis sum eg skilji tað so er ein av effektunum ella ein av konsekvensunum av hesum her cr d fimm haldi tað var tað er at at kapitalkravið erhard joensen var inni á tí tá i hann var her uppi kapitalkravið blívur lægri í summum førum enn tað er í dag tá ið tað eru tí mann tað tað vektar lægri enn tað vektar í dag frá at vekta null komma fimmogtretivu prosent av tí fyrsta og fimmoghálvfjerðs av tí seinna so fer tað niður at vekta null komma tvey og tí verður verður faktiskt við hesum hesum reglunum sum koma verður tað møguligt hjá bankunum faktiskt at læna meir út ella til fleiri enn tað stót kunnu í dag og tað tað síggi eg ein fyrimun

her eru nógv ymisk ting sum sum veverða líkasum koma inn í hetta millum annað erverða tað sett krøv

hjá nevnd og stjórn í bankum og tað er eitt av teimum tingunum sum mann sá aftaná bankakreppuna ella í bankakreppuni at formurin sum mann gav løn uppá var við til at skunda undir at tað blivu tiknar órationellar ella óskynsamar avgerðir í í bankaverini ella í bankaforrætningunum og og tað líkasum skl eru reglar nú inni um sum skuldu byrgja uppfyri og tað síggi eg sum sum ein fyrimun og sum sum nakað sum er er skilagott tað er eisini soleiðis at fíggjareftirlitið kann seta krøv bæði til krøv til til hvørjir persónar skulu vera í nevndum og í stjørnum tavilsiga at teir kunnu krevja at hesi fólkini eru útbúgvin at tey hava førleikar til at taka sær av hesum tí hetta er blivið eitt øgiliga komplekst øki tað nyttar ikki at vera ein fittur klakskiingur og sita í eini nevnd í einum banka og so ikki klára at fóta sær yvirhøvur mann verður noyddur at hava fakligar førleikar fyri at kunna honktera hetta og og fíggjaræftilidiðfær eisini eftir hesum reglunum heimild til at siga fólk úr starvi ella simten at at koyra fólk frá so tað geva í øllum førum eftirlitinum nakrar møguleikar at passa upp á okkara kervi bankakervi sum teir ikki hava havt

so er tað ein øgilig rúgva av øðrum tingum eg havi skrivað mær ein lista her kanska g bara eg skal lesa hann eitt sindur niður ígjøgnum her millum annað hesir her

har eru nakrar broytingar í reglum og eg eg skilji ter ikki ordiliga men eg fann eitt sitat

anasum sigur formálligt midkravitt om netskrivningseiniti passiver enn e p er at sikkri at en vir bank har kapitalnokk tlapitala forsin eigein aftvikling visten skulu góð konkurs populer sagt er tað kapital sum kampitalið við sbankin komar út í okonomiskur problemir hóbet er so at bankin kann vitereføroyskt eter kreditorur og aktionera hartagetnud wen dietal og og tað hatta var so sitat liðugt og tað ljóðar jú fornuftigt at vit royna at gera eitt system sum ger at vissu okkara bankakervi kemur í trupulleikar so er tað so mikið væl fyri at tá ið teir aktørarnir sum eru inni í tí vinnuni sum bankavinnan er hava tikið síni tap so ber tað til at reetablera forrætningina og dríva hana víðari soleiðis at ikki tt heilt samfelag sum vit faktisk upplivdu fekk stórar trupulleikar so verður nakað sagt um siðfibankar tað verður nakað sagt um at millum annað gjøldini hjá hesum bankunum fyri at vera partur av hesum bankakervinu eg veit ikki akkurat hvørji gjøld tað eru eg dugi ikki at at finna tað men tað ta hevur opimbart reguleraði við hesum reglunum

tey starvsfólkini sum ella tey tær fráboðanir altso fráboðanir skipanir og tey starvsfólkini sum sum fráboða um okkurt óreglusemi í skipanunum verða vard betri enn tey eru í dag og millum annað verður tað eisini gjørdu reglar fyri starvsfólk sum hava tagnaskyldu at tey allíkavæl skulu hava rætt til at at fráboða tá ið tey vita ella hava kunnleika til okkurt óreglusemi og og tað ljóðar eisini í mínum oyrum øgiliga fornuftigt og skilagott

so er eisini ein eitt partur her at lógin hon er gjørd klár hóast hesi aso hóast hesir aktivitetirni ikki eru í føroyum enn og har verða tvey økir nevnd sum mann ger gu lógarverkið klárt til annað er fonmer celskapir akkurát hvat tey gera eg veit ikki hitt er

og og so sum eg skilji tá eg lesi viðmerkingarnar í hesun her so hava vit heldur ikki tað slagið í føroyum nn eg var øgiliga glaður tá ið eg ið í øllum hesum tekstinum fann eina eitt eittresume tí eg hugsaði at tá mann hevur so nógvan tekst at lesa og so finnu ú eitt rsumme so so er tað øgiliga deiiligt at fáa tað líkasum kóka niður og eg beginti glaður at lesa í hesumm resumegnum men eg má siga at til endans var eg nokk so troyttur so fyri at tingfólk skuldu hava ordiliga gott grundarlag fyri at taka avgerð í dag so haldi at eg fari bara at lesa tað allarsseinasta tí tá var eg so linur at at ná eg fái bara loyvi at lesa tað síðsta avsnittin og tað stendur melum foreslóvandi endring vil bilagg eitt og tvey blivu innsatsam bilagd níggjuogtíggju ti lóg um finansiell virksemhet tað er henwises til følgandi endringar í annorningin paragraff seksogtjúgu nummar hundrað og fýraogtjúgu so vita tit tað

so er tað viðmerkingar tað verður erhard joensen ger so væltakk fyri harra formaður ein ein av hoyringsportunum nevnir hetta her um at at tað verður lagt upp til at hendan lógin kemur í gildi tavia tavil siga kemur at galda fyri øll lán sum eru tikin frá nítjan og frameftir meðan tey staðiliga mæla til at tað verður gjørt fyri øll lán sum verða upptikin aftaná at hendan lógin er sett í gildi
hvat heldur orni skoli um tað at at okur seta heina í gildi ella
lat hana umfata tey lámuni sum koma aftan á at okursetanin gildi ella at løgtingið seta hann í gildi heldur enn at bakka aftur til tvey sum nítjan takk fyri takk fyri spurningin erhard johansen ja eg las faktiskt við gleði nøkrum av sínum heimshvarðnum og serliga tær hjá suðuroyar sparkasta tí tað forstóði eg faktiskt eg forstóði tað sum eg las og teir eru nevniliga inni á og nevna at tað er skeivt at seta dagin tá ið tað kemur í gildi til tann dagin tá ið henda eslógávan kom í gildi og eg haldi at sum eg skilji so er tað innskrivað í uppskoti nú
at mann hevur tikið hædd fyri tí
og mann setir gildiskomuna eg haldi viski minnisrætt til fyrsta juni í ár var taðikki soleiðis so so eg haldi at tað hevur mann tikið hædd fyri og tað haldi eg vera vera sera skilagott ja takk so er næsti at røða annika olsen ger so væli harra formaður ja til viðgerðar er eitt ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorðning um ikrafttretivund forferørini at visepsemma sær yforskelligu lóg um endring af lóg um finansiell virksemhet lat tað verða sagt beinanvegin at eg hevði ynskt at bæði
fíggjareftirlitið og fíggjaligt virksemi var á føroyskum hondum so so biðundan at seta danskar ríkislógir í gildi á økinum fyri føroyar hetta er ikki ein gangd danskar ríkislógir hetta eru
esderektivur og fororningar sum eg trúgvi at tey faktisktu av okkum hava innlit í sjálvt um okur royna av øllum alvi her eru hetta e lógaruppskotið her eru hundrað og fýra paragraffur sum vísa til ja eg kann ímynda mær eini upp til túsund esderektivur og fororningar og tað er ein djungla sum eg trúgvi at øgiliga fá í tí føroyska samfelagnum hava eitt innlit í og sum tað eisini verður víst í viðmerkingunum frá teimum føroysku peningastovnunum so eigur mann eisini at hava lóggávu á økinum sum onkursvegna er tillaga til okkara samfelag men okur kunna ikki bara lata eyguni aftur og lata vera við at dagføra okkara lóggávu og tí standa okur eisini í hesi støðuni at okur verða noydd til ati seta hesa lóggávuna í gildi fyri føroyar tí annars kemur tað sjálvandi at ganga út yvir føroysku bankarnar føroysk vinnulív og føroyska húsarhaldið høvuðslógin fyri føroysku peningastovnar er lógin um fíggjarligt virksemi eftir bankakreppuna í tvey túsund og átta varð mikið kjak um hvussu okur kunna fyribyrgja at líknandi bankakreppur aftur raka føroyska samfelagið úrslitið var at okur fingu banka pakkað eitt og bankapakka tvey sett hann í gildi fyri føroyar sum setti eina ørgryni av treytum til føroysku bankarnar eftir hetta hava okur so fingið í tvey túsund og seytjan b r r d lógarpakkan samtyktan fyri føroyar og í tvey túsund og einogtjúgu komu smærri tilagingar fyri siðfibanka ella fyri siðfipeningastovnarnar hetta lógaruppskotið sum undanfarni røðarar hava verið inni á inniheldur seksogtjúgu lógaruppskot sum broyta lóg um fíggjarligt virksemi og sum verða settar í gildi fyri føroyar tað er umráðandi at okur í føroyum ikki dragna afturút men dagføra bankalóggávuna tí annars kann tað gerast truplari fyri peningastovnarnar at virka í mun til føroyskar skipanir sum teir arbeiða upp ímóti uttanlands avleinkin kann eisini vera at tað gjørst tyngri at virka á altjóða marknaðinum og at atgongd til kapitalog gjaldføri gjerst trupullari hetta uppskotið sum okur viðgera hevur tvey høvuðsendamál tað einati er at dagføra lógina um fíggjarligt virksemi sum í danmark fekk gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu og at verkseta cr d fimm direktivi tað var fýra árunn í gildi fyri føroyar og hetta uppskotið tað hongur eisini saman við uppskotinum sum bleiv samtykt í løgtinginum tveyogtjúgunda apríl í tvey túsund og tveyogtjúgu tann sokallaða c r r tvey lógin hesi bæði lógaruppskotini fáa sú gildi sum sagt fyrsta juni tvey túsund og trýogtjúgu hetta er í stóran mun es reglur og varð hetta á føroyskum hondum so høvdu okur neyvan havt nakað annað væl enn at tryggja tær føroysku bankarnar upp ímóti altjóða peningakervinum men eg hevði ynskt at okur høvduð meira fingurin á pulsunum á hesum her økinum og gjørdu okum greitt hvat er neyðugt at gera fyri tað føroyska bankakervið og ikki bara blint trýsta á jaknøttun og siga at hetta her má setast í gildi fyri føroyar í løtuni er tað støðan og sum eisini hoyringssvarið frá føroysku peningastovnunum vísa á so eigur mann í framtíðini at hyggja meira tann vegin at tryggja tað føroyska peningakervið uttan at skula seta allar møguligar óneyðugar lógir í gildi sum øgiliga fá í tí føroyska samfelagnum hava innií viviðsnakar men hetta uppskotið tið er eisini at økja um fíggjarliga støðufesti og at styrkja um um óstøðugleikan hjá fíggjarfyritøkunum í føroyum tryggja peningastovnum móti stórum tapum og tryggja kapitalgrundarlagið í kreppustøvum tað sum eg havi heft meg við í hesum her nú komi eg kanska ikki so langt sum árni skoli til at lesaa resumegi í las sær almennu viðmerkingarnar men har haldi eg at har eru nógv ting sum sum eg bleiv eit lítil sindur heita um orini av og tað er millum annað leiklutin hjá fíggjareftirlitinum ikki tí eg eri glað fyri at okur hava eitt øgiliga gott ætirlit tað hevði bara verið ynskiligt at tað megnaði tað betur í tvey túsund og átta ø ta gjørdi tað kanska ikki sítt arbeiði tá ið ið tann eini bankin fór av knóranum eg haldi at tað kundi verið gjørt betur men í fíggjareftirlit heimildirnar sum fíggjareftirlitið fer í hesumuppskotinum tað eri millum annað at savna inn upplýsingar um bústaðarlágn frá peningastovnum tað fyr sovurgt ókey tryggja gjøgnumskygdni og kapping á bústaðarmarknaðin og at sparikassar skulu boða skráseting føroya um veruligar eigarar og so er tað nøkur onnur ting so sum reglur viðvíkjandi leiðslunevnd og lyklapersónar krav um útbúgvingar til nevndarlimir og starvsfólk í einum peningasovni sum skal fráboða óreglusemi um um nakað óregluligt er í bankanum at tey verða betri vrdt so langt so gott men tað sum eg haldi er eitt sindur merkverdigt í hesum uppskotinum tað er at fíggjareftirlitið fer heimildir at seta leiðandi starvsfólk úr starvi um hykkja hesi lúka neyðugu førleikarnar og at geva boð um at serkønu persónur vegna fíggjareftirlitið verður settur inn í ein peningastovn í upp til seks mánaðar har hesin kann røkja neyðugar eftirlitsuppgávur eg føli tað eitt lítið sindur inngrýpandi at fíggjareftirlitið kann seta seg inn í ein føroyskan peningastovn og hyggja eftir hesum viðurskiftunum tað tað hóðart mær øgiliga lítið tað má eg siga akkurát sum er men sum sagt hetta málið tað fer í vinnunevndina o okur skula sjálvandi viðgera tað bæði væl og virðiliga og tað vera uttan iva eisini innkallingar gjørdast soleiðis at okur kunna gera okum eitt sindur betri hómikið av hvat ið hetta uppskotið gongur út uppá men men hetta skal fáa eina góða viðgerð tá i tað tá ið tað kemur so langt takk fyri harra formaður ja takk soer tað tvær viðmerkingar tan fyrsta tað er lilja veiði ger sovæl ja takk fyri harra formaður ø nú nevndi annika olsen tar í sínari røðu og aðrir røðarar nevndi tað áðrenn hon at hetta er eitt øgiliga stórt lógarverk og eisini at tað er rættiliga komplekst og at vit her í løgtinginum ikki eru útbúgvin innan fyri bankakervi hava hatta heilt neyva innlitið í tað men eisini at tað hevur verið eftirspurt at mann ynskir at tillaga lóggávuna sum vit faktiskt eitt sindur av gera stempilkontór fyri at vit tillagja hana til føroysk viðurskifti so tveir spurning
gar hvussu tryggja vit at vit fáa tað neyðuga innlitið við sum lóggevarar og eisini
hvussu kunna vit frameftir tryggja at lógir av hesum stað verða tillagað til føroyskt viðurskifti ja takk fyri harra formaður ja tað er júst tað sum sum eg siti eftir við tá eg havi sitið við hesum uppskotinum sum eg haldi er ótrúligan í torv greitt og fyri ikki at siga ómøguligt at seta seg inn í at føroysku bankastovnarnir kunna koma at koma inn í nevndina og greiða okkum frá hvat eta sum veruligan er alneyðugt at seta í gildi fyri føroyar hvussu skal henda lóggávum til eitt lítið mikrusamfelag sum føroyar uttan at okkum skula seta allar hesar í gildi sum eingin hevur eitt greitt yvirblikk yvir so eg hopi at nevndarviðgerðin

hus okum nakað eina leiðbeining um hvussu mann kann gera tað og hvussu okur kunna agera í einum slíkum lógaruppskotim sum hesum tí at eg haldi hettað er eg føli hettað er eitt sindur inngrýpandi okur eru ikki ein partur av es men onkursvegna so mugu okur jú fyri halda okkum til tað kervið sum bankarnir virka undir men at finna ein ein javnvág og eina millum ting har millum tað hevði verið ynskiligt haldi eg so vónandi búva klókar í nevndarviðgerðini ja takk so a hanna jensen sov er a viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður ja eg var glað fyri at hoyra røðuna hjá anniku olsen og og eisini onkrum øðrum nei orsaka vinnunevndarlimi um hvussu tey ætla at fara aktivt til verka at kanna hetta herfaktiskt virknaðin av hesum lógaruppskotinum og hvussu alneyðugar allar ella møguliga bara summar av ásetingunum eru eg haldi a er sera týdningarmikið at tað er við fult opnum eygum at mannfer til atkvøðugreiðslu tá endaliga
tað skal vera í tinginum hóast tað kanska er ótrúliga trupult
er onsæt nevndi fleiri viðurskiftir og millum annað hetta við at ein av fíggjareftirliti kann senda eitt starvsfólk inn í peningastovn í seks mánaðir at halda eyga við og hetta ber hvussu øgiliga nógv brá av at vit gerast eitt meira og meira yvirregulerað og deyðfust regulerað samfelag takk fyri harra formaður ja takk gerst væl andøvndin gildi ja fyri púra samd við hann jensen í hennara viðmerking eg haldi onkursvegna at hetta ber eitt sindur brá av eitt sindur av yvirformyndarríði at at okur seta seta hesar lógirnar í gildi men eg hugsi okur hava einki væl landsursmaðurin hevur heldur einki væl einki væl í verandi støðu men eg hevði ynskt at okur kundu upparbeiðt eina ekspertisi á økinum eisini fram ímóti at okur yvirtaka fíggjarligt virksemi og fíggjareftirliti at okur spakuligani gira okum sum samfelag til at fáa
tað neyðugu vitanina og tað neyðugu ekspertiisunum soleiðis at hetta her
her pásitt kann koma á føroyskum hondum eingin ynskir at føroyski bankarnir skula koma í ovføri men okur kunnu heldur ikki bara siga og stempla ja up á nakað sum okur ikki ordiliga vita avleiðingarnar av so tí vóni eg ati at okur kunna gerast fakliga betri fyri til at taka støðu í tílíkum málum takk fyri hara formaðurja takk næsta røða er hanna jensen ger so væliharra formaður ja vit hava eitt ríkislógartilmæli til viðgerðar tað er fyrsta viðgerð og tað tað eri ja nú fór eg tað er lógin um fíggjarligt virksemi sum líkasum er høvuðsgrundarlagið undir hesin her sum vit viðgera í dag og hon varð seinast broytt í tvey túsund og seytjan
altso munandi og hetta minnist eg væl tí tann sate í løgtinginum og tað var akkurát so
komo kanska mansiga hugsanir um hesi her ógvusligu ríkislógartilmælini sum koma inn yvir føroya løgting við jøvnum millumbili hvussu trupult tað er at síggja at hvørjar avleiðingarnar vera upp á sigt og tað var tann so kallaði b r r d lógarpakkin sum bleiv settir í gildi her á landi tá og eg vil meta tað at fleiri av teimum avleiðingunum hava vit sæð andlitið av á nú herfyri tái øgiliga nógva upplýsing um

og starvsfelagar og og vinir og annað skulu latast peningastovninum frá millum annað tingfólki og ikki bara tað eisini frá fólki sum eru varalimir í onkrum minni valfelag kring landið so tað eru avleiðingar av nøkrum sum eg sjálv havi verið við til at samtykt í tvey túsund og seytjan partvíst og tað er eisini tí at eg haldi mann skal taka hesa her t sindur ófrætta kensluna sum mann hevur sum tingfólk í álvara um mann skalspyrja landsstýrismannin tráðsbyrja landsstýrismann skal tráðspyrja bankaleiðslur og onnur í í viðgerðini og mann skal leita eftir svarum upp á hvussu týdningarmikið hetta er í mun til vissu okkurt annað týdningarmikið í okkara samfelagi fer fyri bakkan og eg kann ikki lata vera við at hugsa um nítjan hundrað og tveyoghálvfems táið fíggjareftirlitið niðurskrivaði virðini av øllum húsamarknaðinum í føroyum og harvið vit skula ikki umbera okkum fyri nakrar eina kreppu sum vit hava skapt í føroyum men við hasari niðurskrivingini so mistu so mikið nógv fólk húsað heim at tað føroyska samfelagið faktisk holvsildið øgiliga knappliga og síðan tá hava vit ruddað nógv upp í hvussu vit stýra okkara landi men tað er eitt dømi um hvussu onkur uttanífrá kann koma inn og gera ógvuslig inntriv og hóast vit eru eitt betri gjøgnumregulerað land nú so hava vit enn eisini nú eitt uppskot framman fyri okkum har sum ein myndugleiki uttanífrá kemur meira og meira inn og ger ógvuslig inntriv og sum onkrar røðarar hava verið inni á sum hava verið og tosað við bankaleiðslur so so kemur hetta kanska at raka aftur húsamarknaðin hjá føroyingum øgiliga hart tað haldi eg er øgiliga øgiliga øgiliga týdningarmikið tað er tað mest grundleggjandi okkara samfelagi tað eru familjurnar og teirra heim tað er har sum landið faktiskt er so tí má handan viðgerðin vera øgiligani grunddig og hon má hava eina eina skepsis við sær fyri at siga tað milt onkur smærri broyting er gjørd í hesi lóggávuni síðani og tað varð í gásaragin bara at broyta tey føroysku siðfimjørkini í tvey túsund og einogtjúgu og tað sum vit nú sita við tað er seksogtjúgu lógaruppskot sum so ella sum skuldu fáa virknað og argumentir fyri hesin her ríkislógartilmælin er at lóggávan um føroyskar bankar ella peningastovnar mugu ikki ella tað tann lóggáva taða lóggávu virksemið har má ikki dragna í mun til altjóða skipanir og ymiskar marknaðir sum mann skal inna á og um í mun til atgongd til kapital og fyri fyri gjaldføri og tað verður sagt upp á ein sovorðnan máta altso visi eg skal sitera tað so stendur tað at tað er skilagott at dagføra lóggávuna eg veit ikki um hatta er vanlig orðing í í blógarviðmerkingum men eg eg beyt merki í hetta her og tað vil siga at tað er upp til okkum nú at taka støðu til hvat hvat merkir hatta í hasum førunum t at at viðmerkingin sigur tað er skilagott at dagføra hesa lógávn

og eg beit merki í við hoyringssvarinum at banki føroya okkara landsbanki sigur seg ikki hava servitan til at viðmerkja lógaruppskot okkara landsbanki sigur seg ikki hava servitan tel at viðmerkja uppskotið men stuðlar so ella so undir at hesar lógurnar ella ikki tað sigur sigur bankin ikki landsbankin ikki beinleðis stuðlarundir at føroyski bankar hava atgongd ella hvussu tað var orðað tað óva meg eitt sindur má eg siga at tað eru tey einastu orðini sum falla vinnuhúsið hevur ongar viðmerkingar men men vísir til felagið føroyskir peningastovnar og tað sigur okkurt um eitt ella annað stað av røringsengist við øki ella vantandi orku og oat seta seg inn í ella væntandi kortbuss av av avfólki sum hava nóg mikið av vitan til at hava stundir til at at viðmerkja hetta uppskot tað sigur sjálvandi nakað um at vit sum ynskja hetta her økið blívu yvirtikið á føroyskar hendur vit hava eitt arbeiði at gera til at sannføra okkum sjálvi og onnur um at vit fara at hava ta neyðugu servitanina til hvussu er at kanna hvat er galdandi á økinum um vit ikki sita við allari vitanir sjálvi eg haldi tað er alneyðugt fyri at fáa hesi her tingini sum eru rundan um bankarnar allar reglur rundan um bankar tættari upp á okkum hava størri ávirkan á hvussu vit skulu reagera upp á tað sum hendir úti í heimi at fáa tað nærri eg haldi tðer ein fyrimunur vissu vit kunnu yvirtaka ábyrgdina av økinum ongantíð for skjótt mann kann jú altíð gera sær avtalur við aðrar partar um hvussu fylgt verður við galdandi lógum í europa og í heiminum men vit tosa altso um lóggávuna um fíggjarligt virksemi og sambært yvirtøkulógini so er hetta hvussu her nú undir donskum málsræði hetta ríkislógartilmæli hevur tvey høvuðsmál og tað eina er at dagføra lógina og tað eina er at hetta her c r d fimm skaldirektivið skal setast í verk í føroyum og eg skal taka og nevna tað orðið einaferð afturat sum fleirðið hava nevnt af tað eru altso kapitólyerment dagrektiv nummar fimm sum skal setast í verk í føroyum og løgtingið hevur longu samtykt rítislógartilmæli um kapitalkrøv og um eftirlit í tveyogtjúgu og tað nýggja í hesum tað er so tað at hetta her c c r d v hetta her kapptólur í hwarmenteog reiða darektiv nummar fimm verður partvíst sett gildi í føroyum og aendurtikið er tað sum tað sum longu eg sagt her tað er ikki tí eg standi at siga útað men eg nevni tað kanska líka nógv pedagogg fyri mær sjálvum at hetta er tað sum vit hava við at gera fyri at taka í tað og síðani at økja um fíggjarliga støðufesti altso endamálið at økja um fíggjarliga støðufesti hjá bankum at styrkja mótstøðuføri hjá fíggjarfyritøkunum og einki a hasum her kunnu vitstanda og siga at vit eru ímóti vit eru sjálvandi fyri tí at vit kunnu styrkja tað fíggjarliga støðugfestið hjá føroyskum peningastovnum og ati og styrkja teirra mótstøðuføri og broytingar verða so eisini gjørdar í í macroprotensiellum amboðum hatta veit onkur t sindur meira um enn eg pluss vanliga dagføringar og tað er serliga um leiklutin hjá fíggjareftirlitinum sum verður neyvari lýstur ogtað er sjálvandi gott vit vilja ikki hava nakað arbetrert í í mun til fíggjareftirlitið men so er taðr reglur um at savna inn kunning um ella vitan um

og ir almannakunngera tað út frá einum kappingarendamáli at kunngera kanna og og hvør er veruligur eigari at gera reglur broyta reglur í mun til hybridan kapital um útbúgving av nevndarlimum um góðskutrygging av fíggjartænastum serliga nýggjum fíggjartænastum at verja starvsfólk sum fráboða sambært fráboðarnarskyldu ati áleggja at leiðslir á kunnu fíggingarfeløgnum kunnu verða søgd úr starvi um hvussu roknskapir skulu sendast skráseting føroya og um heimild til onkur feløg sum sletkki er til í føroyum enn tað vil siga hetta er eisini frammanfyri so tað sutta langa er tað at eg heiti á vinnunevndina eg vænti eisini at hon fer at at arbeiða grundia við hesum soleiðsinar at vit sum løgting vita akkurát hvat tað er sum hetta fer at merkja fyri tað føroyska samfelagið fyri tað føroysku lántakararnar sethúsaeigararnar og lívið í føroyum sum heild takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða steffan klein poulsen ger so

hetta er so aftur eitt av teimum heilt kompinseraðu bankamálunum sum koma í jøvnum millumbili og tað blívur
nevnt undir orsøki til uppskotið at síðstu ferð lógin varð dagførd var í tvey túsund og seytjan og í betraktning av nógvum øðrum lógum sum hava havt eitt eftirsloyp ella trongt til at dagføra so tosa vit ofta um
tjúgu ár o tretivu ár so tá tað kemur til bankalógur so hevur mann opært ikki tí at at bíða ella tað skal dagførast rímiliga týtt vil eg siga øh og og her er tað so ein ein ein stórur pakki sum kemur er at inn á ting tað vað nevnt at tað er talan um heilur seksogtjúgu lógaruppskot

undanfarni røðara hava longur er innið á hesin her við høvuðsorsøkini til hesi uppskotini og tað er jú fyri at vit kunnu fylgja við eu faktiskt seleiðis at bankarnir okkara bankar kunnu

útlendskar skipanir sum teir ikki kunnu samspæla við og og faktiskt blíva ann eftirbátir altso ikki ikki virka at jónum jólum føtur við aðrar bankar og og í tí sambandi reisti bára stein nielsen tann spurningin hava vit nakað væl og tað er tað er tað afturvendað hava vit nakað væl eg var ikki noydd til at blástemta hetta her ella kunnu vit faktiskt siga stopp og og vit vita faktiskt ikki fyrr enn vit prøva siga stopp og faktiskt lata vera atvið samtykkja hesa lógina ella ein líknan lóggávu fyri at finnaú tav hvat hendir og tað var akkurát tað tey somu argumentini sum vórðu brúkt tá ið vitskuldu samtykkja gdper lógina tá var tað eisini bankarnir tað snýru seg um datutrygd og annað og vissu hendan lógin ikki bleiv samtykt jamen so kundu okkara bankar heldur ikki virka saman við útlendskbankum og og ja vit vit vóru tá bleivi koyrt undir sum eitt triðja land um at hav faktiskt hevði ikki álit altso um høvi i fingið itt stempul har tey iki hava álit á okkum og ug bankarnir høvdu havt trupult við at virka í í bankasysteminum annars

bankavirksemin sum heild altso han eg vænti hann er fleiri faldaður yvir seinastu ári nú o tað kom millum annað frá bankakreppuni sum anolsahan rats vinja á har bankar pakkar byrjaðu at koma ein fyri og annar eftir tí at mann segði hetta má ikki henda aftur tað má ikki henda aftur at vit at bankar fara á heysin øog og tað er hetta her altso balansa mammá finna millum at taka ein váða tað ka hann risiko og og at tryggja seg og

so spurninguri er altso um um mann eg má farin for langt ella ikki tað

tann afturvenda diskusiónin men harra formaður eg fari ikki inn í smálutirnar í í hesum uppskotinum g hav roynt ot hugt eitt sindur runt og og nú eru ikki eru vit ikki umboðin í vinnunevndini so vinnunevndin kemur nokk at viðgera smálutirnar í hesum her men eg beit merki við at felagið fyri peningastovnarnir her í føroyum nevndi at tvær vikur var alt ein ov stutt hoyringsfreist og tað skilji eg væl tá teirskta teknisku lutirnar men tá ið serfrøðingarnir ikki klára seg í tveimum vikum so so klári eg meg illa sum sum ein vanligur tingmaður at at at koma n á smálutirnar

men heilt yvirskipað so verður nevnt at at tað er lættari altso tað verður lættari at læna til smáar og miðal stórar fyritøkur og tað er eisini ávart at at hoyrt um um um tað bara eru fyritøkur um um manligi borgarin ikki ikki kann fáa lættari landið ikki tí at mann skal seta borgarið óføri men tað er verðið ein afturvendandi kritikkur við at borgarir hava ringt at fáa sethúsalán nú tá mann er stramma upp hmen tað r verður r øgiliga áhugavert at fingið at vita hvat liggur í tí at mann nú kann lættari veita lán til til smáar ogm miðalstórar fyritøkur og u um um tað eru nakrar nakrar aðrastaðni ar mann loysir eitt sindur upp og so til allar seinast og tað tað liggur gjr máli sum ikki ikki eri í hesari lógini men men tann lógin sum fleiri onnur hava nevnt viðvíkjandi hvítvask og tá ivið formannsins loyvi so vil sitera úr tí skjalinum sum fleiri av okkum sum er inovuveraðgu politskskipanir fingu g sendandi ti fará betri banka ger sovæl og og tað er eitsóra standaraskriv sjálvtum eg havi fingið tað persónliga sum stendur í góð steffan betri bankin staðfest at tú røkir eitt serstakt alment álitsstarv sum løgtingslimur vegna títt starv skal bankin sambært lógga á serstakan hátt skráseta og savnað upplýsingar um teg og so framvegis og hetta skrivið fekk eg sum sum tingmaður og men umframt tað so var tað fleiri nevndarlimir í í flokkunum floksapparatinum hjá hjá øllum flokkunum sum fingu hetta skrivað sendandi og altso
og tað kann virka øgiliga øgiliga ógvusligt at tey skulu skrásetast og og hvar partabrøv tey eiga og so framvegis og høgni hoydal meldaði út at hetta hetta málið tekur mann upp politiskt og tí hevði ú eisini ávert at hoyrt í kanska í í hesum høgunum at hvat hvat hvar liggur tað málið hvussu langt eg tað at komið og og hvat hvat ví vænta av av broytingum viðvíkjandi hvítvatslógni tað er tað at eg havi at sigað um hesa bankalógina harra formaður takk fyri ja takk fyri so er tað onkur viðmerking jenis a rana ger so vælrøðarin nevndi hetta her hava okur nakað vl nokk so nokk so umráðandi altso hava okur eitt val ella eta tað man ikki vil brúka peningin sum skal til fyri at gera serføroyskar loysnir til at gera tað kanningararbeiðið sum skal til tað er øgiliga umráðandi tí at hetta kann fáa einar óhepnar fylgjur og tað er tað at fólk tora ikki at at at fara inn í nevndir tí tað er ikki bara politiskir flokkar sum hava nevnt
tað eru heilt vanlig fólk sum knappligani í roynd og veruð verða kriminaliseraði oo tað tað tað finna tey ikki ikki í tey so so halda tey bara uppat við at fara inn í nevndur tað kann hava øgiliga stórar fylgjur fyria samfelag takk fyri so er tað steffan klein poulsen ger sovælja harra formaður og tá bárður á stein nielsen og eg sjálv setti hann spurdi hava nakað væl tá tað ar tað kanska fyrst og fremst um hesara kompliseraður bankalógirnar sum koma men eisini hesa hvítlas hvítvalslógina og skráseting og dátur og ann og annað og og har vóni eg at vit hava eitt val og tað kann kanska høgni hoydal greiða okkum nærri frá hvar møguleikar eru har tí at at at skráseta fólk sum innvolvera seg í í n í eina nevnd hjá einum politisk flokki
altso í føroyum altso tað er ikki stór apparat tað tað kann
mann kann samanlíkna tað við at mann blanda seg p í eina nevnd í ein ítróttarfelag altso tað er faktiskt ikki so ræðiliga stórur munur altíð varður ein politiskar nevnd í føroyum og ein ítróttafelag altso í mun til at skula skrásetast og hvørjum altso persónøvn og nærsamband og og hvør partabrøman eigur o so framvegis tað tað virkar øgiliga ógvusligt og og tað tað vór eisni fleiri sum vór utt sidur skakaðir av tí eme sum eru kanska vanligur nevndarlimur í flokskapparánum takfyri so er næsti røðari at at røða her er høgni hoydal ger sovæl harra formaður fyrsta øllum so haldi eg at eg fari at siga at eg eri eg vil ikkisiga bilsin tí tað vildi verið at tosa niðurgerandi men eg eri eg eri rættilia imponeraður av at framsøgufólkini hava verið so væl inni í málinum tí hetta er øgiliga torskigt lóggáva hon hevurverið í tinginum áður akkurát hett uppskotið áðrenn eg væl
høvdu teir útskrivað og tað var tá at taka til hoyringar og tá fór ein stórur partur av hoyringartilgongdini fram og tá vóru nakað av teimum somu spurningar
reistir men eg haldi hatt orðaskifti hevur víst at øl framsøgufólkini hava verið inni í á øllum bæði teimum teimum grundleggjandi spurningum sum eru við slíkari lóggávu og so hava teir eisini teir mest eyðsýndu hava lýst tað mst mest mest eyðsýndu ivamálini sum vit sum lóggevari og umboðandi føroya fólk mugu taka tá vit í hesum førinum koyra eina danska lóggávu ígjøgnum sum byggir á eslóggávu sum partvíst eisini byggir á altjóða krøv sum eru komin aftan á tey tey ógvusligu tær ógvusligu húsagangirnar sum babankakervi hevur skapt í í heiminum í fleiri umførum føroyum kennau t heima hjá okkum og feyoghálvfems tá iðtá ið okkara bankakervi varð var ein partur av tí sum koppaði í øllum samfelagnum tað var ikki einsamalt men tað hekk saman við tí tí politikki sum var og síðani tann altjóða fíggjarkreppan sum vit rópa tað í tvey túsund og átta og frameftir og vit kundu sjávandi hugleiga um at tað er jú í veruleikanum vitleyst at hugsa sær hvussu nógva hvussu nógvan pening tann vanligi skattgjaldarin hevur goldið fyri at bjarga hesum fíggjarkervinum og ferðatiferð sum hann sigur er so trygt og tað er uttan siga ov nógv avleiðingin fyri tær ta ta nýggju øktu reguleringina og lóggávuna kring alt sum eitur fíggjarkervi tað hugsau bæði um bankar og sparikassar og innvesterings feløg sum heild sum nú kemur inn á okkum umvegis hesa løgnu gongdina sum er orsakað av at vit gera sjálvstøðugt land tað er tann eini partin av tí og skal eg siga skal eg svara heilt yvirskipað upp á ta ivamálini sum eg haldi øll framsøgufólkini hava veri inniá sum spyrja er hetta eitt tilboð sum tú noyðist at taka men ikki kann vraka og svarið har er í ávísan mun ja í ávísan mun ja tí at skulu vt skulu vit royna at at viga soonur mál tað tað tað royni eg hvussu tá ið tað nú liggur á mínum lansýrsborði altso hvussu kulu vit viga slíka uppskot sum hetta og skulu við atað einar vekskál so haldi eg hvussu at ta er fýra loddr sum mugu leggjast í leggjast á vágsskálina

er tað neyðugt hjá okkum at hava líka lóggávu kring okkara fíggjarkervi sum tú hevur í í europa og restina av heiminum og har má svarið væl vera ja men merkir tað so at hon bara skal sum í næsta næsta vágsskálum merkir tað so at tann lóggávan er tillagað til tørvini í okkara samfelag og tekur atlit til skulu vit kallaað fyri proporsionalitetin í tiltøkunum tavilsi at seta við lóggávuverk sum er púrasta yvirdimosionera í mun til tað sum tørvur er á í einum samfelag sum okkara og har má svarið væl eisini vera partvíst ja nógv av hesum í hesum uppskotunum her er yvirdimotionerað til dømis al tann parturin sum er um um ílegufeløg og innvesteringsfondar og tílíkt ikki ikki tingfólkið at siga heimurin í dag verður stýrdur av øgiliga ofta anonimokapitali har ið undarligar feløg sum eingin eigur keypa upp ognir og og og náttúruríkidømi alt runt um í heiminum øh so hon er nokk ivir tyminikkiher í mun til tað men vit skulu ikki vit skulu ikki útihýsa at hetta eisini kemur inn á okkum vstu vit ikki eru øgiliga neyv tað haldi egeitt øgiliga týdningarmikið atlit hjá hjá hjá hjá tinginum og og landsstýrinum at vit skjótt kunnu fáa hesar her verkverdigur fíggjarligur konstratiónirnar sum gera tað at harraleysir kapitalur ella kapitalur sum sum ávís feløg eiga runt um í heiminum sum ongrastaðni hoyra heima koma til at eiga meginpartin av faðnum og virkismøguleikunm í einum samfelag so tí haldi onursan tað er neyðugt t esini at seta reglur fyri tað sjálvt um vit ikki hava tey feløgini í dag øhso haí í tí næsta næsta lotornir vuldu svara ða partvíst partvíst er tað tillaga partfýr að slekki tillaga til okkara samfelag tann triðji luturin sum eg haldi fleiri framsøgufr at koma inni á og eisini formaðurin í vinnunevndini tað var ja nú viðavi tað øliga nógv við eg verð vit noydd at gera tað tí at es og danmark siga tað men men hin hitt loddi at vátskálirnir er jú er tað til fyrimunirnar fyri borgaranum og tað vil eg siga í summum førum ja tað er til fyrimun fyri borgaran um vit hava so so so trygg og regulera krøv til okkara bankakervi ella okkara peningastovnskervi ella fíggjarkervi at vit ikki resikera at borgarin einaferð afturat kemur at hanga upp á eina ovurrokning sum føroyigar allir vita sumvil faktiskt betala enn enn av uppá í dag har skattskjaldarin hevur verið bjargað øllum skervunum fleiri ferð bæði hjá okkum úti í heimi og tíverri øgilia ofta teir somu sum hava spekulerað seg út av eggini sita aftur á somum postum og tjena stórar pengar so ja tað er tað er gott fyri borgaran af far hava tær reglurnar men tað eru eisini reglur her sum fyri at fyribyrgja tí sum hendir altjóða kemur at leggja øgiliga stórar byrðará tan einstaka borgaran og fleiri av tingunum eru nevnd her

rúgva av krøvandi borgaram sum ikki endiliga eru fyrimuns ri fyri borgaran og tað fjórða loddið á vásskálini haldi eg skal vera altíð tað er leggur hetta uppskotið ella styrkir tað um ábyrgdina hjá okkara egna tingi og okkara egnu myndugleikum til sjálvi at taka avgerð og standandi svartmóti við borgarum í slíkum viðurskiftum og hanna jensen var var nógv inni á tí øh oghar má svær vera nei hetta uppskotið styrkir ikki um okkara egnu ábyrgd hóast vit hava tað ísíi tingviðgerðini og hetta leggur eisini sum tað longu eru nú men styrkir tær møguleikarnir hjá øðrum myndugleikum at taka avgerði um so týdningarmikið viðurskiftir sum okkara fíggjarkervi til dømis alallar heiminir hjá fíggjareftirlitinum sum eru til bæði t alto ata hta nú nú regulerir mann øðilia nógvir lønir og annað inafyrði bankakerviri men eisini áseta hvussu tú hvussu tú kredittmetir ø og hvussu tú niðurskrivar og annað og tað er tann spurningin sum sum hevu veri reistur fleiri ferðir haldi er erard joensen ræeistiðan fyrst ø tað er hetta við at gevir hetta eeftir eina automatiska automatiska krav nú um tú skal at tú skal niðurskriva ávís mishildin lán og eg havi spurt um tað ið eg haldi ikki teir ger tað beinleiðis men tað svarið eg havi fingið er at í stóran mun verur tað longur praktiserað í hjá bankunim tær tæir longu fara at virka eftir hesum her lógávar sum ikki koma í gildi enn so tað kemur framvegis at liggja øliga nógv á danska fíggjareftirlitinum í teirra amkitu bankarnar um hvørjar niðurskrivingar teir krevja og ikki sum eg havi skilt tað beinleiðis atomatikkuri men eg skal svara nærri upp á tað

sum áseta tær reglurnar og har er tað rætt at eg eg havi havt fundir við bankarnar serliga um hetta sum eitur politiskt b persónar hví er tað definerað so strangt ella hví verður tað praktiserað so strangt at tað eisini er næstformaðurin í einm politiskum felag í norðuoyggjum ella í suðuroynni sum skal registrera alt sítt og tað sum tað sum eg havi sagt um bankarnar teir siga sjálvandi ami tit hava sjálvur givið heimild fyri tí eg sigi at ta er nokk bara partvíst rætt tí tað eru eisini krøvini sum verða ásetíeinari kunngerð hjá fíggjarættlitunum um hesi viðurskiftini og tað sum eg kann upplýsa tað sum tað sum eg royni tað er at hvussu at fáa minka um eita hópin eg haldi tey sum eru professina at politikarar mugu onkursvegna og tað noyðast vit at geras sambandviðkrøvunum mugu registera hvør tað eru men eg haldi ikki at fólk sum arbeiða á sjálvboðið í einum politiskum virksemi eiga at koma undir hesar reglurnar men við sum eru fólkavald ella sum eru sett sum landsstýrisfólk eg hugsi kanska eisini borgarstjórar sum eru fulltíðar løntir áttu tað eru tey sum skuldu registrerast og ikki onnur og tað verður sor tikið upp á einum fundi mánadagin tí tá kemur hesin danski vinnumálaráðharin til føroyar mortin bøtskó at hava tann árliga fundin um øll hesi viðurskiftini tað verða so mánadagin og tískil vóni eg at kunna svara enn greiðar upp á at vit fáa tað ígjøgnum móti vit donskum myndugleikum sum eg havi ynskt at vit fáa minkað um etta hópini av hvørjur eru ella hvør er politiskar ábyrgd persónur og hava sum sagt havt eina fund við bankarnar um tað har tar høvdu fínt vit skulu nokk gera tað við stigfóti ígjøgnum yvir myndugleikunum men vissu vit verða trýst á fíggjareftirlitinum so noyðast vit at gera tað siga bankarnar sum væl rætt her øh og so hava fleiri nevnt hetta við sethúsamarknaðinum og anika olsen segði at ta við sjálvandi átti at verið føroysku lóggávu atað hevði so gjørt tað ikki at vit ikki skuldu havt slíka lóggávu men so her tað verið ein løttari tilgongd tí hetta her hava itt altso esdirektivur sum skulu implementerast við lóg í eslondunim vit hava eisini es forordningar sum automatisk varð settir í gildi í hinum londunum men tá teir skuldu gildas fyri føroyar á einum donskum málsøki o skal tað gjøgnum lóg sum her er gjørt og eina ógvuligai inviklaða lóg eg haldi odni skoli segði at at at samandrátturin rissomegi av hesari lóggávuni er hálvfems síður so fyri maðuringinigum mann kundu gjørt tað einfaldari at vit kundu sagt at vthtta er hetta er lóggáva sum bæði í galdandi í egslondum g teimum søgurðu nevndi epestrlondunum altso eisini í íslandi og norra og lyktustein tað kundi verið lættari mannagongd at sagt at vit seta tað grundleggjandi yvirskipað á reglurnar í gildi og so gera vit sjálvir kunngerð sum sum tillaga tað til okkara samfelag og tí hevði sjálvandi ynskt hattað málið bleiv yvirtikið sum skjótast sum vit sum vit kundu gjørt tað tað hevði verð einfaldar men tey ikkisloppu okkum undan spurninginum men sú høvdu havt eina betri demokratiska kontrolviðtí so samanumtikið kann eg svara nærri í nevndini upp á allar teir ivaspurningar sum eru eru reistir og sum fleiri hava nevnt peningastovnarnir eru teir sum vita bestu hvussuteir praktisera sum taka hst in í nevndina so vit hvussu vita hvat vit gera men í stóran mun er tað eitt tilboð sum vit kunnu taka men í ógvuliga lítlan mun raka um okkara bankar skulu kunna virka í á altjóða fíggjarmarknaðinukktakk fyri so eru onkrar viðmerkingar bjarni hammer ger sovæl h takk fyri harra formaður jein spurning til høgna hoydal um hann var eitt sindur inni á tí sjálvur tað er hvussu ofta havað hevur tann føroyski skattborgarin ræddað tann føroyska bankakervi
út til oftan útlendskir eigarar samstundis sum rentan verður ferð upp til himmals tí at tað hevur verið afturvendandi úr bankakervinum fyri vinnunevndini atimeira okur samtykkja hesum her lógaruppskotinum so verða tungin út á yvir okkum meira meira herðast krøvini hjá teimum ja altso tey geva
løgtinginum mskylduna fyri nakað sum teir sjálvur ynskja og tí skal tað blíva truplari at vera føroyingur í føroyum tí at tað skal vera meire meira trupult til at fáa eitt lán serliga uttan fyri miðstaðarøki ætlar landsstýrismaðurin at prøva hyggjuport her altso eru erukur tvungin og eru tað nakrar annar møguleiki soleiðis at tað kann blíva kanska liviligari hjá einum føroyingi í føroyum sum hevur rent røttað bankakervið fleiri ferðirnartakk fyri so er tað høgni hoydal ger so væltil tann síðsta spurningin hjá bjarna hammer so vil eg svara eg haldi ikki tað er møguligt ígjøgnum hesa lóggávuna at bankarnir fara at meta føroyska bústaðarmarknain er øðrvísi so teir ikki hava hesi krøvini har teir siga tað eini húsi í útjaðaranum eru so mikið minni verndá marknaðinum at tað geva ikki lán eftir somum treytum sum í miðstaðarøkjinum tí haldi eg loysin up á tað tað er at at bústaðir altso húsalandsgrunnurin ger tað og eitt uppskot hevur veri á tingi um tað og eg vóni at landstýrið fer at fremja tað sum skjótast hin spurningin hvussu ofta hevur føroysku skattskjaldarin bjargað bankunum ja
beinleiðis er tað hvussu nakrar ferðir og serliga í tveyoghálvfems har har tað
akoma á rokning gloymi ikki tað sum var siður og skriv
kriva ar upp á fimm seks milliardir av privatari skuld sum varð koppað yvir á føroyska skattgjaldarum tann størsta kreppan nakrantíð í heiminum sum ein skattgjaldari hevur í goldið og vit vit gjalda av upp á tað enn og síðani kom fíggjarkreppan í tvey túsund og átta har ið allir smásparar í eibankan mistu alt sítt meðan onnurblit bjargaði so bæði beinleiðis háð óbeinleiðis so hevur fíggjarkervið kostað tí føroyska skattgjaldarunum ómetaligt og eg kann gott siga tað eisini tá ð mann tosar um krøv til bankan alda er neyðugt men eg skilji kisetk eftær á i mann sigur at bankastjórar og onnur skuldu hava so høgar lønir hjál at taka stórar risiko tí eg havi ongantíð vitað at bankin sum sum sjálvurhangur upp á rissukonuna tvá mann fyr tað eru altíðskattgjaldar sum bjargar takk fyri so er tað erhard joensen ger su væltakk fyri harra formaður í sambandi við ata lógavuna sum nú liggur á borðinum so so kemur hon ikki at at viðføra tað heilt stóra men hon kemur at viðføra nakað av av av herdum krøvum til kapitaka hjá bankunum og hvørja ferð okur gera tað hvørja ferð tað verður gjørt so betýðir tað tað at rentan skal hetta onkur skal betala tað og tað er altíð bara kundim og
tá eg hugsi um um um útlendska bankakervið í mun til tað føroyska bankakervið so er tæð kanska í stóran mun kanska vinna og altso tað er vinnulán meðan her er tað sethúsalán tað vil siga her treffir tað upp á ein annan máta sto tað treffur tað einstaka húsarhaldið hvørja ferð í meðan tað óbeinleiðis treffur tað húsarhaldið við gjøgnum vinnuna takk fyri so r tð høgni hoydal ger so vælja eg haldi at tað er sera skilagóðarmetingar hjá hjá erhard joensen um tann tann grundleggjandi munin sum er í hesum ferð kunnuvit bara samanbera tað danska bankakervið ella peningastovnskervi og okkara sum í sostóran mun byggir á sethúsamarknaðinog eg kansn bara siga tað at eg havi soikkigjørt nakað við tí hjáí hesum sambandi
men eg havi bara viðgjørt tað nýtsaða tilmælið og havi samskift nakað við danskar myndugleikar men jú kanska er tað møguligt sjálvt undirverandi skipan at tað verður atiltikið fyri tikin fyri tí og eg skal gjarna taka tað upp fyri henda danska vinnumálaráðharrin mortin bølskaði sum altso kemur mánadagin
fund um tað r til at gera sovorð tí tað er ein grundleggjandi munur og vit hava sæð avleiðingarnar sum vóru í tveyoghálvfems tá ið fíggjarettlitið eftir einari nátt niðurskrivaði setasmarknaðin sum faktiskt koyrdi alt landið upp aftur meira á heysun enn tað var á veg til at fara framanundan og tað kostaði okkum munandi meir enn tað burdi havt gjørt tí mann tók ta avgerðina hjá danska fíggjarettirlitinum so so eg eri samdur við rard joensen eg skal gjarna taka tað upp takk fyri so er tað jenis arana ger so væl røðaran nevnir við spurningin um hetta var ein fyrimunur fyri føroyinginum vanliga føroyingin eg fekk kki heilt við um hvat svarið var e tað so at tað er ein fyrimunur fyri føroyinginm so so er tað bara gott men eg ivist men vist tað ikki er ein fyrimunur fyri føroyingjum veit høgni hoydald so siga hvat hvat mann kann gera við tað takk fyri sor tað høgn

eg segði tað er ein fyrimunur fyri vanliga føroyingin um reglurnar verða so at tað er minni møguleiki fyri at bankarnir koma í fíggjarnar til óføri sum vit hava merkt síðan av at skattgjaldan kemur at gjalda og ein stóran mun av sínum er crd og cdr tíðin og alt tað snýr seg um kapitalkløtu bankarnir og tað er longu samtykt so hetta er veruleikan fylgilógváva til tað men eg sigi fyri tað vanligu tænastuna til tann vanliga kundan eitt húsarhald
ella eina minni vinnufyritøku so ivist eg í um
um um um um átøkini eru til fyrimunar tað hevur reist her kanska verðu tað lættari at fáa lands ja men eg dug iki odið atsíggja avleinkin tað haldi egskul spyrja bankarnar um men í stóran mun í hesi krøvini ein fyrimunur bara í tann mun at bankarnir sjálvir tað er jú endamáli skulu nú verða byrgja upp fyri at um bankin kemur trupulleikar so a fíggjamálar sjálvir tað átti eg at verið ein fyrimunur so at so at íminni mun at drotting kemur yvir til skattgjaldarar tað var tað sum eg royndi at sigatakk fyri so er orðaskifti komið í enda og løgtingsmál nummar tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæluni um at seta í gildi fyri føroya annorning um ikrafttretivn forferðuni a vissubestevnisi forskelligu lóg um endring av lóg um nfinansiell virksómhet tað málið verður beint í vinnunevndina so er er vit komin til næsta mál á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáln nummar trýoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um
umvatn og formaðurin skal spyrja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin er tað uni holm johanesen fyri sambandsflokkin eytis hartman niclasen fyri fólkaflokkin jørgun niclasen fyri tjóðveldið annikaolsen fyri framsókn karlot hergardson og fyri miðflokkin jenusa rana og fyrsta a røða er uni holm johannesen ger sovæl takk fyri harra formaður landsstýrismaðurin í vinnumálunum hevur borið uppskot í løgtingið um fólksins ogn tað var fyri neyðini grunvatn er at rokna sum ráðevni í undirgrundini og sum ogn fólksins og endamálið við hesum uppskotinum er í stuttum at fáa greiðari reglur um hvussu og við hvørjum treytum loyvi kann veitast at gagnnýta grundvatn

sala fram uppskot um løgtingslóg um grundvatn og má siga tað er tað er sjálvandi øgiliga gott at fáa skil á hvat og hvussu mann skal brúka
frá grundvapni hjá okum og at mann tryggja sær at grundvatnið ikki er dálkað tá mann skal til at brúka tað og í tveyoghálvfems tá okur so fingu rættin tilráðevni undirgrundini tá vóru okur annars eisini í í samstarvi og undirgrundin hjá okum bleiv granskað saman við g e us sum stendur fyri geologisk undirsøkulsi sum danska iksastutti hevði saman við grønland eisini og har vórðu nógvar kanningar gjørdar í føroyum og tað gjørdi mann eisini tá ið tað kom til at borða eftir olju og har eru nógv góð ting sum eru komin av at var at siga at mann ger møguliga kanningar av ogn føroya fólx í undirgrundini at mann ikki komi so langt við at kakanna undirgrundsvatnið í føroyum tað hevur sjálvandi sínar orsøkir tað er ikki nakað mann hevur havt so nógvari faring við í farni tíð men tað eru tað eru nøkur ting sum sjálvandi kunna gera seg galdandi her at mann skaltryggja seg at tað verður brúkt seg brúkt á skynsamasta hátt okur skula hava at vita hvør tað er sum kann gagnnýta grundvatnið og hvat fyri loyvistreytir og loyvistíðarskeiðið og reglurnar eru um at nýta tað og eitt sum eg havi verið inni og hugt eitt sindur um tað er um hvat tað skal loyvini skul gevast til hvat mann til dømis kann hyggja eftir hvat um tað er nakað sum kommunan ella grøna orku ella vinnan kann hava serliga tørv á men har er eisini ein spurningur um at fara inn á privatgrundøkið um gaskotið gevur almennu myndugleikanum atgongt til prvata ogn og tað stendur her at lógaruppskotið gevur almennu myndugleikunum atgong til privata ogn tá endamálið er at seta upp útuppbúðina til tess og at gagnnýta grundvatn harumframt er almendu myndugleikar hava almendu myndugleikar atgongd til privata ogn um tað er neyðugt at gera fyrireikandi uppmátingar annað tøkniligt fyrireikandi arbeiði og aðrar kanningar aðrar mátar gevur lógaruppskotið ikki almennu myndugleikum tgongtá privata ogn uttan rættarúrskurð har er sjálvandi nøkur ting mann skal kannain í vinnunevndini um hvussu tað kann ávirka ognina hjá fólki og hvussu langt mann kann fara inni á privata ogn í mun til tann tørvin mann sær atalmenna skipanin skal hava tørv á

øgiliga skynsamt at mann eisini tryggjar sera grundvatnið skal verja seg móti dálking øídanmark til dømis hevur mann jú í gjøgnum tey síðstu fjøruti árini tryggja sær at undirgrundsvatnið ikki bleiv fult av pestisitum og mann ikki hevði dálkað tað grundvatnið sum skuldi brúkast til drekkivatn tí at eg meini sum mann skal útvinna tað reinasta vatnið sum so skal brúkast til drekkivatn tað hava vit ikki ordiliga nakrar yvirlit om reglufyri í føroyum á sama hátt fyri undirgrundsvatni og tað er jú øgiliga viktigt at mann hugsar um tirving og djódning og annað tá tað kemur til útinna undirgrundsvatni og annars skal mann hugsa at undirgrundsvatnið hjá okkum kann vera við til at skapa eina meira burðardygga ella fferðahátt í føroyska samfelagnum viðvíkjandi upphiting og el og tað haldi eg eisini er sera týdningarmikið at mann fer kanna hvussu hetta kann lata seg gera og hvussu mann sleppur eftir tí grundvatninum sum kanska kann hjálpa til at fremja hetta

hfram í hjárætturin hjá landinum og síðan í kommununum tað fevnir eisini um rættin at brúka vatnið á tann hátt attá ið tann sum eigur matrikkulin har vatnið rennur upp hevur brúkt tað loyvi at brúka vatn sum rennur upp á egnum matrikli er sostatt mangd annað treytað av at landi ella avvarandi kommunur ikki skal brúka vatnið ella at landið og kommunurnar kann brúka vatnið aftan á at tann sum eigur matrikklin hevur brúkt tað og at vatnið hóska til ættar nýtsluna eftir umstøðunum kunnu aðrar treytir verða lagdar við einum loyvi at gagnnýta vatn eftir hesi ásend seting sambært ásetingunm í paragraf e til níggju og til ellivu loyvi at gagnnýta vatn eftir hesi áseting fevnir ikki um sølu ella aðrar vinnuliga nýtslu av vatninum talan er bara um vatn sum rennur upp av sær sjálvum til dømis ked ella vatn sum rennur upp tí annað inntriv til dømis jarðholv ella borða í ogni sostat at tað ikki er loyvt privatum at borða eftir vatni aftur her haldi eg at okur renna okkum á at mann skaln setta hvussu grundvatni hvørji hvørjr heimildir eru og hvussu tað verður hvussutað verður staðfest um tað so fyrigongur inni á ogn hjá føroyafólk og hvør tað er sum sleppur eftir grundvætninum øtað at mann ikki er komin longur við at kortleggja og finna hvar hvar akkurá hetta er sjálvandi erta ikki faringar og grundarlagið fyri tí hevur ikki verið til staðar fyrr enn okum nú á í nýggjari tíð eru begynt a borða til dømis undirsjóvartunlar okur gera jarðhitahol og annað meni

undirgrundin bleiv handa føroya fólki tá í djúpastu kreppuni hjá okkum tá er tað faktisk eisini viðmerkt inni á heimasíðuni hjá danskgeologisk utfortning sum teir hava í dag instatuttir saman við grønland tey vardi eisini av føroyska geologisku kanningunum og tað var í átjan hundrað og áttaogfýrs eg haldi at tey stovnaðu hetta her og undir krígunum tá tey innifyrstu føroyingarnar jú strandaði í danmark har hendi tað at mann eisini fekk ein føroyskan útavnaðan geolog sum hed johannus rasmussen og hann hevði uppi hildið sær í kjøpnumhavn undir krígsárunum og studerað millum annað hjá arna nyjgaard sum eisini var eitt metlm at friðhetsroti frá dansk samling krigen systiorð hann hevði heri johannes rasmussen við sær og teiri fingu so útslationerað hann og onnur ítórshavn hvar hann bleipið stýrari fyri føroyska egin geologiskt artive fyri føroysk jarðfrøði og tað er eingin ivi um at vit sjálvi nú vara av hesum her økjunum her og eg haldi tað er spennandi at fáa at vita hvat okur kunna útvinna av føroyskumundirgrundini og grundvatni og eg eri vís í at okur fara at geva tí eina sera góða viðgerð inni í vinnunevndini og fáa uppklárað tær spurningarnar sum hann eventuelt er eitt sindur í iva um nemliga hvat tað viðrørur privata ogn og hvat hvussu landið kann eg og kommunur eventuelt kunna koma inn á privata ogn og hvat tað betýðir

ja takk fyri og tann næsti røða er jørgun niclasen

uppskot har mann ynskir at fáa skipaðir viðurskiftir har mann ynskir at at er eitt virði sum kann gagnnýtast so vil mann hava skipaðir viðurskiftir
men hetta uppskotið snýr seg í mínum eygum um eitt greitt brot á grundlógina sum jú sigur at ognarrætturin er
hetta uppskotið sigur sum fyrsta regla grundvatn er ráevni í er ráevni í undirgrundini og tí fólksins ogn

altso hvør eigur vatnið í føroyum eg veit í hvussu so er at hevur tú eirt grundstykki og og tað er vatn sum kemur inná tað og mann skal byggja eina hús ja so er tað tann sum eigur grundstykki sum eigur hefta vatni og eigur problemi og uat loysa problemið við at leiga tað runt um men nú er høgni hoydal funnið í tav tað kemur eitt sindur av heitum vatni á eitt grundstykki í kollafirði tað vil høgni hoydal heiða fólgsins ogn altso tá mann sær eina inntøku so kemur broytmann bara grundlóginim og sigur ognartekur og sitir landið sum eigur saman eina útreiðslu jamen so er tað jarðareiðarin sum eigur eg haldi at tað er er er rættiliga greivt tí tí at hetta uppskotið vil nakað gott men tað vendir heilt skeivt tí tað má sjálvandi vera tann sum eigur jørðina sum hevur rættin til sum hevur rættin til tað sum er á hesari jørðini men viðkomandi skal ikki hava loyvi at forða einari nýtslu avtí men tð má ikki seta spurnartekin við hvør eigarin av matriklinum er tað ger hetta uppskotið tí hetta uppskotið fer inn í matrikklin og tekur okkurt virði burturúr og sigur nei nei hetta er í landið og so kanst tú eiga problemi uppskotið vendis skeivt og lat meg samanbera tað við altso nú hava vit tvey slag av vatni grundvatn er eitt og yvirfrætt vatn verið so eitt annað eg trúgvi ikki te tey flestu føroyum hava nokk neyvan hugsað dagliga um at tað eru tvey sløga vatnið men taka vit yvirfla vatni tað vil sið at tað sum rennur í áum og øðrum so er tað jarðareigarin sum eigur tað vøtnini vit hava runt um í føroyum tað eru hagapartarnir rundan um ta vatnið sum eiga og tann ognarætturin hannkundi ikki nærta við men so er lógin sum sigur at mann kann ikki forða eigarin kann ikki forða fyri at tað vatnið verður brúkt til vatnleiðing inn til húsarhald ogð hal tað stendur í lógini til skip altso skip sum skulu út á veiða tað kann mann ikki nokta at tað vatnið verður brúkt til tað nú vendir lógin rætt tí mann setur ikki spurnartekin við ognarrættin men mann sigur tað at at eigarin má ikki forða fyri at nýtsla er hetta uppskotið er nokk gjørt bara tí at at tað komu heitt vatn á einum grundstykki í kollafirði og so vil høgni hoydal eiga tað æ men og um mann seta í uppskotinum landið eigur tað og so sigur mann viðkomandi sum eigur økið kann brúka av hesum heitavatninm til at hita og so kemur menn ikki visse í myndugleikin hevur aðrar ætlanir við tí altso viðkomandi kann allernotiskt sleppa at brúka hetta heita vatnið á sínum egna stykki vissi ið høgni hoydal ongi deg hevur hvat hann kan brúka tað til altso hetta vendir fullstendiliga skeivt sjálvandi má eigarin har hava møguleika til at brúka av tí eigarin har má eisini kunna saman við kommununi gera eina avtalu og vissu íð tí so galið at ein avtala ikki ber til jamen so syrgir mann bara fyri at so hevur mann ein leist at loysa tann trupulleikan tí viðkomandi eigari mugu ikki forða fyri nýtslu av tí tá vendi tað rætt hetta uppskotið eigur at vera fullkomiliga vent á høvdið tað er eisini áhugavert at mann í hesum uppskotinum sum eg meini er ein stríð við grundlógina við ognarrættin hevur eina rúgvu av hoyringspørtum men tað er myndugleikar av ymsum slag so er tað onkur vatnframleiðari bryggjarí men mann hevur sletti ikki spurt jarðaðar mann hevu slett iki spurt bóndafelagið mann hevur sletti ikki spurt óðalsfelagið altso eigararnar av jørðini tað spir man sletkiki tað legg mann líka í altso tey vistravendu leggja einki í ognarrætt og ognarrætturin er tað sum í allari búskaparfrøði er tað viktigasta fyri framburðið og tað er tað vit hava í í vesturheiminum altso í sevietsamveldinum fann mann seg ikki í at tar vóru privatir sum áttu garðarnar tí fórman út og ak tóku tað frá teimum tí nú skuldu tað vera ogn føroyafr teir tey so ikki føroyafólk men sevietiska fólkið og teir hava ligið ungur sum hevði síðan og tað er væl tað sum hendir tá ið tað almenna jtað yvir hvørji ferð altso vivndlokkr við sær síggja ah her r her eru seksogtjúgu gradir í í kollafirði hesar vilja vita hava jamen so ognar tekur mann bara uttan at spyrja eftir og so víðari og so skrambla tað niður tí at intiativið sleppur ikki framatí tí eigarin lóg sum hendan at staðfesta hvør eigur og so eisini staðfesta at tann sum eigur hevur ikki lov til at forða fyri nýtslunu kann sjálvandi nýta sjálvur men kann ikki forða fyri at onnur koma framat tí vissi í teimm og eg so mikið nógv at tað kann loyva fleiri stendur eisini ein hoyringsskrivi at at eigarin av hesum her heidtavatninum lá í góðum samráðingum við tóirsavnar kommunu tey vóru næstan komin á mál hvussu tey skuldu skipa hettar her men so vóru allar tær samráðingarnar lagdar á ís tí nú kom høgni hoydal við einum lógaruppskot fingu tey at vita sum segði tað at mann pjøðist ikki at spyrja eigarin longur eg haldi at tað fara for langt lat meg taka meg sjálvan altso ja næsti spurningur er hvat er so n grundvatn er regn sum er regnað niður og fari inn onkrustaðni og so kemur að út aftur ja hvussu langt niður skal tað og vist tað bara fer ein metur niður og so tveir metrar longur niðri kemur út aftur er tað so blivið til grundvatn á vegnum tað tað veit eg so ikki men í hvussu so er lat meg taka meg sjálvan sum dømi og tað tað er hetta sum eg ikki skilji tað rennur vatn inn á mítt grundstykki og tað vatnið eigi eg sigur lógin og tað er sjávandi problemur av hasum vatninum tað er væl tíma sigar eg skeiviha tað og so er tað mítt problem at leiða tað uttanum í stykkinum osovíðari so eg fái verið har øh men so fari eg ein túr út í tindhólm eg skal sigast at hoyvíkingar áttu tinhólm fram til átjan hundrað og fýrs tá vit keyptu a tar vóru tað vóru farnir at fáast við skip fiskiskap taðdugdi hoyvíkingarikki og vit keypti mann so at reta avu teir og og og hoyvískingar fóru so aftur at fáast við fisk tá ið høgni hoydal bleiv fiskimállaráðrið tað gekk heigini av hundarnum til men eisini har fóru vit og rta av teir h men nú er farið sog út í tindól har er vatnið úr einari keldu og vit eigar at hava verið opinpært so býttir at tá ið vit eru farnir út við einari grýtu til hesa kelduna tí vit ætla oku at kóka eplir aftur døgurðanum so hava vit hildið at taka unnið við tí tí tað rhetta tt er okkara ogn nú sigur høgni hoydal hó hó høgni hoydal skal eiga hetta vatnið nú og eg skal søkja høgna hoydal tá eg fari at kóka eplir um eg kann fáa vatn ísa grýtuna tað kann eg korfradarliga tykkum at tað fari eg so aldrin at gera so vil a heldur skiera eplin í sundur og koyra tey í ovn eg haldi mann mann vendir hesin her púra skeivt og so eitt afturat mann samanber við sumbiarberghol tað haldi eg ikki rættrætta samanberingin tí sumbiarbergholi er at landið hevur ognartikið eitt øki har teir so hava borið eitt hol og so kemur vatnið úr aftur úr hesum holinum á matrikkulin hjá landinum ja tað tað skilji eg væl altso so er tað tann sum eigur matrikkulin her meðan tá ið ein persónur hevur borað eitt hol á sínum stykki í kollafirði og so vatnið kemur úr holunum á hansara matrikkli so eigur hann tað ikki so skal eg samanbera tað við sumbiarbergholi so er jarðeiðarin á stykkinum í kollafirði eigari av tí heita vatninum tí hann eigur stykkið har sum holið er borað í tað átti landið eisini í sumbiarbrergolum so eg haldi uppskotið vendir skeivt tað ger seg inn á ognarrættin og ta hevði einki farið av nøkrum um mann segði at hetta her er ogn hjá viðkomandi akkurát sum við yvirflati vatninum og so sett mann bara treytir at viðkomandi kann ikki forða fyri nýtsluni av tí tá høvdu vit arbeitt við respekt fyri ognarrættinum og føroyafólki takkja takk fyri og annika olsen hevur ein viðmerking til røðaran ger sovæl ja takk fyri nú kunnu okur ímynd okum atjørgun niclasen fór at borða eitt jarðhol til jarðhita og rennur seg í eina oljukeldu skuldi jørgun niclasen so eisini átt hesa oljukelduna og havt ræðisrættin á tí oljuni sum varð funnin í garðinum ella er tað ikki ognið hjá øllum føroyingum at mann eigur
ta oljuna sum rennur í undirgrundini tað er ikki stórt øðrvísni enn vatnið
hetta er ein resursa sum okur øll eiga ja takk fyri so er tað røðarin aftur jørgen niclasen ger so væl viðvíkjandi oljaleiting er púra greiðar reglur hvussu ið tað gongur fyri seg men eg siti og hugsi um grannar hjá mær hava borið hol og gjørt jarðhita og eftir hesum at døma so eiga teir hann ikki í hitan eg og øll tí tit her eiga tann hitan opimbart tí hetta kemur úr sínum holinum sum tey hava borað og so sigur høgni hoydal í her at nú kann hann seta tilfeingisgjald á her eisini
eg veit ikki hvør skal rokna tilfeingis rent nút men
eg haldi at tað er heilt galið her klassstýrismaðurin kann leggja gjald á tað stendur í slóðarskotinum og so er tað spennin tað hevur ein tilfeingi sent á eitt vildsavndarflokkar tola ikki at nakar tjenar nakað tí so skal landið eftir tí og nú er tað gud hjálpir tú mær eftir eini sindur av fløgum vatni teir ætla sær eftir um eina løtu verður tað eftir ælum vinnuni og so verður tað eftir fiskivinnuni og so verður tað takk fólkum ja takk fyri og so er tað helgi ábramsen at viðmerkja ger so væl frá fólkum ja eg veit ikki øllum hvat eg skal halda um eitt uppskoti men men eitt er bara eitt sindur forvídna hoyrdi jørgen niclasen og hann nevnir hana dømi um hesa heitu kelduna ið kollá fyði sum tórshavnar býráða ætlar at brúka millum annað til hita at bygningar við sjógv nei tað er bara mín spurningur at so skal røðan hjá hjá jøkur niclasen gili at soleiðis at vistir tórshavnar kommuna ger tað so skal tórshavnar kommuna betala til
tann sum eigur grundstykkjastu vatnið kemur úr altso skal hann kunna selja alt hetta vatnið til til allar
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur jørgun niclasen ger sovælji júst í hesum døminum sum eisini framgongurahoyringsskrivi so varð ein avtala mestsum gjørd teirra millum og hvat stendur í henni tað veit eg ikki men lógin skal ikki fjarna ognarrættin lógin skal tryggja arættin til at at eigarin ikki kann nokta nýtslu gagnnýtslu og tað vil siga at ein lógin sagt ja her er heitt vatn man kann ikki nokta gagnnýtsluni men her verður gjørdn ein útbúgging á hansara jørð og tað vil so siga um
so onkur samsýning er har tað er so millum teirra partar at vera men hann kann ikki forða fyri at tað verður brúkt
so eg hugsi um at virðaognarrættin men ognarrætturin má ikki forða fyri at tað tilfeingið kann brúkast men sjálvandi má viðkomandi takast við upp á ráð og ikki fjernast av sínnum egna stykki so stendur her at visu viðkomandi ikki vil jamen so kannmann ognartaka altso hvussu ognar tykkur mann eitt hol altso er tað so tríggjar ganga tríggjar sentimetur mann ognartekurt e eg e eg skilji ikki heilt hvat hvat at hetta gongur út uppá tí eg meini ger ei stórt inntriv at fara inn á eitt stykki og so gera t velja útbygging inni á tí tað er eitt inntrivja takk fyri og tann næsta at røða er annika olsentakk fyri frú forkvinna ja tað var í nítjan hundrað og tveyoghálvfems at føroyingar fingu mótsøkið ráevni í undirgrundini sum gav føroyingum ræði á allari gagnnýtslu av hesum ráðevnum tá iðokur hugsa um ráevnið í undirgrundini eta fyrst og fremst oljuna sum okur hugsa um men í grundini so eru
er tað so nógv onnur ráevni í undirgrundini sum okur ikki geva okkum so nógv fær um og her er tað millum annað grundvatni
okur hoyra javnan um heitar keldur sum spríkja upp úr undirgrundini heita keldan í kollafirði vit vita at vatn kemur javnan úr tunlinum og enntá vatni úr sumbiartunlinum sum er serstakliga væl umtókt í føroyska handlunum í dag við teimum framleiðarunm sum hava sett vatn úr sumbiartunlunum men lítil vitan hevur verið um grundvatni og møguleikarnar fyri at gagnnýta grundvatni hava verið øgiliga avmarkaðir millum annað tí undirgrundin er bygd upp av basaltflágum sum ger tað ikki so lætt atkomuligt men ongar veruliga reglur og lógur og kunngerðir hava regulerað hetta økið og er hetta lógaruppskotið eitt boð upp á at bøta um tey viðurskiftini og eg haldi at tað er rætt amman hevur regulerað viðurskifti tá tað kemur til endamálið er við lógaruppskotum at fáa til vega greiðar reglur um hvussu og við hvørjum treytum loyvi kann veitast til at gagnnýta grundvatnið grundvatnið er sum tað stendur í grein eitt fólksins ogn og hetta hugtakið stavar faktiskt frá tí tá ið mann fekk lógina um oljuna lagda fyri løgtingi at oljan var ogn føroyafokx og eg eri serstakligani glað fyri at hetta hugtakið heldur áfram og livir víðari tá ið okit tosa um grundvatnið sum eisini er eitt ráevni í undirgrundini eðalhugsjónim í lógaruppskotunum er at gagnnýtslan at grundvatninum skal vera burðardygd og kann loyvi ikki veitast fyrr enn avvarandi myndugleiki hevur mett um avleikarnar fyri náttúru og umhvørvi og nýtslan av grundvatni skal ikki halda fram um nýtslan ikki er burðardygg og tað sigur seg sjálvt at okur hava tað fyri eygað at okur ikki bara skula brúka og brúka og brúka tí hetta verður sum eg komi inn á seinni ein mangulvøra í her verða settar nakrar loyvistreytir treytir fyri privatanýtslu til loyvi hjá kommununum og interkommunalum felagsskapum til almannagagnið endamál og eisini eru loyvistreytir settar til vinnuliga gagnnýtslu av grundvatni og at hetta skal lýsast alment eftir umsóknum soleiðis at hetta kann koma fleiri til góðar og søkja feløg jamen so skulu hesi verða skrásett sum smápartafeløg ella partafelag hjá skráseting føroya og eg haldi at tað er skynsamt at okur gera tað p á hendan mátan tí at tað eri fleiri fleiri sum kundu hugsað at fara ein vinnuveg og tá máta vera greiðar reglur og greiðar mannagongdir og skipaði viðurskifti og greitt gjøgnumskygdi hvussu hetta fer fram somuleiðis verður í grein átta ásett at tá i loyvi verður veitt so skal vatnið verða gagnnýtt á skynsaman hátt og at umsøkjarin hevur neyðuga fíggjarligan ogtøkniligan førleika at fremja ætlanina umframt aðrar ítøkiligar treytir um uppseting so verður eisini landsstýrismanninum heimilá at áseta gjald fyri loyvi at gagnnýta grundvatn og reglur um yvirgjøld av ymiskari nýtslu í grein níggju er ásetingar um tað at loyvi ikki bara at kunna liggja óavmarkað at verða tað ikki brúkt innan tólv mánað jamen so verður tað latið inn aftur til øhí grein tólv eru tað ásetingar um útbúðina á privatari ogn at her kann útbúnar setast upp uttan endurgjald og bert um skaðar standast av hesum so kundi lat kann talan verða um endurgjald øh og sum tað altíð er í aðrari lóggávu so hevur landssýrismaðurin heimild til at leggja hetta økið undir annan stovn sum er undir landsstýrismanninum og tað eru eisini revsuásetingar har sekt er fyri at nýta grundvátn uttan loyvi ella uttan mann hevur fingið sær loyvi og at mann ikki heldur tær treytirnar sum eru ásettar

frú forkvinna vist lú líka venja okum við heiti frú forkvinna vatn verður ein manguvøra og týðandi resursa í framtíðini tá menniskjað granskar nýggja planetur og nýggjar kalaksur so er tað tað fyrsta sum verður leitað eftir er vatn leitað verður eftir vatni og týrra ørkini og líkatilregnskóðum og eingin av okkum kann liva uttan hesa týðandi resursu jørðin inniheldur hálvfjerðs prosent av vatni og tað er ringt at ímynda sær at tað ikki er nokk av vatni til okkum øll men tað er altso bara tvey komma fimm prosent á flótini sum er feskvat og sum kann drekkast restin er saltvatn og kann ikki drekkast

kann drekkast og hava teg hug at tær veðurlagsbroytingar sum okur dagliga síggja so bendir nógv á at vatnið verður ein tann mest týðandi resursan í heiminum í framtíðini ja kanska meira týðandi enn oljan so samanumtikið so haldi eg tað vera rætt at okur fáa skipaði viðurskifti á økinum tá tað kemur til grundvatnið og fáa greiðar reglur um hesa nýtslu takk fyri frú forkvinna ja nú var

takk fyri og tann næsti a røða er karlott hergarson ger so vælja

til viðgerðar í dag er løgtingslóg um grunvatn hetta er ein heilt nýggj lóg og so hví jú til tess at tryggja at grunvatnið verður
bíkt á skynsaman hátt verða ásettar greiðar reglur fyri hvør kann gagnnýta grundvatnið hvussu loyvini verða veitt loyvis treytir loyvis tíðarskeið og reglur um at taka
loyvini aftur reglur um ognartøku til almenna gagnlið endamál verður eisini ásett so greitt er at land og kommunur í ávísum førum kunnu ognartaka lendið fyri at gagnnýta grundvatni grundvatn er avlýst sum eitt ráðevni í ni og tískil hevur landið ræðið hesum ræðið hesum tilfeingi føroyar yvirtóku undirgrundina og ráevnini í henni í tveyoghálvfems og tískil er grundvatnið ogn føroya fóls men altso hetta er meira enn tretivu ár síðani og tað undrar meg at lógin um hetta kemur nýstani hvussu vit skipa hesi viðurskiftini mann rendi seg í trupulleikan seinast í hálvfemsunum tá nógv vatn varð funnið í sumbiar berghonunum og nógv lógu framvið at sleppa at gagnnýta hetta tilfeingið tá valdi mann at gera eina serlóg fyri sumbiar bergholi men hendan serlógin má hav roynst væl so tað sum mann ger nú er meir ella minni bara uppskalera ta lógina til at galda fyri alt landið sum tað stendur í viðmerknviðmerkingunum gagnnýtsla av grundvatninum er skipað við løgtingslóg nummar trýoghálvtrýss frá áttaogtjúgunda apríl í tvey túsnd ogfúrutina vatni um sumbarbbergholi tann lógin er í ávísan mun grundarlagið undir hesum uppskotinum tá lógon um sumbiar vatnið var til viðgerðar varð yvirsetti um hvør átti vatnið og millum annað varð ein advokatskrivstova spurd um spurningin og hevði hoyringssvar til tá lógin var fyri um sumbiar vatnið og hon svarar nakað soleiðisnar eg veit ikkumhvat bíða hon formatsurloyvi tá tíð ein gomul góðan viðmerking men menrøðarin kundi kanska bara sagtkeldunja at her eru viðmerkingar tá ið lógin um sumbiar o bergholið vatni varð varð viðgjørt at meðan støða má haldast vera greið hvat omaná vatnið viðvíkir at tar vóru jarðareigararnir ið áttu rættin til vatnið varð ikki mett at vera stórvegis ivi um at ognarrætturin til vatnið ið kom var fram á í eitt nú tunnilsgerð lá hjá tí almenna
og hetta er eisini staðfest í bæði føroyarættir og eystara landsrætti at landið ella fólkið eigir grundvatni og eisini rættin til at gagnýta

sum spurningin hvør eigur vatni í undirgrundini er svaraður tunlarnir sum eru er gjørdir í føroyum hava avdukað tí ar hópin av vatni í undirgrundini vatn rennur inn í tunlar gjøgnum ryvir og leyst grýtu og neyðugt er at leiga vatnið nú var mítt barg borgarliga starv áðrenn eg kom í løgtingi og partvíst er tað enn hjá byggufelagnum nn cc føroyar og vit hava nsc hevur gjørt allar undirsjóvartunlarnar í føroyum tó havi eg bara verið við í eysturoyartunlinum og sandoyartunlinum men tað er ein øgilig mongd av vatni sum eru í okkara undirgrund um ein skuldi trúð at tá ið mann gjørdi lar undirsjóvartunlar so vóru tar sjógvur sum koma inn salt vatn meg nei tað er feskt so at siga allastess tað er bara eitt lítið petti í eysturoyartunnilium har tað er sjógvur sum kemur inn sum sagt hettar ein øgilig mongd sum kemur inn og hvønn minutt pumpa vit sirka tólv hundrað litrar út úr eysturoyartunlinum og fimtan hundrað litrar per minutt úr sandoyartunninum og næstan alt hetta við bara pumpa sjógv og hetta er gott vatn ótrúliga gott vatn tann lítli parturin sum verður nýttur úr sandoyatunnilin verður nemmiliga nýttur av fril desidillory í vestmanna og sagt hetta er gott n við góðari góðsku tí at tað vátkaði sum teir hava gjørt burtur úr tunnilsvatninum vann í fjør gull heiðursmerki á altjóða messu og við formansloyvi ætli eg at lesa tað sum frail skrivar um sítt seyðwátka t er nskommen eg havi lesliumsettað til føroyskt ja ger sovæl tá tær funnu eina føskvans keldi undir havbotninum vakti tað beinanvegin okkara áhuga og tá tað vísti seg at vatnið hevði eina ómetaliga góða góðsku klárt og við sermerktum smakki vistu vit at vit høvdu funnið gull og tá vatnið vísti seg at vera ómetaliga væl egnað til okkara framleiðslu og skapti eit sera reint og mjúkt vátka sum altso hevur vunnið gull hjá teimum sum hava skin fyri tí og eg kann bara taka undir við so í grundvatninum liggja nógvir møguleikar og tí undrar meg teg faktiskt eisini at at kommunurnar har so tunnilsmunarnir komu upp ikki hava gjørt verið meiri grammur eftir at fáa fatur á vatninum tað var nógv mgrammari at fáa fatur á steinum og gratu at mann ikki legði rørurlendingar tá so kundi mann kanska brúkt vatnið seinni um mann ikki hevur brúk fyri tí nú men nú verður alt hetta bara pumpa á sjógv men her eru nakir prinsipiellir spurningar sum mugu viðgerast í vinnunevndini kommunufelagið hevur sent eit hoyringssvar og eri ikki so ræðuliga fegin um at landið fær fyrsta rætt til at nýta vatnið teir meina at teir í minsta lagi skulu hava líkarætt sum landið at nýta hetta vatnið og eg kann fylgja teimum eitt lítið sindur serliga har sum kommunurnar kanska hava avbjóðingar at geva fólkinum í kommununi nóg nógv drekkivatn tað má vera mannarættur ati at fáa drekkivatn so at landið kann ikki plakera har

altso visti mann tekur nút dømi at ein borða sær eitt jarðhola jarðhol í túnunum og um man rakar eina heita skeldu og kann so landið fara inn beinleiðis ognartaka túnið hjá viðkomandi og seta uppi útbúðina har sum mann ikki sleppur at sínum húsum ella parkera bilinum tað eru nøkur ivamál sum hopi at vit fáa væl lýst í vinnunevndini áðrenn vit taka støðu til hettar takk fyri frú forkvinna ja takk fyri og tað er ein viðmerking út í salinum erhard joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg atlaða spyrja ígjøgnum forkvinnuna karlot hergarsson ein ein nokk so prinsipiellan spurning nú vilja okur øgiliga gjarna hava tað at fólk fáa sær alternativar orkuloysnir hitin í jørðini hann má vera fólksins onn
grønsta røðarin gert so væl takk fyri eg veit ikki akkurát hvat tað er har joensin fiskar eftir um tað er tað tilfeingis at at vist tú finnur eitt hol sum hevur nógvari hiti og tú sleppur at útnøtta tað sjálvur og so tú skalt betala nakað av tí at er ein spurningur sum mann má beinanum at seta seg niður hvá hvussu mann ger mann eftir eg havi ikki nakað svar upp á tað meira enn eisini tað havi eg ikkija takk fyri og tann næsti at røða er jens arana
ger so væl
takk fyri frú forkvinna glað fyri tað sum karlott hergarson líkasum ja endaði við eg hvussur herta her at at hetta er nokk ikki at lítaleyst uppskot og tað má viðgerast neyvt í
í nevndini tað eri eg glaður fyri at at hann kann tryggja tí mær dámar ikki
kki kann mann siga andan ella tónan í uppskotinum eg haldi at hann er øgiliga álípandi

hetta her at mann bara skvisar yvir nøkur sum sum so avgjørt burdi verið hoyrd men sum ikki verður hoyrd

keldurnar verður nevndar her ha keldurnar tað er jú tann tann tað sum okur kenna mest best til grundvatnið tað er tað er tað kemur fram í keldunum sum verða væl virðiliga gagnnýttar av bæði bæði privatum og

sum tann týdningarmikla føðikeldan meðani fáa okur tað góða vatnið so ht tað er ikki nakað nýtt fyri okum ha ø men teir sum var av hesum keldunum tai veru ikki ein gangs burdur tað var ikki ein gang burdur sum onkur segði nógvur almennu stovnur verða spurdur men her er eingin sum spyr bóndafelagið ella óalsfelagið ella jarðir ella hvønn dag nú kundi verið sum larar av av ein stórur part av hesum her sum okur sum oku tosa um hesum økinum sum holini og delskula borðast í altso bara tað at mann mann eg veit ikki tað er nokk tað sum er galið við okum at okur okur eru forsentreraði um hetta akademiska milliøið í havn nei er tað ikki tað sum sum ella í í miðstaðarøkinum mann spyr hvønn annan men mann spyr ikki tey sum nevði vendvís burdi verið spurd

uppskotið annars jú okur hava brúkfyrirsovorðnum uppskoti so sanniliga hava brúk fyri tí okur hava brúk fyri at at skipa okkara viðurskiftir so gott sum okur kunna

ð eg tosi um andan í tí so eta kni kanska lisið lisið okkurt upp úr

grein tólv so stendur útbúnaður til tess at gagnnýta grundvatn kann setast upp á privatari ogn uttan endurgjald um tað kann gerast uttan stórvegis ampa fyri eigaran

kanska landsstýrismaðurin kundi sagt hvat tað er hvør skal meta um stórvegis ampa og her snakka okur altso um at mann kann fara inn á grundstykkið hjá einum privatum eigari

og so lesa ogur víðari tann sum skal seta upp útbúnaðin nevndan í stykki eitt hevur heimild at gera neyðugar fyrrireidi fyrireikandi uppnátingar annað tøkreikingararbeiði og aðrar kanningar og nú eg lesi e aftur til tað fyrra um tað kann gerast uttan stórvigis ampa fyri eigarin endurrindað verður fyri skaðar ið standast av arbeiðinum ne tað var gott fæst ikki semja um endurgjald ásetir jarðfeingiupphæddina og avgerðin menn so er tað tað góða at tað kann kærast jú avgerðin hjá jarðfeingi kann kærast til hvønn til eigarin skal hava boð um arbeiðið fýra vikur undar arbeiði byrjar í seinasta lagi tvær vikur undan at arbeiðið skal byrja kann eigarin mótmæla og grundgeva fyri at ætlanin eigur at verða viðgjørd sum ognartøka altso har er

jamen er hatta ikki samsvarandi tí sum verður brúkt vanliga jú tað er tað kanska men vissi eg hevði fingið hatta her á mítt borð sum landsstýrismaður so hevði eg sagteg gott arbeiði ordiliga gott men fari líka og hygga eitt sindur avt t aftur og orðað tað eitt sindur minni áloypandi orða tað eitt sindur minni prookerandi orða tað eitt sindur minni arrogant tað er tað sum eg havi mest ímóti hesum uppskotinum tí fara okur til grein fimtan

og her eru bara seytjan greinir men hesar tríggjar hóast mær ikki mel háa ikki málburðin í thann okur lesa um revsing um ikki hægri revsing er uppiborin um ikki hægri revsing er eftir aðrari lóggávu verður við sekt revsaður tann sum fer undir at gagnnýka grundvatn uttan loyvi fingið til tess ella sum ikki heldur heldur treytir ásettar í loyvi latið eftir grein fimmogsjey um ikki hægri revsing er uppiborin eftir aðrari lóggávu ver við sekt revsaður tann sum tilvitað tekur burtur avligar ella løstar merkingar og annað sum verður gjørt í sambandi við arbeiði fimtan grein tólv revsiábyrgd kann verða løgd áløgd løgfrøðiligum persónum sambært reglunum í fimta kapittlul í revsilógini í regluum gjøvnar við heimildur lógini kann vera ásett at brot fyra revsa esekt bygbrátarisvákking jú tað er tað sum eg hugsi um eg hevði sagt góði kerðir ella góð at kera hetta eitt gott uppskot og neyðugt uppskot men særa orðadag eitt sindur sindur vinarligari tí tað er hóast alt tað fólkið sum býr í føroyum sum okur eru sett á tænast sum tú fær títt arbeiði fyri at at tæna ein foreftir oksulu verða góð við hvønn annan okur skulu ikki loypa á hvønn annan okur skula vera virðilig við hvønn annan soleiðis hevði eg hugsað og soleiðis hugsi eg g las hetta p ígjøgnum eg tó eg vildi ikki átta hetta uppskotið

kann ikki heita á landsstýrismannin taka tað aftur og koma aftur við tí í einum meiri virðiligum formi landstýrismaðurin hevur ikki skrivað hetta her so siga einki um hann men eg hevði ikki góðtikið henda tónan sum sum hetta er skrivað í hendan andan t eg skrivað í eg hevði gjørt tað eitt sindur meiri ja kanska eisini eitt sindur meiri átiligari tí at hetta skal hetta kemur at ávirka kann koma at ávirka øll tí øll kunnu eiga tað grundarstykki grundøki upp á kanska túsund kvadratmetrarela seks hundrað kadratmetrar sum bygd brádir knappligani sigur eg sleppa inn at borðaðt hjá tær og eg havi rætttil deyða av lógini her løgtingið samtykti hana ein dagin í tvey túsund og og trýogtjúgu og annars hat tað har sum fleiri seinni tað kann ikki passa tá ið jørgun niclasen førdi tað fram ati alandsstýrismaðurin kann áseta gjald o so fór jørgun niclasen sjálvandi honum so líkt hann dugir tað víðari og fyilisoferaðie um at so kemur so fáa okur eisini tilfeingisrentu og sovíðari men alto tað stendur eg fór at leita eftir tað stendur at harumframt verður ásett at landsstýrismaðurin kann taka gjald fyri at veita loyvi at gagnnýta grundvatn so oðrenn okvur vita av so verður tað kanska ikki bara tilfeingisrentan sum verður kjakast um føroyum ella gongd í haga men eisini um hvussu nógv landsstýrismaðurin kann hvussu et onkur plag at siga tann l ein og hvørja tíð tilvildarligi landsstýrismaðurin eg haldi ikki hendur ta orðingina frá henni kann áseta takkfyri ja takk fyri men til viðmerkingar út salinum jørgun niclasen ger sovæl

er øgilig altso eftir eftir verður hetta samtykt so verði eg revsaður við bót um eg fari í kelduna í tindhólmi og fái vatn í grýtuna ella kóka eplir at tað her er ja óvirðiligt brúkti jenisarana ja tað tað haldi eg tað er altso og so sigur mann í eina grein er at mann
kann fara vassandi inn á privata ogn at seta upp útbúðina upp og taka
maman gera uttan nakað sum helst og visi mann ikki ger skaða altso ger skaða at fara vassandi inn altso inn inn á privata ogn jamen so fær mann einki og so visti eg nakað skal endurryndast so skal jarðfeingiknappliga áseta prísina so hevur mann ikki metingarskipanir tá mann mann ger seg inn á nakað men hesin tankin í sim uppskotinum at mann kann bara fara vaksandi inn á privata ognirar akrasan eta passa einina hvat heldi jens arana umhattaja takk fyri so er tað røðarin jenis arana gesæne eg trúgvi nú ikki at at tað verður soleiðis okur revsaðir teik fara á fjall og leggj okur á knæv við einari keldu at fugla eitt sindur av vatnitað kemur neyvan rokning frá landsstýrismanni men mann veit ikki að men teir kunna hvussur fara í hagan og og og og og seta upp útgerð o alt mellum himmarligur uttan at at trygdi er fyri at tað varður nakrar endurrindað fyri tað tað er ódámiligt og eg haldi at at tað hevði verið gott men landsstýrsmaðurin kann svara hvussutað ber til at mann ikki hevur spurt
bóndafelagið óðafelagið og so er tey sum vara av
av høgunum um hetta her men tað sum seldi mær eisini jetaer um ikki hægri revsing er uppiborin átað kundi verið orð eittið sindir penar i haldi ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er solwit eg nólsoy gerst væl takk fyri hiðansara ana gera eitt sindur burtur úr hesi revsiásetingunum í lógini og hann fílust árevsiðásetingini nú hava vit ní mentanevnd í morgun viðgjørt bókasavnslógina og paragraf trýogfjøruti í bókasavnslógini er eisini ein revsiáseting um har iðhevur mann brotið reglu í lógini kann revsas eg sekt heldi eg ensar rana eisini at revsiásetingina í bókasaslóginim skal takast ferturúr og helda sum heildur revsiásetingar er nú blivið
øgiliga stóra problemið í lóggávuvaldum í føroyum tá ið tað er púra vanlig standard praksis takk fyri
ja takk fyri og so er tað jensa rana gerst væl haldi eg nevnda eisini at tað er einki óvanligt men tað er mátum tú hevur gjørt uppá tað er mátum tú hevur skriðað uppá og at har er eksektað við bókasavnslógini eg minnist ikki hvat er fyri er í tað sipar til har annars haldi eg annars kundi eg svara uppá tær takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er jakob vestergaard gjørt so væl ja gjørt so væl
takk fyri bárkuna eg haldi at tað er rætt at mann hevur eina lóggávu sum regulerar grundvatn og tá eg hugsi um grundvatn so er tað tá ið mann fer á borðið eftir vatni ella mann finnur vatn tá ið mann
mann borðar undirgrundini tunellur hvannbringar komu altíð inn á vatn tá ið tað vóru í kolaminum so tað er ikki nakað nýtt men tað sum eg haldi egeri er undanlot við víð hesum um grundvatnið og keldur
ati tað plussliga fer at gera seg inn á tað vatnið sum ein pat ein part av tí vatninum sum rennur vanligt í lendinum í høvunum á bønum tíein partur av tí er og í grein fimm í hesi lóggávuni verður definerað at vatn sum kemur sum kemur út út í lendið er partur av grundvatninum sum jørgun niclasen r inni á sum landsstýrismaðurin skal geva loyvi til at gagnnýta hvussu samanblandið har verður ikki tykkur at siga so er stríðið ymsastaðni í landinum útag um at tað vasignaðar vatnið tí stórkapitalur skal hava fatur á vatni til smoltstøðir millum annað og eg vóni ikki at hetta er ein máti at loypa jarðeigararnir um tað eru í fleiri førum kjak í millum jarðreigarar og tey sum skulu byggja andlegg smáltstøðir og hetta kundi eitt sindur við einum mistanka um hetta kundi verið ein máti at kanalisera tað vatnið sum rennur í lendinum sum sum kanska og partvíst kanska er kelduvatn at kanalisera tað forbí jarðeigarin til hesar ymisku fyritøkurnar sum siga seg og skulu hava brúk fyri vatni og sum ikki ikki vilja kann mann siga hjálpa jarðreigarun upp á nakran máta við endurgjaldi ella nøkrum og tað eri tað haldi eg eri eitt sindur tað haldi eg eitt sindur sindur ivasamt at mann mann tekur tær keldur og tað sum rennur tað sum rennur úti í lendinum við í hesum uppskotinum eg haldi mann skal taka tað burturúr mann kann kanska í onkrum serligum føri gera nevna onkrum serligum førum kamman men eg haldi mann skal taka tað burturúr tað er tað hevur runnið altíð og tað hevur altíð verið at rokna altíð verið at rokna sum ein partur av tí vatninin sum er regulerað í tí gomlu lógini frá fjørutunum um nýtsliga vatnið har tðer jarðeigarin lendseigaranir sum eiga vatnið men har jú eisini sagt at kommunur hava fríðaatgongd til vatnið til til dreskivatn og annað

heiti lat yvirfladdu vatn vera eisini tað sum rennur út úr lendinum sumt av tí kemur væl í undirgrundini annað kemur frá hægri liggjandi kjarnm ela vøtninum setur niður ígjøgnum lendið sum kanska ikki er ein partur avhesinher grundvatninum sum mann tosar um ikki blandað teg uppí tað evr ósáliga gott vissi mann kundi fungið lógirnar reina fyri tað so eri eg samdur við en jenis arana í hendan her hesa aurogansina sum eg kalli tað at mann kann fara inn á privata ogn og gera instalatiónir uttan at spyrja eftir uttan at tað skal vera ognartøka mann skal tola tað sum privat eigari at mann fer inn vist tú ikki hevur stóran ampa við sær hvat er stórur ampi tað haldi er sovorð nakað sum mann eigur t hyggja eftir te i man viðgerðisa lógina tí tað skal mann ikki mann skal fara virðiligt við hvørm øðrum og vel mann inn á lendið hjá einum at gera instilatiónir kanningar jamen so mátar verðaenn dialokuri millum tann sum eigur lendið í brúkaralendið og tey sum skulu gera hesar ávísir kanningarnar og serliga tey sum skulu seta útbúðna upp til tess at gagnnýta hetta hetta hetta hetta ráðevnið sum mann kallar er er fólksins fólksins ogn meni tað sum tað sum eg síggi fyri mær ein partur av tí vatninum sum rennur í lendinum í høvunum er ein blandingur á yvirflatu vatni og kanska grundvatnið hvussu kann mann definera hvat hvat skal landsstýrismaðurin ein skiljara standandi t er partur av vatninum er kelduvatn en annar partur er yvirflattu vatn hatta verður ein óendalig diskussión lat tað vanliga kelduvatnið tað sum rennur úti í lendinum vera sum tað altíð hevur verið grundeigarin sum disponerað vir tað borogma niður finnur mann vatn so er tað umfatað av hesi lóggávuni nú tíðin farin annars kuldi hugleist eitt sindur um vatnið í sumbiarbergholinum sum kanska ein sjakupskennir eitt sindur til eisini løgtingsmaður har helt mann so at tað man sprongdi sumiartunlinum so skakaði tað so mikið at tað sum løkir høvdu runnið í lendinum áðrenn tei løkini blivið vekk og fóru niður ígjøgnum fjallið og vóru ein partur av tí sum rann út úr sumbiartunlinum og millum annað tí hhilduð tey sum áttu hagan har at teir ella tey skuldu disponera yvir yvir tí vatninum men tað var it langt langt saka mál og tað endaði við dómi í landsrættinum har ið landsrættin staðfesti at tað var tað var tað var grundvatn men tað var ikki bara bara hjá sumbiar kommunu at fáa fatur í vatnið til drekkivatn tað skuldi ja okur skuldu hálvaursvegna liggja á knep fyri at fáa brúkt ein partur av tí til drekkivatn tilsu vit brúkt nú takk fyri frú forkvinaja takk fyri og tað eru nakrar viðmerkingar úti í salinum og jørgun niclasen er tann

flestu halda ivaleyst at vatn er vatn men nú sigur manna men nú skal mann býta tað upp í tvey sløg av vatni altso yvirflatu vatn og grundvatn alto tað kemur væl tað triðja sum er egn etað verður sikkurt ogn føroyafólks eisini áðrenn vit vita av men men men hvar er munurin jakovestegard var nakað inni á tí altso tá ið tað tá ið tað regnar so eigur jespápi meðan
regg og tá tað so kemur úr klubbagarðin so eigur klubbinda og
tá tað fer niður um asfaltið so skal høgni hoydalleiðar nar men tað sum eg leiti eftir tað er tað kelduvatn og í yvirflattvatn blanda saman altso umhvørvisstovan mælir til at mann skal definera tað við phávirðinum tað heldur landstýrismaðurin ikki veit jakud vestergaard hvar ið munurin er altso hvussu langt inni í fjallið skal ta tá tað so kemur út aftur og tá nær eita grundvatn og og nær yvirflattvatn jakovestigaard gersovæltakk fyri frú forkvina nei tað er at er áhugavert hvør eigur vegni og hvør eiði vindin eg meini í norra hevur mann tosað mann um á vindurin í tilfeingi hjá hjá landinum tað er nokk so undaldu at ímynda sær erhard joensen spurdi áni hvør eigur hitanir niðri í jørðini ja tað er væl løtt men hvør eigur hitan frá sólini hvør eigur sólina eg meini tað et her bleiv sovornur undarlig so hetta blív eit sovornur undarlig hugtøk tá ið tað regnar ja hvør eigur vatnið tá ið tað er í luftini ogtá
alt so brestrar jørðina
so eigur tann sum eiu lendi vatnið men so er tað høgni hoydal skal hava hvatur á tí tá tað fer longur niður men sumt á vatninum fer slettiki niðuri undirgrundina ein kjørn kann vera í erva í haganum ella ella eitt lítið vatn og so siva burturúr og tað tað spríikist so út ymsastaðni hvat er ein ein kelda sum kemur á einum yvirflati frá vatni í yvirflatuni og ein kelda sum kemur upp úr upp úrundirgrundini tað kann era nokk so áhgavert gloyma atar um hesar keldurnar sum renni í haganum brúka heldur tað sum á borðar niðureftir takk fyri frú forkvína jensarana ger sovælbara ein lítil viðmerking á virðingina fyri fyri borgaranum er eitt hoyringssvar sum eg fari at loyva mær at lesa eit bróta av ein skrivar eg undrist á at mann tekur í álvara um lógin kann hava ávirkan á barnarættindarsáttmálamen at mann ikki viðgerð um loyvi kann hava avleiðingar fyri rættvísi støðuna rættarstøðuna hjá borgarunum sum erður fevndur av lógini hað er e eitt gott argument to hetta
frá einum borgara sum hevur
svara upp at hoyringssvar jakovestegaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað er ikki góður lóggávu sigur at mann fer at lóggáva aftaná ata nøkur fólk hava innrættað seg eftir eini ávísari skipan og tað haldi hetta her hoyringssvarið sigur soleiðis skilti eg tað tá eg las tað og tað er tí at eg vil mæla nevndini til ikki at fara og blanda seg upp í tað tað kelduvatnið sum rennur samanblanda við yvirklatuvatni í lendinum

seg um hugsavnar seg um tað sum mann borar niðureftir ella mann kemur á tei man borðar tunellur ella ella hvat mann ger eg haldi at tað er ótrúliga undarligt ata at málið ikki verður til hoyringar hjá teimum sum vara av lendinum bóndafelagið veit ikki av hesum her uppskotunum fyr en tað kemur í tingi og tað veit óalsfelagið heldur ikki tað tað eru kanska ikki tey sum liggja hvønn dag og sørfeðini á netinum og leita eftir lógaruppskotum tey plagdu at fáa tar sent til hoyringar tað hava tey ikki og tað haldi eg ein stórur feilur takk fyri frú forkvina síðan er tað hansjaku thomsen ger sovæl takk fyri frfrú forkvina nú nevndi jaku vestegaard neso eg má heldur geraeina viðmerking tað er sjálvandi keðiligt tá ið vatnið forsvinnur av av yvirflagni tá ið borðingar verða gjørdar í undirgrundini og serliga tí tað gongur úti yvir náttúruna og tey flestu ninniher minnast kanska eiðiætlanirnar tá ið eiðurnar fórð sfunnið eysturoynni men til at tað málið sum sum jacob vestgaard tosar um í mbatunnilin har har var serligan kelldigt haldi eg sum veit brevur brúkti eg var stórur smádrongur tá og eg minnist tað nøu
blunda men har var serliga ein kelda beint undir hestunum lá bronsvin
smegin sum hevði runnið altíð og hon minkaði tá ið tunnilintunnilinbleiv borðaður og hon varð brúkt sum sum prógv skuldu neitast í hesi takini men eg stóru smádrongdir ta má bara siga við jakud vestegaard at eg skildi beinanvegin tá at hettar her er kelduvætti hon eitur ein kelda vatnið kom ú undirgrundini tí randa alla tíðina við sær yvir flagd vatn so hevt egikki runnu alla tíðina og eg haldi eisini at tað var høvuðsargumentjaguvestigaard ger su vælja takk fyri frú forkvina tað er púra rætt sum ann ein sjakunevnur táð nú var rørin um kelduna sum mann kundi akkorsom smakka sæg á vatnið tá ið mann gekk pappíila koyrdlipappí men hon minkaði tað minkaði í mun til at mann bleiv sagt eg gangi út frá tað rætt sum tleiv sagt at tá ið tunellum tunellum bleiv bleiv spronni tá hyggur mann eftirsunnariparti av suðuroynni so varðu øgiliga lítið yvirklat vatn og einar øiliga øgiliga lítlar um summarið og torna øgiliga
ja skjótt upp so ein stórur partur av
tí vatninum sum annars er yvirflatu vatn aðrastaðni ferð onkursvegna niður niður í undirgrundina og tí tí rennur vatnið úr sumbiartunninum alla tíðina k í nokk so stórum nøgdum væl aðrastaðni í landinum so hevði tað at vatnið verið yvirflatt vatn so tað sílar niður ígjøgnum lendið so ella so tað vatnið er gullreint eitt lítitt sindur saltari enn vanligt vanligt kelduvatn haldi eg verði sagt men okur drekka tað har hvønn dag ú grannanum tað er supervatni ja takk fyri næstur at røða verður høgni hoydal landsstýrismaður ger so væl frú forkvinna hetta uppskotið hevur tú fingið nokk so drygva viðgerð eg skal viðmerkja okkurt av tí sum er sagt men bara grundleggjandi siga at atframsøgufólkini tey flestu hava viðgjørt tað sum stendur í uppskotinum og eg haldi t anikuolsen lýsti tað við hetta her uppskotið snýr seg rætt og slat
at um at fáa skipað ella lóggivið kring tað sum er sum er grunnvatn sum hartil hoyrir eisini orsakað av tí at grundvatnið er blivið meira aktuelt í mun til borðingar
harsum fara fram berghol annað tína sum eg sagt og besta myndina av tí at siga tað sum anika olsen segði ha tað svara til tað at hvat høvdu vit gjørt um tú inni á ni privatari ogn finnur olju tað er sjálvandi ein partur av av ognini hjá øllum fólkinum í landinum tað sum er tað sum eg skapt tað av vorharra og so framvegis í okkara náttúru og í hesu fer u er tað grunnvatn og grundvatnið er ætlaði væl definera í lógini hvat tað er tað kanst tú difinera jarðfrøðiliga og tað er tað sum lógin snýr seg um hon snýr seg ikki um at gera seg inn á aðra lóggávu sum er tað sum eitur omaná vatni og tað sum og tað sum jakuvestegaad var inni á hon ger seg ikki inn á tað um nakað ivamál er um tað skunu vit nokk greiða frá tí í nevndini hon greiðir frá at hon ger skipanin fyri hvussu on kann gagnnýta ta grundvatnið sum av nógvum orsøkum er blívi kanska meira aktueltenn tað hevur verið men sum bleiv aktuelt longu í sambandi við við sumbiarberghol og hendan lóggávan er sum fleiri hava veri inni á bygd í veruleikanum nógv á ta lóggávuna sum bleiv gjørd tá løgd fram av fimm boð ag argu landsstýrismannin fyri fólkaflokkin h hvussu mann skipaði hatta her og tað bleiv so avgreitt á tann hátt tað hevur virkað væl øh viðvíkjandi hoyring um so skal eg viðganga tai ja tð eg haldi gott tað kundi verið send til hoyringar eisini hjá óastfelagnum bóndafelagu minnum orsøkin til tað er tann at tað ger seg ikki inn á nakað av tí sum hevur við jarðareigararnar at gera men tað kann gera seg inn á tá ið tú skalt geva eitt loyvi ella ognartaka lendið til at gagnnýta vatnog tá er tað als ikki nøkur arrogant lóggáva sum onkur hevur innið á ta henda lóggávan hum tríggjar allan vegin borgaran fyri fullum endurgjaldi vist tað skal gerast og henda ásetingin um at um tað er einum privatum stykki so er ein áseting um at tú priøvr kki at ognartaka t inni á tí stykkinum tú kanst siga tá vit sea ena útbúðirnar tað kann vera ein pumpa tað kann vera ein ein ein atkoma til tað so kanst tú gera tað innsivið uttan at ognartaka so er tit til minst møgliga ampa fyri borgaran og hann hevur fullar kærumøguleikar som skuldi tað verið verið svarað øh annars haldi eg ati at viðgerðin av av av revsuátøkum sumsum jensarana var inni á og sum fleiri tóku upp og og sólvit nolse svarar nokk s vær upp á tað nú hugdi eg bara eftir hvørjar revsuásetingarnir eru í lógini um umhvørvisvernd sum jú eisini hevur ógvuliga víðar heimildir hjá landsmyndugleikanum til at verja omanavatnið tær revsuásetingarnar eru altso vilt siga tað rokna rætt sjey ferðir so langar sum tær sum eru her og munin harðari so hetta her tær revstuádringar sum eru her eru eru eru fyri tað fyrsta púra vanligar í øðrum lagi nógv mildari enn vanligar revsuásetingar sum hava slíkar lóggáv at gera so haldi eg tann spurningurin øskuldi verið svaraður tað grundleggjandi er bara at vit hava tørv á á lóggávu sum snýr seg um hetta hog tað er rætt et komi at hoyringsfar frá borgaranum altso tað vistusú inn í einum egna stykki finnur eina heita keldu ella olju ella gull ella annað skuldi verið av virði niðri í tí sum vit definera fyri sum sum undirgrundina sum vit øll eiga jamin so krevst sjálvandi eitt loyvi og ein mannagongd fyri hvusuha ka gagnnýta tað og ásetingin hesi lógini sigur aftur ogoslætt at í fyrsta lagi hevur landið rætta gagnýtata í øðrum lagi kommunurnar og í triðja lagi kann tað eisini gagnnýtast til vinnuligt virksemi og fyri tann borgarin takdømi við ein við einar heitari keldu inni á tínum egna stykki so stendur eisini her at ð at tað ber væl til at kunna brúka tað til egið í húsarheild tað krevur tó eitt loyvi og lógavan leggur up til taðat tú kann gera tað men fert tú undir vinnuligt ella ein kommuna á landi fer at gera nakað annað við tað so ásetir lógin mannagongdir við hvussu tað verður gjørt og eisini hvussu tað verður endurgoldið um tað verður ognartikið antin av landi og kommunum til tess at gera tað m um lisið verður hoyringsvarið frá kommununum so ynskja tey faktisk eina lóggáva fyri víðari til at kunna taka og og loysa aðrar avbjóðinga fá ommunurnar hava við at fáa atgongd til vatn til vinnulvirksemi tað gevur hendan her lóggávan ikki beinleiðis tað má regulera seg aðra lóggávu sum vit hava svarað kommunufelagnum hetta snýr seg bara um tað sum verður definerað sum grundvatn sum kann defineras svið jarðfrøðiliga sum eytis harman niclasen varð inni á at jónas rasmussen okkara okkara fyrstu veruligi jarðfrøðinur um hevu gjørt eitt ein standandi arbeiði sum hegu byrjað teirri jarðfrøðiligu vísindun í føroyum bygdu tað upp sum liggur ligur hjá jarðfeingi vit hava í veruleikanum bygt upp á eina ógvuliga ógvuliga gjølla vísindaliga ella ógvuliga gjølla vísindandi grundarlag fyri at viðgera

øhmen sum sagt eg eri samdur í tí mann kundi væl tað senta til til viðmerkingar hjá óaltso bóndafelagani hvussu hevi fyrvi fingið avgreitt nakar misskiljingar eg kannaði tað eg haldi at at lógin at lógin um sumjaberkonn bleiv send til hoyringar har men men orsøkin ata iki bleiv sent har havi eg spurt eftir tað er tí at útganstøði fyri hesi lógini er tað gera se ikkip á nakran máta inn á ta lóggáva sum annars er galdandi fyri tað hvørki at nakvan ognarætt høla annað og í dag er tað heldur ikki so at nakar hevur ognarrætt til keldurnar tað hevr longu staðfest at ognarrættindil kelduvatn er ikki so samanumtikið tað er áhugavert at hava eisini eina prinsipiella diskusión eg góðtaki fulltút mant kan hava imssar meiningar um menteri men hetta uppskotið gevur bara landsmyndugleikan eina ein møguleika til at skipa tað við lóg eftir skipaðum viðurskiftum har tað er møguleiki at gagnnýta lógin kemur ikki heim til at at leggja beinaðsar tilfeinsgjald á men tað er nýtslugjald og á annað í tí sambandi til dømis vi at visti mann finnur eitt eitt eitt stórt tilfeingi til at gagnnýta at tað verður vinnuligt so kann man eisini taka gjald fyri at útvega ella viðgera tey loyvitær loyvsumsóknirnar sum koma somu lógir hava vit í alulóggávu oljulóggávu anna tílíkt so eg haldi at visti mann lesur tað við teimum brillunum so er tað eitt væl gjørt uppskot tað er á á ongan hátt eftir mínum tykkji arogant tað tekur allant atlit til at tey ynndrii sum verða gjørd eru eru eru til verja eisini borgaran og annars er jú fyritrikararlógin galdandi í øllum tað kundi eg hugsa mær at sagt tá mann fer inn á hasr hesi orðaskiftini altso alt sum ein landsmyndugleiki ger tað snýr seg ikki um hvør landsstýrisfólk situr í tí sessuni akkurát tá tað snýr seg um at tað sum verður gjørt er rættartrygd sambært fyritøunarlógini tað vil siat alt skal vera proportionalt verja hoyringsrættin og rættin hjá borgarunum at kæra og alt skal vera gjørt við tí endamáli sum lógin hevur tað er tað er tann fyritikarlógin sum er galdandi í føroyum sum eg haldi man ofta gloymir og vit kundu vunnið øgiliga nógv við um vit tóku hana í álvara og ikki halda tað at tað er høgni hoydal ella hvør nú einaferð kemu hava sitað í hesum sessinum sum situr og geva av at sínum egna høvdi hvør skal gera ella leggur leggur áløkukjøld hetta eru lógarkarmarnar fyri at tingini sum verða gjørd í føroyum eru rættartrygd

tað er stórur stórur sstórur møguleiki fyri at tann tann økta nýtslan og jarhitaborðingum sum er fín pp á nakrar máta umhvørvisliga kemur eisini at kunna ávirka vatnveitingar og annað tílígt sum kemur og tað haldi eg p á tíðina at vit taka tað í álvara og hugsanin í hesum lógini er eisin at ata jarðfeingi fáa eina heima til at gera tað vit mugu vit mugu fáa eina planlegging har eisini sum vit kunu gerat kanska meira rasjona í staðin fyri at borða hundrað hol á einum lítlum øki kunu vit kanska borða tíggju og gagnnýtt tað til til til ta til ta orkunýtslana vit skulu gera og tað er endamáliðviðhesumher tað er einki annað endamál at gera í hesum her førunum tað sum er best fyri fyri føroya land og sum gevur føroya løgtingi og tí fyrisitingsumføroya løgtingi hevur eftirlit við møguleika fyri at gera tætt skipanaviðurskifti so tað ikki verður ja orsakað meg sum so s so alts ikkiverður týrt eftir ena kóparbók har bara okkurt til vildarlit hendir tað er endamálið við lóggávuni og eg eri fegin um at undanfarna landstýri byrjað hsa lóggávuna og vit hava tikið málið upp aftur og gjørt tað liðugt

tað onnur sum skal eg fegin svara teimum nærri bæði her ella í nevndini takk fyri frú forkvina takk fyri fleiri viðmerkingar taðn fyrsta frá jenis a rana ger so væl nei eg haldi at tað er øgiliga aregant ikki at tosa teir sum eiga øki har ið keldurnar eru og tann sum hevur givið høgna hoydal hatta svarið har at tað er ikki viðkomandi fyri teir hann veit kanska ikki kanska veit hann ikki hvat dagin hagi er ella hvat bøndur eru og at keldurnar eru í høvunum og so víðari meni hatta við revsuábyrgdini høgni hoydal sigur tað at hetta er nógv mildari
og og legaligari orða enn í umhvørvislógini jam tað vísir bara tað tað kann gerast
betri og tað er tað sum eg sigi lat okkum gera tað soleiðis at eg ikki er áloypandi men at tað er virðiligt høgni hoydal ger sovæljog eg skal fegin vera samdur við jensarana í at um mær dámdi væl tað sum hann segði at okkara lóggáva skal vera virðilig alla tíðina og hava og hava orðingar sum ikki ikki ikki tykjast sum tað er ein areganti myndugleiki sum sum skal vera slag av bygdbroddir yvir tær eg eri púra samdur í tí og tað skal eg fegin leggja meg eftir og geri tað vónandi eisini í tí flestu lóggávuni sum eg havi nakað við at gera antin sum landstýrisfólk ella sum sum løgtingsfólk eg haldi bara ikki at upp áhaldi eg ætt í hesum førinum tað verður eisini viðmerkt í hoyringssvarinum at tað er eintá gjørda broytingar á revstnuásetingunum men eg sigi bara tað at at at allar lóggávu

setingar hesar eru fyri tað fyrsta á ongan hátt hvørki arrogantar ella harðari umn tað men í fleiri førum myldari tað var tað eg royndi at siga og eg eri samdurvið sjónarmiðin eg haldi bara ikki at tað er rætt at brúka tað upp á hetta uppskotið og hitt við at tað góð aregant at mann ikki hevur hoyrt og sovíðari jú tað tað kann eg asin skilja men tað hevur so ongant verið í ætlanin og tey tæir hoyringarsvararnir sum r komin inn hava eisini fingið fingið eina góða viðgerð og hava fingið svar frá frá frá fyrisitingini í mun til tá vit hava gjørt lógina síðan er tað jørgun niclasen ger sovælnú sigur høgni hoydal at vatn til at kóka epli við tildólmi sjálvt um tað kemur eina keldu so tit ikki umfata lógina jú tað er tað tí tað er ein kelda men lat okkum fara eitt stig víðari hvat við seg í tað vatnið bleiv populert og kanska onkur vildi brúka tað til at gera onkrar drekkjuvørur við serligt vatn or tinda eitt eitur múlafossur sum har mann gjørt avtalu íð eigararnar og tindhólmur kanska siga at vistu vit fáa nøkur oyrur burturúr tí sover í lagi
men sambært hesi lógini
tað grundvatn tí tað kemur úr einai keldu vil tað siga at vit hava einki at skula sagt men høgni hoydal sum landsstýrismaður kann taka gjald vissu onkur kemur út til tai mesta vatnið til at framleiða okkumt við høgni hoydal ger sovæleg vóni eg kann svara sum greitt altso vistvú taka tindhólm sum annars kom kom til til eigararnar núverandi eirar eygararnar frá hoyvikingum tí ta tað selt á uppboðssølu so stóran týdning av upboðssøluna fyri sørvíngar meni vistuvit taka tað sum dømi nei tað einasta einasta sum henta lógin her leggur upp til í mun til tað tað er um tað skuldi verið funnin eini ein ein nýggj kelda ein heit kelda ella onkur onkur vinnulig gagnnýst eitt størri vinnuligt virksemi av einari keldu í tindhólmi og tá sigur lógin tað táð skal tú hava loyvi frá landinum at gera tað og so
kanst tú eisini drúva vinnulíviðirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirnirn
ksemi har og sjálvandi eru tey sum vara av teirri jørðini eisin í hesari lógini tryggjai bæði hoyring og annað tú kanst ikki gera gera ógvuslig inntriv tað skal alt vera proportionalt og tú gevur fulla tú gevur sjálvandi fult endurgjald um so er at tú gjørt teg inn á virðið hjá teimum eigarunum sum í dag eru ja eitt nú í tindhalini tað tryggja at lógin so eg vóni at hatta hatta kann rudda tann tann ivan á vegnum er er meira ivi so so taka h tað fegin upp í í samstarvi við við vinnunevndinasíðani er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna eg skal takka landsstýrismanninum fyri ati greiða frá álvaranum og týdninginum av hesum lógaruppskotunumm fáa tað á beint føroyar eru vælsignaðar við vindi vatni olju og so framvegis granskarar siga tað at vatn verður ein tann størsta mangluvøran í framtíðini og hevur kanska størri týdning enn hvat summihalda oljan hevur í dag kann landsstýrismaðurin í einum framtíðarhugsandi dømi siga hvat hevði hent við
um hann ikki hevði reguleraði viðurskifti
tað var tað so bara tann einkuldi jarðaeigarin sum hevði atgongdina til grundvatn og kundi fáa vatn og harvið yvirlivað ella hvussu hevði tað sinariið sæð út vi einki vatn var at fáa í føroyum okurkona kanska siga um tretivufjøruti hálvtrýss ár høgni hoydal ger so væl ja mær dámar sera sera væl handa spurningin eg veit ikum eg fái svarð honum fult út øhtí tað táein luturin í hesum er tá mann vistu vit seta tað ela hvast upp atso vit siga tað at alt vatnið sum rennur á einum stykki er privat op so at vit kunna havt ta støðuna sum og hetta hetta hugsi eg sletkiki nakað kann ka koma fyri í føroyum so langt er taðikki millum okkara ogokara hugsjónum sum til dømis stórur partur av suðuramariku hevur har ið tað er har tað man ongantíð havt nakra regulering soleiðis at í dag er tað amerikanska fyritøku
eru sum eiga nærum alt vatnið til dømis í bolivia tað vil siga hvør einasti bolivianskur
politisans upprunafólk skal betala fimm krónur liturin fyri at fáa vatn til egnu húsarhaldið tað er hin ekstremurin hetta er fyri at tryggja hann eftir tað at vit sum við sum myndugleik sum land sum fólk og tað er ikki langt ímillum okkum kunnu tryggja okkum at vit at vit kunnu regulera seg viðurskift sum tað ikki verða privatiseraði eg skilji væl ótta fyri at vit hendan lóggávum skulu gjørt tað at tað verður lættari hjá stórkapitalinum knappliga at taka at gera seg inn á henda grundleggjan rættin til reint vatn í landinum og annað tílíkt tað vil eg hava forða fyri so so har haldi vit kunnu møtast endamálið er her at tryggja tað at fólkið í landinum hevur atgongul ræntað og reint vatn og visti er vatn sum hevur serligt virði og heitað keldur ella hvat tað kann vera so skipar mann við virðistjóttum fyri hvussu hvussu kann tað stutt vóru at gagnnýtt eftir føstum reglum sum vit ikki komu í ta støðuna sum onnur londur eru komin í tað tað roktað verður komið føroyum vit eru ikki farin út av talaðini hóast tað ongantíð kann ljóða so orðaskiftið takk fyri áðrenn vit fara víðari til næsta mál sum verður seinasta mál skonni í dag so skal forkvinnanini kunna um at ja sum tingfólk vita so er tað norðurlandadagur í dag og hetta er orsøkin til at løgtingið flaggar við øllum teimum norðurlendsku fløggunum uttan fyri í dag sum tingfólk kanska sóu tá tey komu til arbeiðis og tað er ein avgerð sum tað er ein avgerð sum formatskapur nú tikið um at tað fer at verða gjørt á hvørjum ári
eg kann eisini kunna um at fyri løtu síðani var fundur millum tingformenninar og einav ting forkvinna í í parlamentinum í norðurlondum og vit høvdu ein góðan fund eins og norðurlanda umboðini johandal og erlingur eidesegaard hava luttikið á fundi og eg haldi tað snúði seg um universitet og og útbúgvingar í dag so eg fari ynskja tingfólkið ein góðan norðurlanda o dag vit fara víðari í skránni og tað er tað málið vit júst vórðu liðug at viðgerast sum var uppskot til løgslóv um grundvatn tað verður nú beint í vinnunevndina og síðan fara vit víðari til seinasta fyrstu viðgerðin sum er á skránni í dag sum er løgtingsmál trýoghálvfjerðs og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um loyvisgjald á alivinnuna og tað er broytingar í tøkugjaldinum og forkvinnan skal biðja um framsøgufólkframsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin uni holn johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri fólkaflokkin jørgun niclasen fyri tjóðveldi annika olsen fyri framsókk karlot hergarson og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrsta røða verður uni holm johannesen ger so væl takk fyri frú forkvinna hetta er eitt uppskot um at tillaga tøku gjøldini hjá sambandsflokkinum samgonguflokkarnir hava sítt egnu uppskot um tíðliga tøkugjøld sum løgtingin fær høvi at viðgera í næstum men prinsippuni í uppskotinum sum samgongarnir eisini hevur arbeitt við eru tey somu sum í hesum uppskotinum í fyrsta lagi at framleiðslukostnaðurin er grundarlagið undir tøkugjaldsskipanini

tað er tilfeinisgentan sum blívur við at ligja og vera kjakevni eisini
sum fleiri heita á politisku skipanum g finnu av hvat er nú nevndi uni oholm johannesen ta hví hevur tað týdning at tilfeinsgentan verður roknað út tí sum millum annað búskaparfrøðingar hava sagtar so er einki felags útgangstøði at kjakast um o er tað tað sum tilfeingsgentan hevur týdning at vita nøkulunda hvat ið samlaða virðið av hesum er sum mann hevur eittbetri grundarlag kjakast útfrart kanska tá im hon tosar um tøkugjald og tilfeinisgjald til dømis kfyriuni holm johannesen ger sovæltakk fyri sum eg eisini nevndi so so haldi egat tað er neyðugt at finna eina eina varandi skipan fyri hvussu vit taka pengar inn frá alivinnuni í í mun til til tilfeingisrentuna tí at hendan diskussiónin bussar upp í heilum tað verður skrúvað upp og niður í heilum eisini eftir hvør tørvurin hjá landskassanum er og tað haldi eg ikki vera rímiligt eg haldi at vit eiga at toyggja okkum so langt sum vit kunnu fyri at finna eina eina breiða semju um at at taka pengar inn
er so so tað verður friður um tey viðurskiftini og

uni holm johannesen ger sovæltakk fyri tað eru ávísir vandar í tí vit hava til dømis hoyrt at tað tað kemur á kannskeikla kostnaðarstøði í samfelagnum sum heild umum tað eru nakrar fyritøkur sum sum vaksa seg so stórar og sum kunnu rinda heilt aðrar kostnaðir enn enn aðrar fyritøkur at tað kann skeikla á skeikla kappingina á marknaðinum sum heild aðrar grundgevingar o tann remsta grundgevingin er at tað liggur ein tilfeingi senta í teimum luyrifirðunum sum føroya fólk
eigur og tað er jú

stóran part av vinninginum
hjá ælivinnuni kunnu vit taka inn í eini skipan í einu tøkugjalds skipan hvat er hámarkið fyri tí sum verður mett sum eitt rímiligt beløð fyri at taka inn av forkenastuni hjá einum ælufelagitakk fyriuni holm johannesen ger sovæltakk fyri ja tað er akkurt tann diskussiónin sum sum sólvit nolsøe reisti eisini at vit tosa jú um hvat er rímiligt og hvat vit halda vera politiskt rímiligt og rætt øh men spurnigurn er líkasum í mun til hvat ø og tí hevði tað verið gott at fingið tað grundarlagið hvussu nógv taka vit egentiliga inn av tilfeingisrentuni og tað roknist ikki fyriliggur ikki mær vitandi so eg haldi at vit eiga at gera okkara fyri at at vit finna tað annars kann eg vísa til
tað uppskotið sum samgongan hevur lagt fram

skal mann hava ein eykaskatt á alivinnuna tí tað eg verður nevnt her av uni oholm johannesen nevndi tað nú og onkur spurningar í saðlinum hava eisini verið gingið upp á hetta her at tað er øgiliga týdningarmikið at okur fáa roknað út tilfeingisrentuna í alivinnuni tilfeingisrentan í alivinnuni skal líkasum vera grundarlagi fyri tí sum okur velja at taka inn

eg skilji ikki tann hálningin og grundrintllagi ikki skilji tann hálningin tað er tí at í mínari verð er eingin tilfeingisrenta í alvinnun altso tilfeingisrentan í alivinu er null har er eingin og hví er henn ikki útroknað tí tað berski til at roknata út tað ber ikki til at rokna eina tilfeingisrentu út á alivinuni tí alivinnan er ein tað er per dfinitión eingin tilfeingisrenta tað sum okur so nokk í síni tíð hava valt at sagt at grundin til at okur skuldu hava nakað inn tað er tí at okur skul hava ein skatt á nøkur framlíkjarrættindi framvíkjarrættindir til at brúka firðirnar og tað hevur nokk upprunaliga verið grundarlagið fyri at seta hetta her í gongd í eg meini tað vara fjúrtan at tað kom í gongd undir kailio holm johannesen

og og tað er og tað er í ordan at taka eitt gjald fyri hesi her framíkjarrættindini

tann mátin mann hevur valt at gera tað uppá tað er so við tí sum í okur í dag kalla

hetta halda okur er er er er ein ein rímiligur partur av tí samlaði tí samlaðu umsetinginum sum okur skuldu hava in grundin til at mann fór at gjørdu hatta her uppskotið frá undanfarnu samgongu tað var tí at mann hevði ongantíð brúkt prinsippið ella prinsippið um at gera tað tengt at framleiðslukostnaðinum tað lá forflótandi so mann valdi at fara og fastleggja hvussu roknarmaframleiðslukostnaðin út og og hannhann verður so hvat tað vevður tikið støði í roknskapinum hjá teimum trimu feløgunum sum í dag arbeiða á marknaðinum og hann verður so líkasum forskotin í tvey ár tavl siga tann framleiðslu kostnaðurin sum mann skal betala av í trýogtjúgu tað er tann sum mann kann rokna seg fram til hetta var framleiðslukostnaðuri í einogtjúgu so gongur mann nú frá at tað verður ikki so øgiliga stór tað er ikki so øgiliga stór sveiggjð í framleiðslukostnaðinum sjálvandi er tað sveiggj ella er tað eitt sindur av av muni frá ár til ár men hetta e eitt gott grundarlag um mann so kann rokna tað út per hálvárs ella hvartals tað skal ikki skilja okkum also visse tað sum er møguligt rokskaparliga tað og tað sum gevur tað rættasta úrslitið tað haldi egat okur skuldu brúka

í uppskotinum hjá sambandsflokkinum er tað soleiðis at

so kemur mann til at tá ið prísurin eru høgir so kemur mann at betala umleið fýraogtretivu prosent mann kemur at betala ímillum fýraogtretivu og áttaogtretivu prosent alt eftir hvussu hvussu prísurin svingar og tað hevur mann mett er rímiligt partafelagsskatturin er átjan prosent og her hevur mann eina skipan sum hvar partafelagsskattur og tøkugjald koma til at geva umleið fýraogtretivu prosent tá ið prísurin er øgiliga høgur tað er nakað sum mann hevur valt og heldur at tað er rímiligt nú skal eg ikki fara so nógv inn á tað uppskotið sum okur vita kemur frá landsstýrinum men har kemur eitt uppskot hvar ið mann roknar við at ella hvar mann heldur at í staðin fyri fýraogtretivu fimmogtretivu prosent skal mann taka umleið níggjuogfjøruti hálvtrýss prosent av

inn sum partafelagsskatt og tøkugjald meðan okkara uppskot tekur útgangsstøði í at mann tekur umleið fýraogtretivu prosent inn tavisa har er ein ein vissumunur

ein av veikleikunum við ella ein veikleiki við ri hsari hesum mátanum taðvil siga hesa her skipanini við stigum tað er tað at tá tú hevur nøkur stig so fert tú asu nøkur nøkur hækk í hvussu nógv tú kemur at betala og tað í sær sjálvum er ein veikleiki tað kann mann kompensera við við at gera ein langan stiga soleiðis at tú faktiskt fær eina

av sum altso av avgjaldi og skottum tilsamans og tað ber væl til tí hendan skipanin er so einkul hon er so einkul mann tekur mann hevur nøkur púra føst punkt sum mann málar uppá mann málar upp á framleiðslukostnað mann fer at vita hvønn mánað hvat ið søluprísurin á fiskibul er og mann veit frá alifeløgnum hvussu nógv tær taka so skipan er so ótrúliga einkul

eftir tí framløguni sum vara í lúksøll um um alivinnuna og og hvussu í norðmenn millum annað ætla at skipa sína ella sín sín grundræntiskatt sum teir sum teir kalla tað og eg dámi faktiskt betur ehesi her etta her tøkugjaldi eftir sum mann hevur roknað alt inn í framleiðslukostnaðin har eru báðir beinleiðis kostnaðir óbeinleiðis kostnaðir og har eru avskrivingar eisini avskrivingar av teimum íløgum sum á gera í hvat landi tí er hetta ein øgiliga einkult skipan og og eg trúgvi at at hon er fult so góð sum ein skipan hvar okur so bara legði ein annan sats av partafelagsskapti omanyvir ta tann partaflagsskapinum sum okur hava í dag

men skipanin hjá okum hendan við tøkugjaldunum hon kann forbetrast hon kann forbetrast við at mann ger tað at mann ger fleiri stig tí tað tað kemurikki at skapa nakað eyka umsiting tí útgangspunktini eru so so greið so vist mann heldur vil tað tað kunnu okur hyggja upp á í vinnunevndini um tað er seg er ein møguleiki eg havi tveir minuttir eftir og eg skal brúka tað upp á at fyri hví eg ikki meini at tað er nøkur tilfeingisrenta í alivinni

eftirspurningur og útboð vóru nøkulunda á linju við hvønn annan tað vil siga at prísirnir tá lógu øgiliga tætt upp á framleiðslukostnaðin so úrslitini hjá alivinni vóru eingi

grundin til at okur í dag síggja nakrar øgiliga høgar prísir í alivinnuni tað er tí at tað er ein óbalansi í marknaðnum tað er ein óbalansi í marknaðinum útboði av laksi veksur ikki líka skjótt sum eftirspurningurin eftir laksi tí fáa okur ein øgiliga høgan læksaprís

einki sum helst aspurningur um útboð og eftirspurning tað er ikki sum í fiskivinnuni har hava okur fisk úti á grunnunum tað er eitt tilfeingi sum fyriya fólk eiga fyri a fólk eiga firðirnar tí skulu okur taka eitt gjald fyri firðirnar tann framúkjararættin s sum sum tað

tí vinnan verður regulerað hon verður regulerað viðvíkjandi framleiðslu viðvíkjandi sjúkrufyribyrging hon verður regulerað viðvíkjandi lús tær kunngerðirnar tær lógirnar tann reguleringin tilsamans hevur gjørt tað at okur hava skapt ein kunnstiga logað eitt kunnstukt lágt útboð sum hevur viðført eitt eitt kunnstigan høgan lakstaprís

tað e ein regulering av einum marknaði sum okur hava staðið fyri ella sum stjóørnurhur staðið fyri sum landsstýrisstaðin fyri sum hevur skapt ein høgan lakstraprís sum manst nú í dag vilt fara inn og skatta eyka og tað er tað tað snýr seg um gloym hattar har um tilfeingisrentuna tí tað bara gruggar hetta málið tí tú kann ikki rokna nú tað berst ikki til

ja takk sora viðmerkingar tað er uni hlm johannesen sum er tað fyrsta ger so væl takk fyri ja tað er rætt at tá ð vit tosa um tilfeingisræntu í fiskivinnuni at tað kanst tú ikki kopiera yvir á á alivinnuna gtað er kanstk heldi ikki rætt at tosa um tilfeingisrentu sum hugtak hetað er jú sjálvandi vit tosa um eitt virði á á nøkrum avmarkaðum frami hjá rættindum sum sum vinnan framleiðir og og vit skuldu kanska vara okkum at vit ikki blanda tey tey hugtøkini øh nú kennir røðarin uppskotið hjá samgonu
heilsuni og hann er formaður í vinnunevndini eg hugsaði at vita hvørji

tú ikki grugga hetta málið
tað er ein eyka skattur sum landið vil hava inn tá ið tað gongur øgiliga gott tí tá tað gongur minni gott jami so eg bara eit partafelagsskattur at fara eftir hin hin spurningurin um at fáa eina breiða semju vinnan hevur brúk fyri og vinnan hevur krav upp á at okur gera eina breiða semju um hatta málið soleiðis at vinnan veit hetta her hava okur at fyrit halda okkum til tí tað er avgerandi fyri vinnuna og fyri føroya land íløg víð hugurin og íløg við evnini avhanga fullkomiligani av hvussu okur velja skatta hesa vinnuna tí mugu okur finna ein loysn saman sum fyri halda seg til er sóvit nolsøy ger so væl takk fyri harra formaður ølíka tryggja mær at eg skilti erhard joensen rætt tilfeingisgenta gjald fyri framígjárætlifiriirnar í grundini kann mann kalla tað hvat tað vil eg hugsai r r er erhard joensen samdur í tí at landið eigur at taka eitt gjald fyri tann framígjárrætt sum tað er at hava atgongd til nakað fyri eina atgongd sum
um nøkrum fáum eru blivin skorið og sum eru ein stórur partur av grundarlagnum er øll førum ein partur av grundarlagnum undir hesi her stóru vinnu og teimum stóru inntøku
sum teir hava er erard joensen samdur við tí at eitt gjald eigur at takast við tan favigjara ja takk ger so væl erard joensen takk fyrihara formaður ja men eg standi her við einum uppskoti sum okur hava lagt fram so sjálvandi eri eg fyri at okur taka ein part inn tað er tað klárt okur skulu bara kalla tað fyri tað tað er kallast ba fyri at spiðja hetta er ein skattur og gurleggja og e á vinnu sum hevur ein ovnormalan vinning alt við at fyrigigla føroya fólki og tað er tað sum eg tað er tað sum eg andtasti er ttað sum eg sum eg haldi er er er er øgiliga keðiligt at okur her inni frá also ferð eftir ferð liggja og
trútta niður í føroya fólk at her liggur at tilfeingisrenta
her liggur nakað serligt goymt inn í alivinnuni tí tað er tað ikki takk fyrijatakk sorta bárasteinilsen ger su væl ja takk harra formaður júst so sum erard joensen sum jú er hevur tann fyrimuninkam mat sga hann kennir vinnuna innanífrá havi vera í mong ár íisi vinnuni at tað er júst tað tað er hetta her reguleringarnar sum gera eftar í manka á marknaðinum tað er ein yvirnorðmalur prísur í løtuni sum ger at vit samfelagið vinnan tjenar øgiliga nógvar pengar í løtuni men tá so erhard joensen bjóðaðr sen av og sigur ja men normalt so hevði prísurin kanska ligið beint omanfyrá framleiðslukosnaðin so hevði g lítið verið at tikið
a av í hesum førinum í dag haldi eg tað uppskot sum landsstýrið hevur lagt fram
framahaldið eftir omanfyr fimm hundrað milliónir um at vænta affáa inn við verandi prísum ø tað vil siga visi tann prísurin ikki var so hevði kanska inntøkan verið ja næstan e hálva milliard minni ella hvussu er fýra hundrað miliónir minni vist tað var tríggjar fýra krónur oma framlegskostnaðin sum tað vanlivísir hevur verið hvat hevði so verið rímiligt gjald fyri nýtslu av firðunum heldur erhard joensen skuldi tað so verið ikki her null komma fimm prosentini av søluprísinum er taðjatakk gersu væl erard joensen takk fyri harra formaður í grundini ja í dag hav okur í dag í verandi lóggávu siga okur tað at hetta her gjaldið er null komma fimm prosent tí óðansæð um tú um tú framleiðir ella selur í dag fyri undir framleiðslukostinað so betalir tú null komma fimm taðvl sia okur hava lægt gjaldið til null komma fimm eg haldi at mann skal vera øgiliga mann skal vera varin við at skrúva fornógv upp og og tað er kanska tí at man
harvið kann koma til at
í eitt tíðarskeið tað kann vera trý fýra fimm tað kann vera sjey ár hvar ið mann tekur øgiliga nógvar pengar inn og teir pengarnir teir koma so ella so at fara í rakstur og so koma kanska sjey ár hvar okur fáa einki inn tí vissi hendan vinnan er upp føroyski sum øll onnur øll onnur vanlig vinna í heiminum ið er tengd at útboði og eftirspurningi so er einki at fáa í eykaskatti frá einari vinnu yvir eitt longri áramál uttan bara tann ganska vanligur partaelags frá øllum øðrum feløgum takk fyri so er tað næsti røðari tavór jørgun nilasen ger suvælharra formaður ig viðgera eitt uppskot frá sambandsflokkinum um tillaging av tøkugjøldum til alivinnuni júst sum erhard joensen segði nú so er vandin við slíkum gjøldum at tað fer út í rakstur hjá tí almenna og hetta eru inntøkur sum kunnu vera stórar kanska serliga í hesi
sum tíðum tá ini prísurin er ekstra høgur men kunnu eisini forsvinna upp á eitt sekund og
tí í næstan spurningurin um í ein sovorðnar lóg dag burdi staðið ein paragraff at tað er tað er lógarbrot at brúka hesar pengarnar til rakstur altso kundi mann næstan hugsað sær tí tí at hvat gjørt tú við raksturin tá ið inntøkurnar ella marknaðurin normalisera seg í hesar inntøkurnar fella niður til lítið og einki eg vil siga at hetta her við at blíva við at leggja gjøld á vinna er ikki akkurát tann besti koppurin av te til fólkaflokkin men í undanfarna samgongu vóru vit við í hesari tillagingini og tað skal síggjast í ljósunum av at skipanin sum vit høvdu hon skattaði hóast vinnan hevði undirskot altso mann byrjaði longu at hækka skattin niðri á tveyogtretivu krónum hóast framleiðslukostnaðurin var munandi hægri meðan hendan tillagingin fer so nøkur lunda eftir jamen hvat er framleiðslukostnaðurin so er tað harfrá víðari at tá mann hækkar tað lítið sindur so so eta er uppskotið mælir til at lækkagjaldið tá ið prísurin er undir framleiðslukostnað í mun til hvat tað var og so tekur mann eitt sindur hækka gjaldið í seinna endanum tavil siga tá tað hækkar so tú kanst siga at tá ið prísurin er vánaligur jamen so lætta vit um til aluvinnuna á gjøldini og tá ið prísurin er eyka høgur so fara vit upp eftir harfrá h eg vil tó altso hetta her var so tað sum vit kunnu ganga við til og lat meg so siga tað soleiðisnar at at skal skal eg velja ímillum hetta og tað sum høgni hoydal arbeiði við so má eg siga hetta her er sunnudagsskúla lestur afturímóti tí tað uppskotið er so fult av gradiheit eftir pengum frá vinnuni at at tatað er ein heilt trý falding av av tí hægsta gjaldinum so so so tað skal eingin ivir verða um men hesin mátin at skatta hesa vinnuna uppá er tann sum hevur verið brúktur í nøkur ár eg fari tó kasta ein bólt í luftina burdu vit hugsað at skatta øðrvísi fyri at taka eina detalju burturúr so sigur mann at er prísurin lægri enn framleiðslukostnaðurin so er gjaldið null komma fimm so er tað lítið og einki men her kemur eina avbjóðing inn sum sigur hvat er framleiðslukostnaðurin jú hann er allur kostnaður íroknað avskrivingar og alt men fyri at kunna umseta tað sum lóg fyri tveimum árum síðan tí mann hevur ikki roknskapartøl klár fyrr enn fyri ári fyri og hetta her skal ásetast til árið eftir og har av jhjuga hava heina viðmerking at framleiðslukostnaðurin økist á hvørjum ári hyggja við tey seinastu nógva árini altso fara við tjúgu ár aftur tíðina so vár framleiðslukostnaðurinrí á tjúgukrónum í dag er hann væl oman fyri fjøruti krónur per kilo so hann økist øgiliga nógv so spurningurin er kann mann nøkurlunda finna út av hvat er miðal vøksturin í framleiðslukostnaði um mann kundi kundi sagt at framleiðslukostnaðurin er tað sum var fyri tveimum árum síðan men so leggur mann miðal vøksturin uppá ella mann eftirreguleraði tað tá mann kendi tann veruliga framleiðslukostnaðin tað ári tað er hvussur sær ein møguleiki so tað haldi eg ein lítil veikleiki at tað er tvey ár munurin her har mann finnur framleiðslukostnaðin men tað eigur at kunna at gerast betur so kemur hin spurningurin við at so hvørt sum tað hækkar tað er nokk so prinsipielt altso tað er tað hægsta gjaldið tað er visti mann fær tretivu krónur upp um framleiðslukostnaðin so sigar hetta her uppskotið tíggju prosent av øllum og og tað vil so siga at at nú siga vit jamen tað er tíggju prosent av framleiðslukostnaðinum eisini altso nú má farna skatta framleiðslukostnaðinim ikki tí tað hava vit gjørt men tað skurrar eitt sindur tí hetta uppskotið byggir á at vit byrja ikki at taka fyrr enn roknskapartølini vísa at tað er ein vinningur tað fær meg so til at flyta yvir til ja visu vit her løgtinginum eru komin til at vit skatta vinningin og serliga tá ið vinningurin er eyka høgur jamen hví fara vit so ikki inn og brúka bara roknskapartølini og og skatta tann veruliga vinningin tí tað var so at tá ið hendan her skipanir koma í gildi tá fingu vit sett saman havbúnarfelagið umboð fyri havbúnarfelagið og umboð fyri embætisverkið har tey skuldu royna at finna fram til eina semju um hvussu ið mann skattaði tað og tá tosar mann um sjávandi vinnan var klárur yvir at tað skuldi rindast mann fann fram til nøkurlunda hvat skuldi inn ókey hvussu gera vit so tað tá vildi embætisparturin av hesum bólkinum bara hava tøkugjøld tavilsiga oyrur krónur per kilo meðan vinnan havbúnaðarfelagið vildi hava at mann tók tað av vinninginum tavil siga ein eyka partafelagsskatt

tað vildi jú automatiskt verur tað sama sum hetta tí at her skal mann taka allar útreiðslur av og so fer mann at skatta tá ið vinningurin er komin ja ja men tað er tað sama sum stendur í ein roknskap og har vil so vinningurin standa so skattar mann bara vinningin endin var ein kompinatión at mann samdust um vinnan og og arbeiðsverkið null komma fimm prosent tøkugjald og fýra komma fimm prosent í eyka partafelagsskatti altso oljuvinnan vist teir a finna olju so er tað eyka partafelagsskattur á henni men hetta var í einari tíð har ið mann hevði havt stór hæll frammanundan og tað vil siga at tá ið so tann teir roknskapurnir komu jamen so hevði mann flutt hall og alivinnan hevur jú ta skipan at tann laksurin sum svimur við ársenda hann kanst tú draga frá so hann skal ikki virðisetast ág skatta stavinum og í hesum árum vaks vinnan í stórum og tað vil siga tað gjørdi eina sovorðna fyribils avskriving tá og nýtt landsstýrið var komið til og teir søgdu jamen hetta her eyka pertafelagskatturin hann gav nú einki ella lítið men tað var tí mann hevði ikki tíð at bíða inntil hesar her framfluttu hallinir vóru vekt t hevði gingið skjótt og eisini tað at alivinnan vaks so nógv altso beinanvegin í nøgdirnar í sjónum høvdu minkað aftur so fall tann skatturin taðval seg a tað er í veruleikanum bara ein útsetti skattur hevði mann havt tíð at bíðað so hevði tað nokk verið ein góð skipan men tá hevði mann ikki tol og tí tók landsstýrið og strikaði fýra komma fimm prosent í eyka partafelagsskatti og tók og hækkaði hesi her null komma fimm prosentini upp í fýra komma fimm í tse enar bikkarlítil broyting frá null komma fimm til fýra komma fimm tað var ikki okkara landsstýri sum sum sum stóð fyri so ógvusligum tingum spurningurin hjá mær er jamen kunnu vit hyggja upp á at fara aftur til okkurt líknandi kunnu vit mann tosar um breiðar semjur altso her fekk mann so eina semju millum vinnu og landsstýrið soleiðisnar at vinnan sær á hetta er tað og hetta verður tað frameftir og har teir hava verað við til at snigga tað sama hvussu hesir pengarnir koma inn tí onkursvegna ar tað jú løgtingi sum avgerð hvussu nógvir pengar skuldu koma inn tað avgera vit í hesum so vit hava eitt tal spurningurin bara hvussu tað skal koma inn øh so eg kundi gott hugsað mær at mann kanska spældi tað við tankan men sum sagt hetta her kundu vit ganga við til í undanfarnu samgongu tí hetta var ein tillaging at mann ikki skattaði tá tað var undirskot at mann fór eftir skattir tá ið tað var yvirskot og so kanska enn meir tá tað var heilt stórt og og og og sjálvandi minni tá prísurin var lágur so so so tað hoppa vit sjálvandi ikki frá men tá i vit fara at viggja eftir ívinnunevndini so fara vitsjálvandi at prøva vend hesum tingunum eru kanska aðrir mátar vinnan er øgiliga uppsett upp á skatta vinning tí tað tað ljóðar eisini rætt í mínum øti altso at fara at leggja skatta undirskot tað ljóðar ikki rætt alstu tað ljóðar rættarigat skatta ett yvirskot og sum sagt ett uppskotið gevur nakað meira av pengum ja men í mun frá landsstýrinum og høgna hoydal so er hetta sundagskúlalestur eisini fyri alivinnu takk fyri ja takk so er ta karlot hergarsons fera viðmerking ger suvæl ja takk fyri harra formaður og tað ljóða hugaligt at jørgin niclasen sum limur í vinnunevndini vil royna at finna nakrar semjur millu hetta uppskotið sum hann pá ein lana máta er faddur at og tað sum tað sum høgni hoydal kemur vðhar eru so nógvar allíkaheitir at tað eiga vit at kunna finna eina semju sum bara ein lítil viðmerking til tað sum jørgin niclasen segði viðvíkjandi at eg havi lisið hoyringsvarið frá havbúnarfelagunum so sá hann tað at teir siga í í hoyringsvarið
at teir kunnu koma við kvartals rokningum upp á framleiðslu prísin so at
hasi tvey árini tað verður bara eitt hvart ár so tað liggur øgiliga nær so at har er har gott viðarlagt so fevðurkristian orðat hjá so vælja aðra formaður eg eri ja eg síggi tær siga tað og og grundin til at vit politiskt hava avgjørt at taka eitt tøkujald og ikki roknskapartøl er tí at mann kanska er bangin fyri at roknskapartøl tað er eitt land á sovorði og á hvartals uppgerð av framleiðstu kostnaðinumja trúgvi tú kanska at koma við tí men men tað er tá árið liðugt alt fyri gjørt og gransku at tú hevur tað endaligu tølini so so eg trúgvi heldur enn
at fara at tikið kvartalslølini sum kanska kunnu variera ógvuliga
deiga nógv hjá teimum ymsu feløgunum man hevði eina meira stigenta linju og heldur brúkt tvey ára gomul tøl og so lagt upp tann miðal vøksturin av framleiðslukostnaði sum sum hann hevur verið í árini frammanundan tað so komeg fram til okkurt tal har men men hin vegin at so at geraa semju sum liggur ímillum hetta uppskotið og tað hjá høgni hoydal altso tað kemur ikki upp á tað altso so góði sum tað skúli eri men hetta nú heldur ikki og og og men at próva lufta hin tankan um tað kanska kundi verið ein annan máti at skatta uppá at mann fór beint eftir vinninginumheldur enn at fara uttanum sum mann ger her ja takk so er tað kailioholm johannesen sum fær ena viðmerking gersuvælgvr hjá fólkaflokrin hevur flutt seg øgiligt við hesum tilfeingistjaldinum eeg og jørgun niclasen kríggjast um tretivu milliónir úr ólavsøkupakkarnar fyr fyrstu ferð vit skuldu hava eitt tilfeingisgjald á føroyska fiskivinnunu og síðani hevur faktiskt fólkaflokkurin altso eg veit iki hvat tá tikur inni g ein sjey átta hundrað milliónir hann hevur flutt seg óalmindiliga nógv til sambandsflokni fyri sovit eisini men er tað tt alternativ at hugsa um at gera etít partavalstaskassa staðin fyri alt hetta her
her nógv er tað ein máti at hugsa um at
skal gerast í partafelagsskatti tí at hugtøkin er viktig alivinnan er ikki fiskivinnan og tað er ein stórur munur á hetta her við resursurentu og tilfeingisgjaldi hvat er hvat og tað haldi erhard joensen greiddi øgiliga væl frá hesaher hugtøkini hvat r hvat er hatta fyri nakaðja takk ger suvæl jøgun niclasen jú rætt hevur kali ohom johannesen at vit politikarar flyta okkum fólkaflokkurin er fluttse tá tað kemur til hesir gjøldini sambandsflokkurin er púra villur at yvirtaka frá danmark og síðani tjóðveldið hevir yvirtikið formansstórina í tinginum so flaggað við dannebrok á tinghúsvøllinum í dag so so eg vil siga við vit hava nókk at flutt okkum men ja eg snevndi hetta við partafelagsskattinum tað er tí at eg siti hugsi jamen tað var jú tann semjan mann gjørdi tað kundi verið ein kompinatión av gjaldi og partafelagsskatti
og onkursvegna ein ein partafelagskatur
fer beint eftir vinninginum og eru stórar íløgur javntí so eru eisini stórar avskrivingar og tey skulu eisini vera við í hesum uppskotinum so so ein eyka partafelagsskattur hevði kanska ja er næstan tilhengari av tí heldur enn enn hesum takk ja takk so hasum vit vóru í orðini so er tað mest røðari tað verður annika olsen ger væltilviðgerðar eru løgtingslóg um loyvisgjald á alivinnuna hetta uppskot frá sambandsflokkinum og er uppskotið nærum meinlíkt tað uppskotið sum varð lagt fyri løgtingið áðrenn løgtingsval varð útskrivað og sum fleiri hava verið inn
í á so minnir hetta her uppskotið frá sambandflokkinum eisini nógv um uppskotið frá samgonguni ið byggir á somu prinsippur tó við einum longri stiga og við fleiri intervallum
uttan at gera nýggju gjaldsskipanina so øgiliga innviklaða so er prinsippið rættiligani einfalt og byggir á somu meginreglu sum hjá undanfarnu samgongu at eru laksaprísirnar á heimsmarknaðinum høgir so rindar alivinnan á hægri gjald og eru prísirnir lágir jan so rindar hon eitt lægri gjald og hatt verður eisini tikið fyri framleiðslukostnaðinum sum verður útroknaður ja í uppskotunum sum hevur hoyrt í miðlunum árliga men tað er møguligt at tillaga tað og gera tað upp fartóársligan tá i prísirnir sum eru á altjóða altjóða marknaðinum minni enn miðal framleiðslukostnaðurin per kilo er gjaldið null komma fimm prosent sum er minstagjaldið og um prísirnir á altjóða marknaðinum hækkaða so hækkar loyvisgjaldið tilsvarandi hetta er ein ógvuligani rættvíst skipan har hædd verður tikið bæði fyri framleiðslukostnaðinum men eisini fyri prísinum á altjóða marknaðinum í tvey túsund og seytjan handaði skattaskipanum uppskot til landsstýrið um at hækka tøkugjaldið til alivinnuna og at áseta tilfeingisrentuna bæði undanfarna og núsitandi samgonga hava ásannað at tað er rætt at taka eitt meira rættvíst og rímiligt gjald fyri tann fram í hjárætt sum alifyritøkurnar hava fingið at brúka føroysku firðirnar men hvørti uppskotið hjá sambandsflokkinum ella tað hjá samgonguni kemur nær námyd av tí sum skattanevndin mælti til harra formaður tað er rætt at oku javnan dagføra og meta um landsins avgjald og skattaskipanir herundir eisini loyvisgjaldi til alivinnuna til tess at fíggja føroyska vælferðarsamfelagið tað hevur gingið væl í føroyska alivinnuni alivinnan hevur megnað at lofta sær eftir ilasjúkuni og við at hava smáltið longri av landi áðrenn tað verður sett út á firðirnar so hevur mann eisini fyribyrgst at lúsin hevur fingið fastatøkur føroysk alivinna í dag stendur av trimum stórum alufyritøkum hesar alufyritøkur hava fingið ein fram í gjárætt fram um so nógv onnur at ala á føroysku firðunum í dag er føroyskur laksur í heimsflokki og okur eru stolt tá i okvur síggja føroyskan laks í kølidiskunum úti í heimi og tí skulu okur alsamt tryggja at føroyska alivinnan fer betri marknaðartreytur at laksurin svimur í heimsins reinasta havumhvørvið er ein orsøk til góða prísim og góðu góðskuna á føroyska laksunum lítil ivi man vera um tað men tað er eisini títt sinni og fyritags sami í føroysku alivinnuni at tækka at føroysk alivinna hevurskapt medvirði fyri tað føroyska samfelagið alivinnan hevur kent metnógv og eisini fingið methøg vinningsbýtið hetta er fantastiskt virðið av útfluttum laksi sum partur av samlaða vøruútflutninginum var í tvey túsund og einogtjúgu fýra komma fýra milliardir og samlaði vøruútflutning var tíggju milliardir hetta svarar til gott og væl fýraogfjøruti komma seks prosent av samlaða vøruútflutninginum

men harra formaður okur tosa um hundrað tals milliónir í vinningsbýti og milliardarvirðir í alivinnuni og vit gleðast um tað gongst væl í okkara í ein av okkura høvuðsvinnum men hetta stendur samstundis eisini í stórari andsókn til dagligdagin hjá nógvum borgarum í tí føroyska samfelagnum sum bert hava fáar krónur í mappuni tá ið teiy fara til handils skal tað vera tann bíliga førpreisvøran ella skal mann dytta sær at keypa eitt sindur dýrari dygdarvørur sum børn teirra fáa heilsugóðan mat hetta stendur eisini í djúpari andsókn til lønarlagið hjá mongum kvinnum í arbeiða innan umsorganarøki sum hókna undir byrðini og ikki megna fíggjarliga at fáa endarnar at røkka saman

tann dagin tá okkara gomlu ikki verðar ansaði tann dagin tá okkara børn ikki fáa ansing tá er samfelagið stokkið av um tvøran og tá er forstáils ímillum geirar ímillum fólk millum vinnu og fólk farið tað er hendan daglidagin okur ongantíð um at gloyma og sum frá títilara eisini er við til at skapa gjáir ímillum fólk í landinum og tí hevur samgongan eisini sessir fyri at taka eitt meira rímiligt og rættvíst gjald frá alivinnuni soleiðis at tað bæði er liviligt hjá vinnuni og hjá fólkinum ið her býr tað er meir inntøkur sum landið ferð at fáa frá alivinnuni eiga tí at fara ot lætta um hjá teimum lág og miðalløntu í føroyum og hetta er nakað sum samgongan vil arbeiða fyri og vónandi verður tað uppskotið lagt fyri soleiðis at tað tann skattalættin kann fáa gildi til komandi ár kommunurnar verða sjálvandi eisini raktar av tí sum bæði í hesum uppskotum og eisini tí sum sum samgongan arbeiðir við við tað at mann fer minni av partafelagsskapinum og tað sum mann til einoghvørja tíð vil tryggja og tað sum samgongan vil tryggja tað er at kommunurnar verða hildnar skaðaleysar fyri tað tap ið stendst av partafelagsskatpinum ið tær missa kommunurnar standa í dag fyri stórum parti av føroyska vælferðarsamfelagnum tað vil siga at tað er hava ábyrgdina av okkara gomlu av okkara børnum og serliga verða tað kommunurnar sum tað rakar tá ið arbeiðsvikan skal styttast og lønarhækkan skal gevast tí verða okur eisini at geva kommununum ein størri part av tøkugjaldinum og tað talið kemur nokk at stinga eitt sindur millum ja millum kanska tjúgu og fjøruti milliónir og alt annað upp á ka prísnir á altjóða marknaðin færir at verða at føroyska alivinna kann vera við til at lyfta føroyska vælferðarsamfelagið kann eisini síggjast sum ein sóskinssøga fyri føroyska æling við tað at hetta her er eitt slag av wwxbloti og tað haldi eg at alivinnan eisini er øgiliga stolt av og eisini vilja vil verða viðvirkandi til harra formaður eitt sum eg haldi er ógvuligani gott við tí útmelding frá landsstýrinum tað er at ein stórur partur sum allíkavæl er stórur sont tað bara er eitt prosent av tøkugjaldunum ferð til gransking soleiðis at nakað kemur aftur til alivinna millum annað tað at mann nú hevur ætlanir um at ala til haus og at fyribyrgja laksalús og at mann eisini hevur framtíðar perspektivi fyri eygað í mun til í mun til menningina av føroyskari alivinnuni vit eiga framhaldandi at granskað í teimum lívfrøðiligu viðurskiftunum sum føroyska aling hevur havt á føroysku firðirnar og menna nýggja vitan og tøkni til tess at finna nýggjar og burðardyggar leiðir fyri føroyska aling at tøkugjaldið hækkar skal tí ikki merkja at okur ikki ynskja alivinnuna væl vit ynskja at hon alsamt mennis seg og tí er tað eisini gott at ein partur av tøkugjaldinum kann fara til nýmenning soleiðis at føroysk æling hevur lívlagað nógv ár fram í tíðina harra formaður hetta uppskotið er eitt uppskot frá sambandsflokkinum og samgongan kemur við sínum uppskotu sum kemur til viðgerðar allarhelst longru í komandi viku og nú hevur tað verið róð framum at fáa eina semju um um hetta málið og tað velsteitt sindur um hvussu í masera upp á viðurskiftini okur halda at tað er rætt og rímiligt at tað verður tikið eitt hægri gjald frá alivinnuni tí hon kemur ikki at merkja sviðjan av tí men tað ger kanska ha tað føroyska fólkið vistu vit ikki taka og gera og taka rættar avgerðir í so máta so vónandi kann sambandsflokkurin eisini flyta seg eitt vet soleiðis at okur kunna fáa eina semju um hetta og tað fara okur so at vita um tað ber til tá ið málið kemur so lagt og at okur fáa tað til viðgerðar í vinnunevndini takk fyri harra ja takk so eru tað viðmerkingar taðn fyrsta tað er árni skoli ger sovæl fyri harra formaður tað er rætt ov rímiligt at alivinnan skal betala eitt tøkugjald sigur røðaran eg fari at spyrja røðaran hvussu nógv er tað rímiligt at alivinnan hvussu stóran part av sínum yvirskoti er tað rímiligt og nú eg kann vera ordiliga spesifikkur hvussu stóran part er tað rímiligt at tey betala sínum yvirskoti aftaná skatt
tað vil siga hvussu hvat er ein rímiligur partur eftir áskoðanini hjá r
boðarin av hvat ein ælifyritøka skal betala aftaná av tí sum hevur eftir aftaná skalt í tøkugjaldi takk fyri ja takk so er tað anikuolsen sum skal sleppa at svara hasi spurninginujai harra formaður tað fer ogni skoli sjálvsagt at síggja tá ið uppskotið verður lagt fyri tingi tann stigin sum samgongan arbeiðir við er eitt sindur longri enn hesum stigum sum millum annað fólkaflokkurin eisini hevur verið við til at at stuðla tykur ætlað jú at leggja tað fram fyri løgtingið áðrenn løgtingsval varð útskrivað men tað er rætt at gjaldið verður eitt sindur hægri enn tað liggur í verandi uppskoti og tað er so tað ero
er tað sum okur halda er er rímiligt fyri at æla á føroysku
fyrinum sum er frammi í hjárættur fram um so ræðiliga nógv onnur og mann skal minnast til at tá ið altjóða prísurin er høgur jamen so fer alivinnan eisini meira í inntøkum so hetta er hetta er alt ein ein ein relativitetspurningur so alivinnan kennar eisini nógv tá ið prísirnar eru høgir og tað er tann yvir vinningurin sum samgongan metir at okur skulu hava ein størri part av ja takk so er ta helgi abramsen sum færein viðmerking ger so vælharra formaður anika olsen sigur at sambansflokkurin er sjávandi vælkomin at flyta av seg og eg vil siga tag er samgongan sanniliga eisini vælkomn at flyta seg yvir móti okkum øh og tá ið tað so verður sagt so tað er sjávandi visti rímiligat í tí at tá tú fært ein fjør at æla á so ringar tú eitt tilfeingisgjald ella gjald fyri tað men tað er ikki so einfalt sum tú havar gjørt til altso tað er ikki allir fyrði sum frá náttúrunarhond eru alufirði tað til dømis sansvág sandsvág er óegnaðt æling men movi hevur brúkt eina rúgvu av pengum fyri at gera hanna
gera vánna egna til aling tað sama
kmást sígja ft vestmannasundur hvar hvar ið hvar í hirnifjørð brúkar ein rúgva av pengum fyri at temja temja streymin so tað ber til at ala har so firðirnir eru ikki ælifyri frá náttúrunarhald allir tað vil siga at at at at tað verður tað er alið fyri teikum sum gera tær til alifyri og eitt annað sum eg eisini hug at nevna til ogna an nevna anika olsen hett her við gransking og og pengar skulu brúkast til gransking alivinnan rindar í dag til ja takk so fær anikaolsen orðið aftur ger sovælja takk fyri harra formaður ja eg hugsi eisini at at alivinnan hevur ásannað tað at mann eisini má flyta seg tað er eisini tí at teir bæði tosa um æling á landi og um mann eisini ætlar at at royna æling til haus at royna og troyta nýggjar møguleikar e og tað haldi er øgiligani skilagott tí at føroysk alivinna er jú alla tíðina í kapping við altjóða fyritøkur og eg haldi at tað er ikki nakað

tær møguleikar sum nú einaferð hava fingið latið upp í hendi men eg haldi tað er rætt at okur um ikki annað veita teimum ein ein stisk í mun til granskingina soleiðis at okur kunna fáa menning í alivinnum eisini til at troyta nýggjar møguleikar heldur enn at bara liggja inni á firðinum í føroyum ja takk fyri og tað næsti at viðmerkja er kærligt her geirson ná má orsaka tað var hann sjoktomsin ger sær sannur men uppskotið á samband stórtjóði framundir at hava ein skattavinningi heldur sum mann kanska ætlar at gera í norra men uppskotið hjá samgonguni sum kemur fyri skjótt har tygur mann atlit
til framleiðslukostnað og byrjar ikki at avroknatøkugjald fyrr eun mann kemur upp um tað og so veksut í stigum kann annikaolsen siga eittsindur hvat hon heldur munin á einum slíkum gjaldi og og
av vinningi tað er nakar munur takk fyri ja takk fyri og so er tað annika olsen aftur ger sovæl ja takk fyri eg haldi ati uppskotið sumsum bleiv lagt fram til aliráðstevnuna tað ljóðar øgiliga tilfarlátuligt men eg haldi allíkavæl hetta uppskotið er meira rættvíst sum bæði tekur hædd fyri prísinum á altjóðan marknaðin men eisini í mun til framleiðslukostnaðin sum er hóast nógv betur hetta uppskotið har ið har ið tað er annað upp á hvussu i hvussu líkindini eru fyri at fáa ein góðan prís úti á marknaðinum eru avgerandi fyri hvat ið
baler sigitøkunar rinda eg er ikki serliga stórir forsprákari fyri
at hava eina skipan sum mann hevur í norra við skatt av vinnugi altso við partafelagsskatti so eg haldi at hennara uppskotið hetta uppskotið sum okkurt hava bæði frá sambandsflokkinum og frá samgongd er eitt nógv betri uppskot og nógv meira rímiligt og rættvíst á nógvar mátar og sum aliv fyritøkurnar til ein og hvørja tíð kunna laga seg eftir alt annað upp á prís og alt annað upp á framleiðisdokostina so eg haldi heldur at norðmenn áttu at hugt eftir okkara skipan heldur enn at okur hyggja eftir teirra takk fyri ja takk fyri og nú koma vit so til karlok hargarður tráðn ger so væl takk fyri frú burturvina ja til viðgera í dag er løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um loyvisgjald á alivinnuna broytingar í tøkukjaldum hvat haldi eg um hettar og fyri at svara hesum havi eg sett mær sjálvu nakrar spurningar og royni at svara har eftir
fær mann nokk inn ella tekur mann ov nógv við hesum altso við tí uppskotinum sum sambandsflokkurin
k ella fram fyri meg er tað ikki ein spurningur um um mann tekur nokk ella tekur for lítið tað er meira spurningurin um at krevja inn tað sum er rætt og rímiligt tí hevði tað verið ynskiligt at mann visti hvat tilfeingisrentan er ella sum tað nokkur rættari vinningur var so kundu í løgtinginum havt ein ideoloogiskan ideologiska logiskt orðaskifti um hvar vit skuldu seta skatta prosentið á hendan yvirnomala vinningin eins og vit hava ta diskussiónina tá ið tað kemur til persónslønarskattin er tað tíggju tjúgu tretivu fjøruti og hálvtrýss prosent ella v tað ogtað er eisini tað sum landsbankin mælir tilat landsstýrið við støði í roknisskapi ger útrokningar av hvussu stór henda tilfeingisrentan er og á tann hátt fæst betri yvirlit yvir hvussu stóran part av tilfeingisrentuni man tekur inn ella til dømis við stiganum í hesum uppskotunum hjá sambandsflokkinum hvussu stórt partur av tí yvirnormala vinninginum liggur eftir hjá vinnuni í dag er tað meir ella minni so at vit rætta fingurin upp og siga øh vit seta eitt gjald á og hopa at tað er tað rætta framekostnaðurin er ein týðandi partur av útrokningar grundarlagið fyri at finna ta yvirnormala avkasti men landsbankin meti at tað hevðivrið rætt og rímiligt at landsstýrið setti krøv til loyvishavararnar at teir fyri teirra alibrúk á firium lótu inn eitt rokniskáp fyri hetta virksemið fyri seg soleiðis at tað var greitt hvat eigur hvat greitt hvussu u verður roknað fram hvat tilfeingisrentan er eg meini eisini at alivinnan átti at verið áhugað í hesum at alt var so gjøgnumskigt sum møguligt so tað ikki einaferð í framtíðini ella kanska nú eru politikarar politikarar til valdið sum vilja ella mugu brúka øgiliga nógvar pengar og gera ein stiga sum er nógv nógv brattari enn hesin uttan at kunna síggja hvussu nógv prosent man tekur inn av tí yvirnormala og hvussu nógv liggur eftir hjá vinnuni men ja tað er rætt og rímiligt at alivinnan betalar fyri sín framvíggjarrætt at nakrir av pengunum sum tær tjena upp á henda fremmyggjar rætt fellur aftur til landið og fólki og serliga tá tað gangur væl sum nú og fyri at hava nakað at standa ímóti við og sjálvandi skal hetta inn í búskapargrunnin so nógv sum møguligt vissi eg sleppi at bestemma inn í búskapargrunnin og ikki d rekta út í samfelagið var á samgongufundi í gjár har fíggjarkarmarnir vórðu umrøttur men puh vit hava eina gvaldiga útfording fyri framman alivinnan má eisini vera áhugað í at vit langt inn vónandi óendaliga inn í framtíðina hava eitt væl útbúgvi væl útbygt væl viðlíka hildið vælferðarsampoyan og tí mugu tær gjalda eisini hvat haldi eg sjálvur um stigan ella trappurnar ja eg kann gott fylgja alivinnuni tá hon førir fram at tað kann geva útfing upp á nógvar milliónir um prísurin liggur beint hsvegin ella beint hinumegin natri so um tað gagnar alivinnuni so kunnu vit gott gjørt nøkur lægri trin og tættaritrin ella sum onkur før fram kanska bara eina linju men hin vegin tá tilfeingigjaldið verður roknað út frá einum mánaligum spotnprísi og nú kanska ein hvartli framleiðsluprísi so er tað ógvuliga ógvuliga ósannlíkt at mann altíð liggur skeivimeðna eitt oyra skeivimenna so mann mán aktivera tað næsta tvil

hetta stoppa ella bremsa íløguhugunum hjá alivinnuni

um vit samanlíkna uppskotið hjá sambandsflokkinum við tað at uppskotið sum samgongan kemur við so eru øgiliga nógvar líkaheitir í tí trý tey fyrstu triðinini eru akkurát líka og helvtina av tí fjórða og so taka vit hetta uppskotið hjá sambandsflokkinum og rokna aftureftir til tvey túsund og tjúgu og tvey túsund og einogtjúgu tá prísini vóru lágir so hevði hettaa roknistykki hesin stigin giv gjørt tað at eitt staðmundrað og hálvfjerðs og fýrs milliónir lógu eftir hjá alivinnuni í ár tjúgu og ár einogtjúgu og taka vit til dømis bakkafrost so vórðu teir ikki bangnir fyri at gera íløgur í tvey túsund og tjúgu tað var nemiliga á sumri á tvey túsund og tjúgu teir teir strektu kjølin til tað nýggja snotiliga skipið bakkaostbakkafrossur sum kom her fyrri ár so sjálvt tá var íløguhugrðin í vinnuni

men hvat skulu vit gera við um tað gevur undirskot hjá fyritøkum at meir virkska laks í føroyum sum teir pástanda hjá við fyrsta eygnakast kann tað virka so og serliga tá ið spottprísurin er høgur á fispol indekstinum at tað kann vera ein veikleiki at brúka fispol inndeksu til at rokna út

og vit mugu ikki gera tað til so a tað verður lukrativari at senda rundan fisk av landinum rundan av landinum heldur enn at virka hann her

er kanska at alifyritøkurnar upplýsa hvat søluprísurin er á teimum virkaðu vørunum hetta eru oftani avtalur sum eru gjørdar langt fram í tíðina og so brúka tað sum útgangspunkt í staðin fyri fiskipul fyri tær vørurnar og tað vil siga at mann kanska hevur tveir staðar ein fyri tað virkaðu og ein fyri tað runda hatta er bara ein tanki eg veit ikkium ta er møguligt sum sagt hevur samgongan borið eitt líknandi uppskot niðan í tingi so nokk kemur til viðgerðar um ikki ega tíð og sum fyrr sagt so eri hesi uppskotini ógvuliga lík trý tey fyrstu træðinini helvtina av tí fjórða hesin stigin stoppa við tretivu krónur yvirskot yvisk spotprís og framleiðslu kostnaður og tann hjá landsstýrinum fjøruti so útkarspunkt fyri eina semju í vinnunevndini haldi eg vera øgiliga góð og tað skylda vit eisini alivinnuni at geva henni eina breiða semju so hon veit hon hevur tryggar karmar at arbeiða sum sagt tað er mín vón at tað lukkast at fáa eina semju í alivinuni takk fyri ja takk fyri og

røðarin sigur at hann metir ikki at íløguhurðin fer at minka hann metir at nakrir av pengunum sum hesar alifyritøkurnar kjena eiga at fella til landið eg fari at royna einaferð afturat og spyrja hvussu nógv heldur røðarin av yvirskotinum
aftaná skatt er tað rætt at landið tekur inn hvussu nógv av tí yvirskotunum
úum sum fyritøkan hevur havt er tað í lagi at landið tekur inn í mesta lagi í mesta lagi hvussu nógv eiga vit at taka inn takk fyri ja gersovælrøðarinakk yrija hatta er ein spurningur sum eg settur fyrr og eg kann gott svara honum men hann sendi fyri fyrst bara fyri mínum egnu rokning altso tá ið snakkar um pensónsskatt so hava líkasum eitt ein gransa er hálvtrýss prosent líkasum tá ið tú tjenar topp topp topp so skalt tú ikki ikki fara upp um hálvtrýss prosent soleiðs føl eg eta og tað vil eg kanska metta upp á ein ana máta ikki samanlukta á tingini men hálvtrýss prosent má
up á eilagnr má tað vera ein grensa og so tey forsjenasta minni so er tað longur gnn
blok niðurja takk fyri og so er tað viðmerking frá bar á steinilsen gerst væl ja takk fyri fólkina tað ljóðar latur háða gott at oyra at samgonguligur er fleiri hava sagt tað og millum annað núverandi framsøgumaður at ja vit mugu hava breiða semjum við tær sum vinnan fær frið at arbeiða og tað er tað sum vinnan hevur spurt eftir mong ára so tað teknar gott og tað krevur so nakað av báðum pørtum tað vil eg siga vit sambandsflokkur sum lagt uppskotið fram flytur seg nakað og at samgonga flytur seg nakað ikki bara einvegin saman tí so er tað ikki ein breið semja
eitt annað sum framsumaðurin har karla tærgason var inni á tað hevur
kpargrunninum tað bleiv ein semja gjørd í undanundanfarnu samgongu har sambandsflokur var við til at siga at áseta at búskapargrunn skuldi fara tilfeingisinntøkur tøkugjaldið frá alivinnuni tilfeingisskatti frá fiskivinnuni og vissu undirskotið var tvey hundrað milliónir upp til tvey hundrað skuldi tjúgu prosent fara í búskapargrunn og var tað omanfyri so vórð tð hálvtrýss prosent visu vit halda fast við ta avtaluna so betí itað altso at av hesin her fimm hundrað milliónunum frá alivinnuni í ja takk fyri ogo er tað karlott hergarsontakk fyri øh eg meini at tað sendir úsí lógini í búskaparrunir at hundrað og hálvtrýss milliónir av sovorðnum yvirtøkum fara inna eina eina fíggjarlógina og hitt skal í búskapargrunn hjá mær kundi kundue nógv minni fari ftd rektina á fíggjarlógina og serliga og serliga nú tá ið mann er við hesi laggávuni ella tað sum sum sum landsstýri kemur við at at kanska hálvtrýss milliónir av tí fara út í kommunurnar sum man íminst a roknað tvær hálvtrýss
frá teimum hundrað og hálvtrýss so bara hundrað foríurnar inn á har og áramálið í evu
búgjaralda í búskaparrunnumu mug gott verur longri enn sjey ár tí har vit skulu støðla pengarnar tíverri tíðir takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er hansjakup thomsengersvætakk fyri frú forkvina okur viðgera uppskotið frá sambandsflokkin um tøkugjød karin e lenu ul tveit moh professari sum var forkvinna í nevndini sum gjørdi tilmæli um tøkugjøld til norsku norska stórstingið hevur sagt soleiðis um tøkugjøld í endurgeva við formansforkvinnurnarloyvi
ger so væl tøkugjald er týdningarmiklari enn bara skattur
tað snýr seg um prinsippið um hvussu okur umsita okra felags virtðir eg eri stúrin fyri at um okur víkja frá hesum prinsippum so óokur eita heilt annað samfelag og tað er eitt samfelag eg ikki ynski mær endurgevingenda kjakið og viðgerðin av tilfeingisgentuni fóru at spora hini beinanvegin tá ið tilfeingisgenta bleiv eitt hugtak sum var kent millum føroyingar eg má nokk tíverri staðfesta at enn eru rættiliga nógvir føroyingar sum eg fyrsta fer
ikki skilja hvat renta er ella í øðrum førum ikki vilja viðurkenna at tilfeingisgenta yvirhøvur er til frú forkvina ímynda tær at tað vóru tvey gullnám í føroyum í tí eina náminum lá gullið beint undir svørunum og kundi verið tikið upp viðeitt sindur av krúti og einari gravkúgvu meðan gulli í hinum náminum lá langt niðuri upbá saltflogunum og kravdi í øgiligari íløgur bara fyri at koma í hond av tí munurin á hvussu nógv tev kostað at útfunnið gullið í hesum báðum námunum er rímiliga lættur at fára eyga á tá gullprísurin verður ásettur á altjóða marknaðinum vildi eigararnir á rættindinum at útvinna gulli fingu finguð sama prís fyri tirr a gull men munurin á vinninginum hevði verið øgiliga stórur bara tí at náttúran hevði lagað tað soleiðis til eg rokni við at flestu føroyingar vildu meinta at ið slíkt dømi hevði verið órættvíst upp á fleiri mátar fyri tað fyrsti tað órímiligt at tað fyritøka skal tjena so nógvar pengar fyri so lítlar íløgur og fyri tað næsta er tað órímiligt at okur øll í áttu gulli o jørðini ikki fáa ágóðan av gullinum og hvussu lætt atkomuligt tað var okur kunna so ímynda okum hvussu nógva orku hendan ovurríka fyritøkan hevð viljað brúkt upp á at varðveitt rættin til hetta lætt atomliga gulli frú forkvina nú er hetta sjálvandi ein íspotnan mynd men hetta er júst tað prinsippið er í galdandi í alivinnuni føroyska náttúran er høvuðstátturin í væleytnaði alivinnuni føroyski firðirnir eru munandi betri at ala laksvík enn til dømis norskiferðir í stóru tølum verður vanliga sagt at noryska alivinnan er fimtan ferðirnar so stór sum tann føroyska í vavu meðan hon er tíggju ferðirnar so stórir fíggjarliga tað vil siga at føroyska alivinnan fer nógv meiri burtur úr alingini tað noroyska ein stórur partur av hesum mununum er at føroyska náttúran er betri egnaði tað noroyska ella sum okur ímyndaði okum um gullnámini gullið er nógv bíligari at útvinna tí náttúran hevur tillagað tað soleiðis í veruleikanum er laksur og nógv bíligari at framleiða tí náttúran hevur tillagað tað soleiðis nú skal eg ikki taka nakað frá føroysku alivinnuni ið helst er einastandandi dugnalig íløgurnar eru so vitt weit eisini væl størri enn í norðresku alivinnuni so tað er ikki talan um at tey tjena pengar fyri einki til dømis megna føroysku alivinnan at seta at seta nógv størri spolt á sjógv og harvið betra munandi um úrslitið men at ho skal vera ímillum fimmogtretivuog áttaogfjøruti prosent dugnaligari enn tann noroska kundi hugsað mær sær prógv fyri tað er í øllum førum ein munur er ongantíð seddir í nakrari aðrari vinnu um tilfeingisgentan verður tikin fyri rættindini nei orsaka um tilfeingisgentan varð tikin fyri rættindini ati útvena gulli høvdu okur øll fingið ágóðan á náttúruni og vinningunum av náttúruni orsaka og vinningurin í fyritøkunm hevði verið bara verið orsakað av dugnaskapi og teimum og teimum meira enn valluntur karni leniuld vet mo segði eisini á ráðstevuni við løkjum at politiska tilgongdum verður torboderað av sterku vinnuni og teirra lopiistum frú forkvina so hvørt sum hugtakið tilfeingisgenta hevur festsið í føroysku hugmyndina hava tey flestu viðurkent at t er neyðugt at innkrevja nakað av hesi tilfeingisrntuni men tá politiska skipanin vil hækka tøkugjaldið set tað meira út sum at er fari at avmarka skaðan við at lyrka ett eitt sindur uppeftir kann mann keypa frið í eina tíð sum útgangsstøði haldi eg at okur eiga at taka alla tilfeingisrentuna tí tað ereitt virði okur øll eiga í felag og tí tað javnstillar kappingin í vinnuni at stuðla vinnuni tað er eitt heilt annað kjak takk fyri ja takk fyri og tað er ein viðmerking út salinum erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina øeg meini tað ikki so lan síðan eg hoyrdi ein føroying sum arbeiðir í norsku alivinnuni siga at nú var framleiðslukostnaðurin á á norskumlaksi blivin umleið hálvtrýss norskar krónur sum eru øgiliga høgt siga teir tað svarar so til eini umleið fimmogtretivu krónur í føroyskum í øoyí føroyskum krónum meðan okur hava ein ramleiðslukosnaði her sum sum eitur níggjuogtretivu krónur hann hevi kanska eitt sindur minni tað tað skal eg ikki siga enn níggjuogtretivu kanska einar sjeyogtretivu men tað vil sia a framleiðslu
kostnaðurin er faktiskt nokk so nokk so líkur visti tey tølini sum sum viðkomandi var fram í milum annaðí dær og viku segði so so grundarlagið sum hansjaku homsen sigur at her eru viðurskiftini so sou sum nógv betur enn tey norsku út frá tí altso útsygnini so er so líkist framleiðslukostnaðurin øgiliga nógv ja takk fyri og so er tað røðarin aftur hansjaku thomsennú veit eg ikki hvønn erard joensen he tosað við men eg kann so tað góngasty í tølini hjá ragnar støðleið sum er ráðgeving í alivinnuni hann hevði framløgu á ráðstevnuni við løkjum og har hevði hann nøkur yvirlit yvir yvirvinninginum í føroysku alivinnuni og har vísti hann á tøl ebit fyri tey seinastu árini fram til tveytúsun og teyogtjúgu og har havi veg roknað munum og har er ein stórur munur á vinninginum perkilo
á føroysku ferðunum og lhar vinnugurin eru millum tey fimmogtretivu og áttaogfjøruti prosentini sum er nevndi
takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða taðer landsstýrismaðurin í vinnumálnum høgni hoydalfrú forkvinna tað er í sjálvum sera áhugavert at vit viðgera eitt uppskot um tøkugjald í alivinnuni sum sambansflokkrin er lagt fram meðan landsstýrið oð hevur sent eta uppskot niðanum tingi sum verður lagt fram skjótt og sum
fær viðgerð innan fyri rímiliga tíð og eg haldi eisini orðaskiftið hevur verið gott og vísir at haldi eg at orðaskiftið um hesi viðurskiftini fer inn í allar flokkar um mann viðger nøkulunda somu atlit til hvat endamálið er við hesum og eg skal litt
at at samgonguflokkarnir og undirritaðir eru eru heilt samd um tað hugsjanarliga virðisliga grundarlagið men men eg hugsaði ikki langt frá altso hvat er orsøkin til at vit viðgera í hesum førnum tøkugjald kali oholm johannesen og undanfarni løgmaður var inni á tí fyrr í dag hvussu hvussu nógv er hent í veruleikanum uppá eg fekk og siga tvey túsund síðan tvey túsnd og har ið tað kostaði samgonguslit og mann mátti hava eina minnilutasamgongu fyri høvur at fáa nøkur gjøld inn fyri eg vil ikki kalla tað fyri tilfeingisrentuna tí at eg skal próva pritisera tað men fyri fyri frammeggjarættin at fáa atgongd til at avmarka náttúrutilfeingið sum vit øll eiga s so langt kann mann siga at taðer eitt felags men tað er stórur munur haldi eg á fiskivinnu og alivinnu av tí at fiskivinnan eg skal mann siga taitt indur populert fiskivinnan tað er nátúrutilfeingi sum náttúran eravharraskapar sum tú fært atgongd av at troyta meðanalivinnan er ein framleiðsluvinna sum nýtir okkara firðir og okkara náttúrugivnu umstøður og sum er avmarkað í øgiliga stóran mun soleiðis at tað gevur eina serligan framíhjarrætt sum hevur eitt øgiliga stórt virði eisini tá tú hevur dugnaligur fólk sum fáa mest møguligt burturúr og eisini tá tú hevur eitt virði sum á heimsmarknaðinum veksur men hugsa um tatkrundarlaga undir hví vit taka hesi gjøldini tað er har vóna at vit kunnu semjast eisini taðy ikki vist men men tað er at eg haldi ta ttað tað er vaksin ein semja um tað at til tess at vit í hesum landi og onnur lond kunnu vónandi gera tað sama kunnu skapa eitt gott samfelag fyri øll sum byggjir á samhaldsfesti og at vit øll eiga náttúruríkidømi og teir møguleikar sum eru í landinum so skal ein størri partur av fíggingini av okkara felags vælferð og livirkorinum og umstøðunum og virkistreytunum hjá okkara fólki í landinum skal í størri mun fíggjast av at tann serlig vinningur sum tað gevur at fáa framvíkjarrætt til eina va náttúrutilfeingi skal gjalda inn í felagskassan við tí endamáli sum hendan samgongan hv tað er at fáa gjørt ein skattaláta til lág um miðalønt sum bæði bæði bøtur um virkismøguleikarnar og umstøðurnar hjá vanligum fólki men eisini átti at verð ein kappingarfurður fyri allar fyri kappingarfyrimunir fyri allar aðrar vinnur so hetta eisini vinupolitiskt soleiðis at tær kunnu hvussu fáa at fáa ein en fáa betri umstøður tíat munir millum vinnurnir í føroyum er stór tær vinnurnar sum hava tað framhygjarrættin hava serligar umstøður meðan aðrar vinnur mugu jú hvønn morgun tey vakna fara út og kappast ein marknaði og hava ongar sokallaðar tryggar karmar í sum vit ofta brúka tá ið vit tosa um vinnupolitikk so endamálið er at í størri mun skal hetta gjaldið fíggja eitt vælferðarsamfelag sum biggir á samhandsfestu at vit øll hava somu rættindi at vera her og vit øll eiga eina felags ogn sum er okkum givin og er taðikki ein av standandi av vit búgva at vit búgva her mitt í norðatlantshavi og hava møguleikan fyri at brúka tær náttúrukeldur vit hava burðardygt eg haldi øll myndina av føroyum sum vit hava verið so von við at vit í einum útjaðari ella ein partur av danska ríkinum og skal ikki prookera sambandsflokkini men men vit liggja mitt í verðini fyri at og serliga við tí sum hendir í heiminum í dag har øll heimsmálini hjá st allur heimurin skíggjar eftir náttúruburðardyggum loysnum eftir eftir heilsugóðum matvørum og eftir at vit megna at troyta hetta náttúrutilfeingið burðardygt og tað haldi eg í royndi vera at alivinnan hevur prógvað við teira longu søgu ella nei ikki so longu søgu í í áramáli sum hon hevur taðer faktstað stutt áramál við teimum broytingum sum eru gjørdar har vinnan eisini tikið undir við at vit hava ógvuliga strangar reglur fyri fyri frá myndugleikunum fyri hvussu ið hvussu ið mann kann virka soleiðis at it ikki troyta náttúruna ja ella og troyt annað hog alt tað ið í sameining hevur gjørt at vit hav fingið eina alivinnu sum kastar øliga og so koma vit til uppskotini og tað kunu vera nógvir mátar at fáa tað gjaldið inn uppá sum eisini havaviðgjørt eina ráðstevnu herfyri men uppskot hjá sambandsflokkinum sum sum samgongan hevur bygt víðari á tað sigu eg rætt og slætt tað fínt lat okkum gera eina skipan sum sum byggir á at tær fyritøkurnar sum gera íløgur og sum gera tað arbeiðið hvønn dag líka frá ja so at siga at rognin kemur í eyga til at vit taka laksin og serj han heimsmarknaðin við siga

fyri at selja kilolaksur sum kann variera og so er ósemji um hvussu hógst skal gjaldið verða eg haldi surhetta uppskotið hjá hjá sambandsflokkinum hevur nøkur stig afturat eg haldi ikki at tað tekur tann rættvísa og rímliga partin inn til samfelagið av tí serliga eyka virðini sum tú hevur at fáa frammíggjárrættir og tí er er uppskoti hjá samgonguni hevur tað fleiri stig og er meira stigvaksandi serliga tá ið lægsa prísurin er høgur meðan tá vit eru um framleiðslukostnaðin og beint omanfyri ann toyrir tey rættiliga lík

tað sum som munurin er á upskuldi hjá sambandsfáskinum tí hjá samgonguni tað er at vit hava so eisini sett inn ati at eitt ávíst prosentpartur av tøkugjaldinum skal fara til kommunurnar tað saman hav vit sskuldu upp fyri veiðugjaldið aftur við sama endamálið at hetta er ein fígging til í staðin fyri at tey bara tann vanligi løntakarin tað arbeiðandi fólkið sum rindar næsta væl vælferðarsamfelagi so skal hetta her rinda í størri mun sum vit kunnu lyfta lønirnar hjá fólki og umsorgararnar og vælferðarstørvum kunnu lækka skattin og eisini minka ella stytta um arbeiðsvikuna tað er endamál og eg haldi at vit eiga atkunna t røkka tí eisin viðtí orðaskiftinum sum eg havi hoyrt her í dag og vit koma sjálvandi a øog anika olsen nevndi jú eisini hetta at vit hava so eisini okkara uppskot í ásetta ta ein ávísir prosentpartur eiga at fara beinleiðis til almenna gransking í burðardyggari alivinnu tað haldi eg at at vinnan tekur væl ímótir tí at fortreytin fyri tí fyri einum framhaldandi vøkstri og burðardyggum vøkstri í alivinnuni eru eisinihat vit alla tíðina hava gransking og myndugleikar og og fólk sum allar tín at kanna tæir møguleikar og kanna avleiðingarnar av at vit í í alivinu og laksaælingin í føroyumi hava fingið eina ein monu kolitur í veruleikanum inni á firðinum hog tað áttu vit eisini at brúkt nógva orku upp á at kanna tær vistfrøðiligu avleiðingarnar av tí og annars grundarlagið fyri sum aniku olsen segði fyri at fara longri út á hav og fyri at fáa betri lúsarkontrol og alt tað sum har til hoyrir sum er ein týdningarmikil partur fyri alivinnan kann vera sum eg haldi hon er heimsins fremsta bæði í avkasti men eisini í tí rætta legging og íløgum og lat meg taka íløgupartin e haldi leiri a vegini á tí altso við at taka framleiðskostnaðin tað eru bæði tá ið bæði starvsfólkakostnaðir allir aðrir kostnaðir og avskrivingar við og eg fari iki at skeldast við alivinnun her eg rokni ið tei halda tað uppskotið hjá sambandi er forhøgt men lat megr at siga at tað at tær stóru íløgurara alivinan hevur gjørt síðstu árini hon hevur bygt av ta gomlu skipanina har stigini vóru fá men har har framleðskostaðin var minni so hevði hendan skipanin sum sambandsvákgu skýtur upp ella tann sum samgongan skjýtur upp verið í gildi í tvey túsund og nítjan og tjúgu so høvdu ali fyri tykumhat betalt og tað eldi jú ikki til hóast gjaldið var hægri tað eldi júg ikki til at teir ikki gjørdu størri íløgur jú mann kann mann kann gott seta soleiðis upp sjálvt um mann skal ansa eftir tí men men tað er ríkiligur tað er ríkiligur møguleikar fyri íløgum og eg keypi ikki heilt argumentir við at íløgurnar skulu vera fullkomiliga sjálvfíggjandi bara av yvirskotunum altso íløganar hjá alivinuni kuldu eisini verða bygdar á at tú rindar tæir aftur yvir nøkur ár sum ein vanlig fyritøkagerð so eg haldi ikki at vit á nakran hátt nærkast í morkinum slettist ikki bara fyri at slova tað fast so er tað nøkur lítir eitt er hetta rnær verður ramleiðslukostnaðurin ásettur og eg hoyrdi erhard joensen haldi eg segði í breddanum at hann helt ikkitað bar til at áseta tað til dømis kart árliga ella har fjórðans ár ella hálvárliga men tað vit so skoti upp og hava eisini avrátt við og tosað við við serfrøðingar og alvina hvussu hvussu tað kann gerast fyrði at fáa sær treytir fyri hvørjar upplýsinri skuldu hava inn feri at kunna gera tað øh so tað vil egv gjarna møta tí tí tí kravinum verri er at møta hinum hinum argumentunum su hevur verið ímóti uppskotunum báðum ella kanska serliga tá afárá tað verahægri upi á stigani hjá samgonguni tað er at alivinnan í føroyum eisini hevur í størri mun gjørt lidnar vørur tað vil siga tá gera tey ofta langtíðar kontraktir fyri ein ávísan prís og nú rokur prísirin á heimsmarain vrð heilan lags upp um tað tað er so ein generellur trupulleiki sum einki hevur tøkugjldi at gera men sjálvandi ger tøkugjaldið at margan og skiftsalopi kann blíva verri tá ið tað gjaldið hækkar sær í teimum hægru løgunum tað tað skilja g væl eg veitikki um mann kann loysa tað ella um mann skansa eftirmarki við eina snuskipan men men men harhar hava vit sagt ja vist manskan diskutera tað so mugu vit eisini fáa tær reellu prísirnar sum tann føroyska alivinnan fær fyri útflutningin á heilumlaksi í mun til tey lidnu produktini so kunu it hyggja uppá um mannkann gera taimum tað náa vit neyvan at gera í hesum umfari orsøkin til at vit halda a tað er neyðugt at fáa tað avgreitt nú eisini áðrenn mann skal fremja skattalátta næsta ár og lønarligt tað er týdningarmikið at fáa fíggingina til tað sum vit gera í politikki upp á pláss og tað vóna at vit fáa áðrenn tingin fer heim frú forkvinna um ikki so langa

fyri og so er tað ein viðmerking út í salinum til bárasteinielsen gerso væl ja takk frú forkvina tað er soleiðis at atta prinsippið íð tøkugjald berð knasett í tvey túsund og fjúrtan við tí samgongu sum tá sat við sambandsflokkinum odda og síðani hevur mann skrúva upp á tær nakrar ferðirnar og nú haldi eg tað er triðju ferð ella fjórðu ferð um mann aftur skrúvar upp á tað og tað er sjálvandi bara ein veg tað er men tá høgni hoydal snakkar um breiðar semjur tað havi eg so roynt hvørja ferðina vi hesun uppskotinum og eg haldi ongantíðnarat samgonga andstóðast hevði samanu heitta fyrr men er høgni
til reiðar at gera nakrar broytingar í stiganum tí at sambandsokkum hevur sjálvum lagt sítt uppskot fram
ja vit eru við upp á at gera nakrar tillagingar men vit halda allíkavæl at samgongan skrúva dekan ov høgt og deka ov nógv og kanska hevur ov nógvar stigar inni óneyðugar stigar sum ger kanska at ja tað blívur for nógv hopp upp eftir á vegnum men er høgni hoydal við upp á at samgongan kann broyta sítt uppskot so tað nærkast uppskotin hjá sambandsflokkinum og sambandsflokin broytingssíðt hel tað nærska uppskot hjá samgonguni er so ein semja millum tíðin er farin ger so væl høgni hoydal ja eg skal ikki fara inn á søguna at at at eg haldi grundleggjandi at tað at tað e hevur nógv tað besta um vit megna og føroyk politskuskipanin at gera breiðar semjur um so týdningarmikið ting sum hettar sum er ein broyting í at hesi gjøldini skulu fíggja munandi meira vælferðini og nú havuðis eit tikið kommunurnar og alt tað við og eg havi roynt tað fleiri ferð í undanfarumundanffarnum vælskeiðum brúkt fleiri mánaðirupp á at samráðast við ávísar flokkar og tá
eydnaðist so ikki tí mann síðstu løtu ikki ikki vildi tað so taðer tað mark ja eg haldi a vit skulu vit kldu ansa eftir við
fara nógv niður ír gjøldunum í mun tiltað sum vit hava skoti upp men men sjálvandi skuvit royna tað a taðvar eisin sagt haldið í viðmerkinum tað uppskotið sum kemur fram at sjálvandi skulu vit royna tað men sjálvandi til a mark og eg var vónai ikki at upliva tað sama sum vit hava roynt áður at fáa eina semju har mann har mann er samdur og mann blagast tilhvønn annan og flytið seg fleiri ferði og so til enda tá mann kemur fram til at skula leggjast fram so so er flokkaririkki við kortini so høvdu vit so høvdu vit kunna gjørt tað so hevði tað sjálvandi so heur tað sjávandi altíð verið málið hjá okkum at vit kundnu gera at vit kunnu gera varat skuldu kallasað fyri varandi semjur um so týdningarmikið mál sum hetta og annars skal siga tað at tað var meðan sjóveldsflokkurin varð stuðul hjá sambansflokkini minnlátassamgonguni eftir gjøldini virhøvu ei komi inn annars hav tey aldrin komin tí høldu aldrin komið fólkaflokkin langt síðani roymdil teíitíðin er farin takk fyri og tann næsti at røða er erling eidesgaardgesætakk fyri frú forkvinna náttúruríkidømi
skal koma øllum føroyingum til góðar og okur skulu liva av okra egnu virðum heldur enn av skatti frá vaskikonuni á nørðbrúgv føroyska laksaælingin er ein sólskinssøga fyri partaeigararnar hon skapar nógv arbeiðspláss og er ein stórur partur av føroyska útflutninginum men er hon ein sólskinssøga
fyri alt tað føroyska samfelagið fyrinur verða leigaðir út fyri lítið og lætt tí meðan alivinnan í tvey túsund og einogtjúgu til dømis seldi laks fyri tætt við sjey milliardir sjey túsund milliónir so rindaði hon einans hundrað og seksoghálvfems milliónir í tøkugjaldi umleið tríggjar hundraðpartar góðskan er høg á laksnum søluprísurin somuleiðis og avlopið er metstórt fyritøkurnar sum ala í føroyum eru best í heiminum í so máta ein komma ein milliard lá eftir eftir skatt á botnlinjunum í teimum trimum alifyritøkunum í tvey túsund og einogtjúgu og bara bakkafrost hevði í fjør eina komma sjey milliard eftir á botnlinjuni og tað er gott og tað er gleðiligt at tað gongust væl fyritøkurnar og starvsfólkini hava uppiborið rós fyri hetta men prísurin fyri náttúruna og samfelagið annars er høvur laksaælingin hevur lagt seg á flestu firðir og avmarkar nógv annað virksemi hon fer illa við náttúruni og avleiðingarnar eru ógvusligar laksur sum sleppur kemur í blandi við villalaks seigur er ikki etandi longur og ein stórur partur av uppsastovnunum gongur í aliringunum bara fyri at nevna nøkur dømur nakað prýði er alivinnan heldur ikki at meginparturin av ognarskapinum í alivinnuni umleið hálvfjerðs prosent er á útlendskum hondum ger ikki áðurnevndur vansar lættari at liva við tí størsti parturin av vinninginum fer á landinum fyri ikki at gera hitdinfjørt órætt so skal eg nevna at tað felagið er eitt undantak tað er hundrað prosent føroyskt men her liggur í heila tikið lítið av kapitalprofittunum eftir í føroyum okur leggja arbeiðsorku og okur leggja náttúru til sum eitt annað menningarland okur skulu tryggja okum at alivinnan er skynsom og burðardygg og okur skula áseta eitt rýmiligt leigugjald fyri firðurnar hesar inntøkur skulu koma bæði landskassa og kommunum til góðar tí í lokalu økinum liggur nevniliga einki eftir í dag ikki nógv meira enn tað sum drussar undan aluringunum okur ætla at seta gjaldið fyri fiðurnar upp og tað ætlaðu undanfarna samgonga eisini at gera uppskotini bæði eri ikki so øgiliga ólík okra hevur ein eitt sindur longri stiga og okur ætla at taka eitt sindur meir tá prísurin verður serliga høgur so eg havi vónir um at tað fer at bera til at finna eina semju eina breiða semju tað hevði verið til gagns fyri bæði samfelagið og fyri vinnuna sjálva ikki minst og her verður ikki talan um nakað háttafall við hesum hesum báðum uppskotunum ella teimum talvunum sum okur hava sæð sigur onkur tað so skulu okur venda ta deyva oygurða til tí hetta er bara ein roynd at prudda prísin niðyur alivinnan er sunnur sterk og búskaparfrøðingar meta at rætta gjaldið er munandi hægri enn í uppskotunum hjá andstøðuni og tí hjá okum so okur eru sanniliga varin og eg ivist ikki í at alivinnan eins og aðrar vinnur í fríari kapping setir ein heiður í at gjalda hvørjum sítt eisini føroyum takk fyri ja takk fyri og tað er ein viðmerking út í salini og tað er bárður astei nielsen ger sovæl takk frú forkvina ja tað er rætt at vit hava sambandsflokkuin hevur í fleiri umførum vi við til at ásetisgjølduni og tillaga gjølduni ogsuvíðari og hava eitt uppskot enda á frammi nú og tað gleðir meg t hoyra her ati umboð fyri tjóðveldi eisini sigr tað vit kunnu møguliga at gera tillagingar í teimum høgu satsunum sum eru løgd afturat men tá tað kemur til tilfeingisgjølda nú hugsi eg altso hvat er eitt tilfeingi nú
er niður um tað ger seg inn á uppboðsstovnini ger seg inná firðirnar á dálkar og soðar og soðar mann kann ikki eta soyin longur og hatta er sum framformaðurin upplýsti her
men mín spurningur er ókey vit skul taka vatnið vit hava nøkur bryggjaríur í føroyum brennaríir vónandi gongur tað øgiliga væl hjá teimum vistaðini fáa skapt eitt øgiliga stórt virði burtur úr hesun her fantastiska vatni sum vita í føroyum skal tað so áleggjast eisini eitt eyka tilfeingisgjalderlingeidsgaard ger so væltakk fyri stutt og greitt ja takk fyri síðani verðr tað bárður nielsen sum fær orðið ger sovælgjá so era nógvum orðaskifti eg tá mann gemur viðmerkingar tað er so stutt mann fæk ikki tikki fleiri evnir upp ømen eg fekk att greitt svar tað hevði g fyri so at væntað eisini av undanfarna frásøgumanni ella framsøgmannimen
kemur til tøkugjøld
so eru fleiri elementir í tí sum eg haldi mann eigur at hyggja nærri eftir eg haldi landsstýrismenn var nokk so væl inni á tí eisini at her við hvat við meir virkaðum vørum hetta eggjar jú
ikki til tað og tað hava vit tað er eitt av teimum elementunum sum vinnan hevur verið inni og gjørt vart við og so kann maann ikki sum politisk skipan bara at siga ja got
tát er tað ger einki vinnan skal nokk finaút av tí hon kenast nógvar pengar allíkavæl altso vinnan ger tað sum er mest optimalt vissi hon heldur tað vit tjenna meira við at senda heilan laks á landinum so ger hon tað heldur enn at hava eina framleiðslu serliga viðs gjøldini gera tað upp áftir truplar tí eri eg glaður fyri at mann í uppskotinum og undir viðgerðini hevur opnað fyri tí møguleikanum at mann ger einhillara skipan sum til góða sær teir vansanir sum eru íð uppskotinum við hesum her nú beginnur t at blíva eitt høgt gjald tá tú kemur upp at taka tjúgu prosent av vinninginum eg veit væl tá ið brutvinningurin góður men tað svarar altso til at tú tekur tað er ikki bara av vinninginum ta tekur tjúgu prosent av prísinum tað merkir altso at tú tekur fjøruti prosent av vinninginum tí tá er tað dpopp í prísi undir verandi framleiðslukostnaði tí haldi tað eiga vit at hyggja nærri eftir men tað skal iki vra nakan ivi um at sambandsflokkurin er við upp á at gera eina breiða semju vissi tann breiða saman inniber at báðir partar flyta seg og at báðir partar so binda seg til at vinnan fær frið at vinnan fær frið at virka frameftir og ikki næstuferð um skenta eina milliard áh nei nú skulu vit hækka gjaldið aftur tí tað er tað sum vinnan følir seg ótrygva við og vil hava greiðið á frameftir hvat hava vit at fyriahalda okkum til at brúka tøl aftur í átjan og nítjan og samanbera tað við núverandi gjøld sum vit ætla okkum at áseta tað kann mann snøksatykki tað blívur eitt skeivt roknistykki tí framleiðslukostnaðurin í tvey túsund og átjan hann lá kanska um einar tveyogtretivu krónur har áleið kanska fýraogtretivu og nú liggur hann al uppi á fjøruti krónum so tí kann mann ikk far at siga tað og flyta roknistykki aftur og siga við sítt hetta var í gildi í tvey túund og átjan nítjan so hevði tað verið eitt nái eitt lægri gjald til alivinnuna so hvørt sum vit flyta hata uppeftir við tí vøkstrinum sum er í inntøkunum vøksturin sum er í framlegiskosnaðnum so blívur bílatið øðrvísi so vit kunnu ikki brúka tað er tað sama sum onkuntíð vit hava fingið skotið skógvaen av skattalætnin sum við góvu tvey túsund og fýra visti mann setti inn vissi hann visti mann setti hann inn í verandi inntøkugrundarlag í samfelagnum so evði hann kostað fimm hundrað milliónir men tá kostaðihann hundrað milliónir altso taðvil sigat tú kanst ikki brúka nýggjar stagar dagførdar stagar til at útrokna gomul tøl eftir takk frú forkvina takk fyri viðmerkingar tann fyrsta fra hansjaki thomsen ger so væl takk fyri frú forkvina bárðu nielsen sigur at tað kann ávirka hvat alin fyritøkam hava hug at gera við laksum á tøkugjaldið men tað hevur onga ávirkan tøkugjaldið verður tikið áðrenn laksun kemur um keikantun hvat fyritøkunar gera viðhann aftaná er fullkomliga líkamikið um tey hava undirskot yvirskot av tí at tað veljar tey fullkomliga sjálvar tað er betala av laksnum sum kemur upp úr sjónum og fyri tað næsta so tosar han um at gera semjur og kunna møtast han tosa um at møtast á toppinum eg haldi okur kunna gott møtast á botninum tíðligani
tá galdini eru nógr eitt sindur so tað verua lættari hjá teimum tá tykinst eina kenna minni men tey sulu absoli
flutt betala meir tá i tey kenna meir takk fyri bár nielsen ger sovæl ja takk frú forkvinna altso eg havi altíð verið á tí fatan at mann skaláðrenn mann tekur støður lurtað eftir øllum pørtum og ikki bara tí ynskjunum sum vit hava sum samfelagið føroyar hevur um at taka meira inn frá vinnuni mann skal hugsa upp á longri sygt hvat fáa vit sum samfelag mest burturúr og tá vinnan so ferð aftaná ferð aftan ferð ger vart við at nú beginna gjøldini vera so mikið høg at tey merkjast í okkara strategium um hvussu vit skulu hugsa frameftir og tá hansjaku thomsen her sigur tað tað evur einki
ikki at siga fyri meiriviris framleiðis
kina hjá virkjunum visti tú hevur eitt tap av eini meirvirkisframleiðslup á hálvtrýss milliónir og samstundi fært at vita nú her frá løgtinginum at nú skalt tú betala hundrað og hálvtrýss milliónir eyka í skattum av tí gjaldinum sum tað er undirskot á framanundan so hevur tú eina ávirkan jú vinnan hugsar stratekiskt men hon hugsar eisini um dagin om vegin her og núsíðan er tað erling eidsgaard ein viðmerking ger so vælja takk fyri øtað er tað er vanligt tá tá mann hevur eina fyritøku tá mann er í vinnuni at mann rindar fyri ráðvøruna tað er ikki nakað ókent og her hava okur at gera við eina vinnu sum enn tá sleppur at stilla ráðvøru gjaldið til alt eftir hvat søluprísin er á marknaðinum eg hugsi um eina ferði sørun eri í býnum vissi hon klippir eitt sindur minni eitt ár tað hon kann ikki fara til tann sum eigur frisør ella eigur bygningin sum hon leiðar í og spyrja um ikki kann betala eitt sidur minni fyri í húsalagi hesi ferð og tá tað kemur til hetta herella

kemur tilhetta her við við at at tøkugjaldið fer upp hvat mann so ger við liðugt vøru er likki alts vinnan má innrætta seg soleiðis sum hon heldur teg best vissi honi heldur tít best at selja heilalaks so ger hon tað vtikkihonu heldur tí besta at selja viðgjørdan laks so ger hon tað tað tað skulu og ikki planda okkum uppí takk fyri bárasteinilsen ger sovæja takk frú forkvinna ja eg eri samdur í erling eidersgaard í hesum førinum gjøgnum forkvinnuna men eg havi so altíð arbeitt fyri at vit í føroyum gera alt tá vit kunna frá politiskari síðu um at skapa karmar fyri einar virðisøking av okkara útflutningsvøru vissu vit kunnu virðisøkja soleiðis at vit fáa døgurðamat útfluttan heldur ein heilan fisk so haldi eg vit eiga at gera karmarnarpolitiskt eftir tí ikki tí vit sulu stýra vinnuni men tað skal í øllum førum ikki vera ein einó
fyrimunur hjá vinnuni at fara
meirvirka fiskin tí at eg trúgvi upp á longri sygt fáa ein meira burtúr akkurát nú vit síggja tað eisini tá ið marknaðarprísurin rýkur upp er topp tá er tað undirskrot av at meirvirka ein laks men tá marknaðarprísurin fer niður aftur tá er tað yvirskot og tað er tann vegin vit eiga at hugsa tí hesin yvirnorðmalu prísrin sum er í løtuni teir dugi eg ikki ordiligat síggja fyri mær fara at verða varandi tey næstu fimm tíggju árini tað trúgvi eg snøksakt ikki uppá so líkist ikki allar aðrar vinnu í heimi erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina akkurát hesin er parturin sum bára steiniesen e nemur við vappframleiðslan hevur verið eitt sindur problematiskt tí visti mann fer visti mann fer tíggju ár aftur og tíðina og hyggur eftir altso vapp tað liggur í velju o adrita tú skalt tú skalt skapa nakað meir virði ha problemið er bara tað at tað meirvirðið mann hevur skapt hevur givið undirskot í níggju út á tíggju árini tað var bara árið í í korona alsí í tjúgu sum tað gav eitt yvirskot tí tí er tað
tað er problematiskt tá mann skal taka
verður tí í einum einum tøkugjaldi tí hasin marknaðurin er ann øgiliga óforogsigligur og so leingi sum prísirinir á ráðlasti eru høgir so gevur handa framleiðsla undirskot tað vita okur men hon er góð sum at diiversifisering tað er hon takk frú forkvina ja tað er púra rætt sum erhard joensen fór fram her at eg eg haldi sjálvur at vissu vinnan vil satsa og hugsa stratekiskt hugsa langt sigta ikki bara til dagin um vegin í dag í morgin so eiga vit í politiskuskipanini eisini at taka atlit til tað og tað er tað sum eg leggi upp til her at onkursvegna kunnu vit ella eiga vit at gera skipanina soleisar at vinnan ikki tapir uppaftur meira pengar við at áleggja hann í gjøld fyri nakað sum frammanundan gevur so stórt hall har haldiðe
vit eiga at gera ein tillaging og tað haldi eg eisini at
samgongulimir og landsstýrismaðurin hava verið inni á her at vit eiga at kanska hyggja eftir tí tí eg ivist onga løtu í at um hendan vinnan ikki líkist heilt frá øllum vinnum í kapping so fer prísurin til endan at tillaga seg niður ímóti kostprísinum framleiðslukostnaðinum og tá fer meir virkaðar vørur at geva størri yvirskot til landið og samfelagið og vinnuna og tá er tað gott at hava meir virið framleiðsla takk fyri formatakk fyri næstur a røða verður høgni hoydal landsstýrismaður ger sovæl úforkina hata kanska mesta viðmerking til tað sum síðsta varð s varð sagt her frá bárður nielsen og frá og frá øðrum viðmerkjarum og tað var roynd verið tað sum er hard joensen kom inn á sum eg ætlaði at viðmerkja at eg havi sagt mann skal fara inn á hata spurningin við at um um kutøkugjaldini óðansam um tað er hetta uppskotið ella annað sjálvandi kunni minka nakað um margninan í hesum trupulleikanum við sum erhard joensen segði at at viðursøking má eg merkja virðisøking tað al tegag siga at tú fært meira burtur úr tí kilonum av laksi
tá tú framleiðir her og út á marknaðin og avbjóðingin er ikki sjálvum tøkugjaldinum við sínari
trupulleikan sum er tá tú heggjar ella tá tú gjørt eina langtíðaravtalu fyri ein ávísan prís við ein lidnavøru og nú ríku prísurin á tí óvirkaðu vøruni upp á heimsmarknaðin tað er ein generellur trupulleiki og fari v tað inn á tað so igi g bara so skul it bara ansa eftir tí tá koma vit øla skót til eina studnigsskipan skulu vit síggja eina skipan sum sigur tað at jan vist t er eitt ein porsón so er tað so so nógv ella visti er eitt flak taðvlsia nú nú fær ta ein tailsring á vinnuni so eg il bara siga tá ið eg ar nokk samdur við viðmerkini hjá hjá hjá erhard joense hata ikki lætt at gera nakað við men eg síggi væl at tað kann vera ein ávísur trupulleiki serliga tá ið tú kemur upp í tey høvu at at at at at margan verður verri a hetta øki um tann trupulleikan sum ikki ikki er skaptur av tøkugjaldinum men sum er skaptur av einum heimsmarknaðin sum knappliga ella sum knappliga men sum sum sum rýkur øgiligahøgt upp upp á ein heilanlaksa tað var tað eina og hitt var tað sum sum eg sum eg haldi at at erling eidesgaad var inni á og onnur hava viðmerkt at er altso eg haldi at tær føroysku alifyritøkurnar eru tær mest altjóða gjørdu vit hava tær tær gera sjálvar strategiur mótivegis marknaðinum og sínum íleggjarum sum byggja á heimsmálini tær hava ætlanir um hvussu mann skal keta meira o meira burðardygt r og íløgur í tað og og eitt parametur er nettupp hetta við cchlposbilliti ella eitt parametur hugsi eg fyri allar vinnurnar sum skulu úta á heimsmarknaðin tað verður sjálvandi útlát grøna orka og soframvegis men tað verður eisini ein ótrúliga góð søga hjá teiri føroysku alivinnum at hon kann selja sínar vørur og siga tað jamen vit hava eina framleiðsla sum ger tað at eitt heilt fólk í einum landi økja um sínar vælferð tað kann eisini vera eia øgiliga góð søga fyri at fáa betri prís fyri hvørt kaolags at ta at gera tað er sannførdur um tað fer at vera eitt krav frá marknaðinum at mann ikki fer at góðtaka bara fyritøkur serliga altjóða fyritøkur sum sum bara inni í londunm g fara astað við øllum vinninginum men tað vera eitt tað ver ein eitt sera sera gott søluparamet at siga tar at vit hava eina skipan sum vit hava góðtikið kanska neyðugt sum ger tað at alt okkara virksemi er við til at vit kasta av okkum til tað samfelagið sum leggur bæði náttúruna og arbeiðsmegina og høvdini til og eru við til at fíggja betri betri betri eldrarøkt betri heilsuverk betri skúlar betri barnagarðar betri vegir o framvegis eg haldi atað er ein øgiliga góð søga hjá alivinnu eg eri sannførdur um at at at vist mann lesur teirra strategi tðað tað liggur longu í tí so tað skuldi eisini hava við tá ið vit meta um hvat hvat týdningartógar gjald hevur takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og tað merkir at løgtingsmál nummar trýoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um loivsgjald á alivinnuni verður beint í vinnunevndina tað er komið soljóðandi skriv til løgtingsforkvinnuna eg skal við hesum boða frá at sambandsflokkurin tekur aftur løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti
parantesinflatiónsískoyti til húski tjúgu trýogtjúgu vinarliga sambandsflokkurin undirskrivað helgi abramsen tingbólkaformaður og forkvinnan kunnu vit fáa frið í salinum tingfundur er ikki lokin enn tá soleiðis er so skal forkvinnan spyrja og tað er sambærtgrein fimmoghálvtrýss stykki trý í tingskipanini hvørt tað er annað løgtingsfólk ella landsstýrisfólk ella løgmaður sum ynskir at taka hetta málið upp aftur og um so er at tað er tað so fer málið at verða viðgjørt víðari á sama stigi sum tey komu til tað sær tað ikki út til at vera so málið sum sambandsflokkurin biður um er hervið afturtikið næsti fundur næsti løgtingsfundur hann verður í morgin fríggjadagin fýraogtjúgunda mars klokkan tíggju og fyrsta málið á skrá er væl avgrein fimmogtjúgu nevnd at viðgerða løgtingsmál níggjuogtrýss uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan føroya og løgtingsmál hálvfjerðsogtjúgu tveyogtjúgu uppskot til broyting í tingskipan føroya og hesi snúgva seg um broytt starvsheiti tað verður altso væl av nevndarliðmum til grein fimmogtjúgu nevndina eitt umboð fyri hvønn flokk sum sum er fyrsta á skránni í morgin og tingfundur byrjar klokkan tíggju í morgin síðan verður næsta punkt á skránni fyrsta viðgerð av tingmáli sjeyogtrýss uppskot til løgtslóg um náttúruvernd og tað er náttúruverndarlógin triðja punkt á skránni er fyrsta viðgerð á tingmáli áttaogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um náttúrufriðing og tað snýr seg um striking av friðingarheimildum og annað og hesi bæði tingmálini sjeyogtrýss og áttaogtrýss tey verða viðgjørd undir einum og verða tá ið tað eru liðugt viðgjørd til fyrstu viðgerð beint í rættarnevndini fjórða punkt á skránni í morgin fríggjadag er fyrsta viðgerð av tingmáli sjeyoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um at loyva kommunum at seta upp vakmyndatól og seinast á skránni í morgin verður framløga og eg kann í tí sambandinum boða frá at væntandi verða fitt av málunum løgd fram í morgin og tí kunnu tingfólk vænta sær at skráin sum er fyri næstu viku tá ið tað er tingfundur hvønn dag í vikuni at tað verða nakrar broytingar í teimum skráunum tí tað koma helst nøkur fleiri mál á skrá og sum tit kanska síggi tingfundur ásettir mánadagin har tað stendur møguliga triðju aðru viðgerðir og tingfólk kunnu vænta at tað um so er at eitt álit kemur frá fíggjarnevndini so verður tað viðgerð av fíggjarlógaruppskotunum um so er at fíggjarnevndin leggur tað málið fram so í øllum førum so kunnu tingfólk vænta sær at tað vera drúgvir tingfundur allar dagar í komandi viku so er ikki meira á skránni í dag tingfundur er lokin